so er tingfundur settur o vit fara holt við dagsskránna í dag fríggjadagin tíggjunda septembur
og fyrsta skrá er fyrsta viðgerð á tingmáli nummar tíggju tað er uppskot til samtyktar um at byggja stórhøll til innanduraítrótt og størri tiltøk so skulu vit hava framsøgufólk fyri fólkaflokkin er ta heðinsachariasen fyri javnaðarflokkin gjóni nolsø joensen fyri sambandsflokkin edva jacobsen høgni hoydal fyri tjóðveldið steffan klein poulsen fyri miðflokkin og bjarni kárason petersen fyri

ja takk fyri harra formaður og sum formaðurin segði so er til viðgerðar er uppskot til samtyktar um at byggja stórhøll til innántúr o ítrótt og størri tiltøk og sum tað stendur í uppskotinum í løgtingið hoytir á landsstýrið um at fyrireika arbeiða fígtjað o byggja stórhøll ella marghøll ið lýkur øll krøv til altjóða ítróttartiltøk og størri mentanartiltøk at leggja fram neyðugu lógaat leggja fram lógaruppskot um hetta fyri løgtingið og summi uppskotsstillararnir siga ella flokkurin sigur í hesum heri so hava tæir nakrar viðmerkingar til hetta her at føroyar hava við eldsálum vísskygdini áræði og neyvari enjingum og neyum vevenjingum og sjálvbotna arbeiði í felagnum í srsambondinum fingu eina standandi úrslit í ítrótt og mentan skapt eru ein menning ið kanska fá høvdu ímyndað sær bar til vit hava sæð bæði kvinnur og menn í hondbólti prógvað at tað ber til hjá trýoghálvtrýss túsund fólkum í norðuratlantshavi at spæla seg millum fremstu lond í heiminum við at seta sær stór mál og trúgva á egnan mátt og megi g og samanhald

og síðani verður eisini sagt í uppskotinum nakað um hetta her við altso mann lýsir mann lýsir tey avrik sum hava verið í í í føroyum millum okkara ítróttafólk og tað er eingin ivi um at tað sum stendur í viðmerkingunum er rættiliga viðkomandi og eisini er eingin ivi um at skalt tú hava skalt tú hava úrslit í framtíðini so skalt tú eisini hava umstøður og vit hava sæð tað eisini í í okkara innan kasiga innanoyggjar ítrótti hvar ið vit hava sæð meira og meir til at umstøðurnar eru skaptar í teimum ymisku økjunum í teimum ymisku kommununum og at tað er við til at skapa úrslit og eisini við til ati menna ungdómin og ikki bara ungdómin eisini er tað ein partur av bliv ein partur av at at røkja sína heilsu og up á tann mátan at vera virkin í daglidegnum og í hesum førinum tosar mann so um at vera blíva professionl bæði á í sambandi við viðvið við kvinnur og menn og tað er val eingin ivi um at tað sum uppskotið leggur upp til tað er tað haldi vit øll kunna vera samd um at tað er nakað sum vit áttu at havt og ma kanska undrast yvir at tað ikki er langt síðani komið

øsjálvandi gevur hetta ella tey úrslitini sum vit hava verið vitni til síðstu síðstu tíðina hesa síðstu árini geva sjálvandi okkum nakað t hugsa um við at skapa umstøður og men so er spurningurin hvør skal gera tað eg haldi sjálvur eisini at tað er tað er rætt at landið fer inn og er við til at stuðla upp undur

tað er ein partur og síðani kemur tú til taðn dagliga raksturin í eina sovorðu høll sum hesari vit síggja eisini ati at tað hevur verið frammi vit hoyrdu um um at mann var fyrireikaður begentur at fyrireika hettær á strondum og at tað vóru kommunur ella kommunan og ella partísk kommunan og privatir íleggjarar sum arbeiddu við hesum verkætlanini tá ið tað kom fram so hoyrdu vit aftur beinan við onkra aðrar kommunur meldað út at tey líkasum nú nú fóru tey í holt við hetta her og um mann var líkasum klárur og segði hvar hvar ið høllini skuldi liggja og so víðari í uppskotinum í viðmerkingunum verður eisini sagt at tað er ikki so avgerandi hvar i høllið liggur men tað sum er avgerandi tað e at at at umstøðurnar koma at høllið verður bygd og at

vit vit eru hvussur soleiðisrnar skipað í samfelagnum at sirka fýrs prosent av avsamfelagnum er sama bygt og innan fyri ein heilt stutta tíð at flyta okkum frá einum øki el eitt annað tað bleiv einaferð t arbeitt við einari í millum kommunurnar sum tá skuldi vera í skálabotni tað var atað eru í nøkur ár síðani at og tað varð bleiv gjørt eitt stórt arbeiði og tað varð teknað og sovíðari men tað var sjálvandi áðrenn tunnilin kom undir skálafirði og hvar var eitt ógvuliga áhugavert prosjekt men men har var tað soleiðisnar ati tað kanska steðgaði í tí at hvar skal høllin plaserast og

hvar er tað stóra fólkagrundarlagið fyri einu eini eini at at hava eina tílíka høll og eg haldi eisini tað sum vit hava sæð nú vit síggja tað við tórshølli var vit hava fingið eitt flott station og tað sum eisini er øgiliga umráðandi í tí førunum er sjálvandi kapasitetur rundanum tað tað at kunna taka ímóti gestum at at atumstøðurnar til at at gista og annað eru í lagi og tí kann mann siga at tey tay umráðir til at tey bæði økini sum mann hevur tosað um eru øgiliga sentral økir akkurát hvar í høllið skal liggja eg veit ikkim eg havi so øgiliga stórar meiningar um men men eg haldi eisini at tað er øgilia umráðandi at tann parturin at tað líkasum liggur eitt sindur upp til kommunurnar at kappast eitt sindur um hettar her tí ati nú snakka vit um kappingarelementið í altso grundarlagið fyri hesum her tað er kappingin og og eg haldi eisini at tað er øgiliga umráðandi ati partarnir sum eru við í hesum her kappast um at sleppa at gera hetta her tí hetta skapa jú eisini ein dinamikk í økjunum har sum hetta verður gjørt og tað eru eisini við til at byggja tað økið upp eg havi verið við til at samtykt at byggja á eini høll sum landið gjørdi tað varð høllin á sandi og eg veit ikki um landið ikki eigur heina statvekk eg eg veit ikki um tað er um tað málið er avviklað al so so tað virkar kanska eitt sindur løgið at visti mann hugsaður um at mann ikki fær av henda høllina samtíðis sum mannhe sjálvur verið ein partar um kommunu hvar ð mann brúkt stórar orku nógvar pengar fyri at fáa at byggja sun egnu høll altso so tað virkar kanska eitt sindur ørkymlandi ella mótsigandi upp á ein ell annan máta men tað tá bleiv tað gjørt tí at at mann segði at økið var á vøktøki og at tað vildi mann so gera og tað bleiv so gjørt og tað eri faktisk ikki keddur at hava verið við til tað e slett ikki tað men men men øll hasi tingini eg haldi eg eru øgilig umráðandi at tey eru greið og at tað at tað ikki kemur aftur um aftur tí haldi eg skal að skal skal mann fara í holt viðeitt sovort prosjekt sum hetta sum eg haldi at vit eiga at hava vit eiga at hava eina høll sum kann hýsa teimum fasilitetunum sum uppskotið leggur upp til tí so haldi eg tað er øgilia umráðandi at idiativið kemur faktiskt frá frá frá kommunum og og privatum og at landið kanska leggur ein maharra formaður eg haldi at visti mann hyggur eftir umstøðunum í føroyum í dag su mámann so haldia eg mann kann vera errin runt um í hjá úti í teimum lokalu økjunum hvar ið mann hevur gjørt eitt stórt arbeiði fyri at skapa umstøður g tað haldi eg eisini er eisini øriliga umráðandi tí at tað er eisini við til at at flyta ungdómin frá kanska tí sum ikki er so gott til nakað sum sum er uppbyggjandi og gevandi og og og og skapa samanhald og síðani haldi eisini visti mann so hyggur inna fyri fótbóltin altjóða fótbóltin so haldi eg at vit hava eisini kunnu vera rættiliga errin av tí sum vit tí teimum fasilitetunum sum vit hava og tí haldi eg eisini at hetta er innan fyri hondbólt og annað er nakað sum er tiltrongt og í í grundleggjandi vil siga tað soleiðsnar at at
jákup mikkelsen fær eina viðmerkingger so væl
har formar tað er eingin ivi um at vit hava í føroyum sæð einstaklingar og lið klára seg heilt ómetaliga væl tá tað kemur til at kappast á altjóða støði vit hava sæð bara á olympiadnu sum var í tokyo har sverri samberg nielsen var millum teir bestu í heiminum jóhanna plógv hansen ein av teimum bestu á sínum øki vit hava sæð hondbóltsligu føroyum og seytjan fyri kvinnur og nítjan fyri menn sum veruliga hava skak á hondbóltsheiminum og tí trúgvi eg at tá ið vit hava eru vorðin so sterk og góð so er tað ógvuliga rímiligt at vit skapa bestu umstøður sum kunnu eg haldi at tænan er steyra rúgvi í fótbóltsvalli í føroyum við tivergivi úrslit er tað stórur úrslit av fótbóltsfólki

ja takk takk fyri viðmerkingina tað er púra rætt og tað er væl eingin ivi um at skalt tú náa eitt ella annað mál so mást tú sjálvur seta tær tær málið tú mást sjálvur stremba eftir tí og vit mann ikki ger tað so kemur tú ikki har eftir tú mann set sær nøkur mál tað er ikki altíð mann klárar tey men vit tú ikki setar tað so kemur tú so absolutt ikki har til og tí haldi eg at tað er eingin ivi um at at hetta er eitt eitt hugskot sum vísir hvussu er á nakað sum er gott
tað sum er neyðugt takk fyri spurdi langaard
takk fyri eginsagariasen e halt tað var ein góð ogrøða sum eg haldi eg tók undir við øllum sum tú komst við mær dámdi øgiliga væl at kurat hetta her upp á angi sum tú sigur at at vit skulu ikki avgera hvar tað er men ti kommunurnar sjálvar sum skulu taka indiativi og at vit har við kunnu spjaða í tað haldi eg ein øgiliga góður máti um tað eitur tretivu prosent ella fjøruti prosent lla eitt annarð prosenttal sum sum beiv bleiv veitst sum ett stuðul og eg haldi eisini at nú hava eg verið nokk so nógv reistir runt í heiminum og visu vit hyggja eftir men hvat er tað føroyingar fyrst og fremst eru kendir fyri so er tað akkurát innan fyri ítróttin og tí haldi at tað er so heilt ótrúliga viktigt at vit eru við til at geva góðar karmar og spýta í tí vit fáa tað so øgiliga ofta aftur fyrr søgdu vit altíð tað verð einstakling ítróttir ítróttagreinar sum koma a gera okkum bemerkt har í og tað haldi vit mugu siga men tað passar ikki tí vit hava í holdítróttir klárað tað heilt ótrúliga væl so eg haldi eisini at tað er viktigt oyggjarleikir hva vit ikki havt her síðan níjanhundrðo hálvfems atso vit vit mugu kempa fyri eisini fáa nøkur tiltøk aftur hendan vegin so eg hopi at hetta kemur at møta góðari valvild takk fyri
ja eg fari at minna á at tingmaðurin skal altíð venda røðu sína til formansins sum tað stendur í tingskipanini og ikki beinleiðis til røðaran so fær heðinzacreasen
gersvælja takk fyri og til tað við oyggjarleikunum tað er eingin ivi um at vissu vit bara taka tann partin so mugu vit staðfesta tað at tað er øgiliga nógv broytt í føroyum síðani tá og eg haldi eisini attað er nógv broytt í høvuðsstaðnum tað er nógv broytt runt um í íí í kommununum runt føroyar og og eg haldi hetta er nokk so áhugavert tí at vit vit hoyra oftani um hetta her at ja mann brúkar soso nógvar pengar til ítrótt og og tey sum kanska ikki eru so øgiliga áhugaðir í tí halda tað er kanska ikki so rætt men men men vist mann hyggur eftir hvussu nógv fólk og hvussu nógvir ungdómir og børn eru innvolveraði í tað so so má mann siga tað at tað er eitt øgiligt aktiv og eg havi onkuntíðhavt sagt tað til dømis s mann hyggur eftir til dømis hær hvussu er har sundalagnum svissu tær umstøðurnar ikki vóru og og og teir aktivitetirnir ikki vóru hvar vóru so se ungu og tí haldi tað er øgiliga tað tað er øgiliga gott og tað er øgiliga upphyggjandi men sjálvandi alt kostar pengar tað vita vit av men eg haldi væl givnin pengar
ja takk so er tað høgni hoydal
ja farmaður eg haldi at hinsa karia sum farvæl um hetta málið og vísti mítt annað eisini at tað vóru tikið stig til einaferð eisini her á tingi hvønn ballerænastøkulagi uppskotið fram um at byggja eina fótbóltshøll tá innandura fótbóltshøll sum so ikki koma so nógv víðari tað haldi eg eisini at vera eitt stórt framstig men tað stóra spurning sum hennara karia sum nevnir at vísa tað er at kommunurnar gera tað eisini tí tað skapar so eina trivnað afturat vit skulu ikki bara tosa um elitina tað skapar eisini trivnað fyri fólkaheilsuna og alt samfelagið men sporið er tað er hetta er tað sakarias undir í tankarnar útskum at landið har eisini taka ábyrgd og fara inn og samla kommunurnar og fáa avgjørtum og byggja við tað so hesar umstøðurnar og so kunnu landið til dømis spurt tað triðing í sum við hasum landkornar nevndu kommunurnararnar triðing landið ein triðing privatað ein triðing eg tak eitt modell sum sum fólkatøkan kundi ikki undir við
søgur hasa
jaja takk fyri men tað var leingin ivi um at eg haldi atmeintiativið í uppskotinum er fínt og at at mann líkasum mann hevur ein ella annað mann kennir tað frá í so øgiliga nógvum førum at ein ella annar skal líkasum taka stigið og okalla saman og líkasum standa á odda og og tað hevur øgiliga oftani verið tær einstøku tey einstøku feløgini til einstøku kommunar elli einstaklingar ella hvat hannú er eitt eitt modell sum hatta haldi eg hevði verið eitt fínt modell altso tað tað er eingin ivi um tað tí at tað er eisininokk so viktigt haldi eg at t tú royni at skapaatt eigaraforhold til tey tey tingini sum tú byggir upp og upp á tann mátan ger tað at øll líkasum blíva góð vi tað sum tú hevur og byggja víðari upp á tað og halda tað líka og og eg havi áhuga í tí so modellið tað modellið er eftir mínum tykki á gottmodelli
takk fyri ja takk so er tað djóni nolsø joensen sum fær orðið ger so væl
takk fyri harra formaður ja til viðgerðar er eitt uppskot til samtykta um at byggja stórhøll innan ú ítrótt og størri tiltøk tal eg frá tjóðveldið og sum undanfarnu røðara hevur verið inni á longu so í sínari gjøgnumgongd so handlar tað um at vit í kanska í nokk so nógv ár hava bíðað eftir at kanska at landið tekur stig til at ella hvussu e leggur lundnar undir at vit fáa bygt eina eina stóra høll til altjóða tiltøk og og og dystir og so var að ettaher kjakið um tað skal vera kommunan ogo privatr íleggjarar saman við landinum hvør skal líkasum byrja og hvussu stórur lutur skal vera skal tað vera ein triðingur sum landi sbýtur hevur eisini verið vist tað varð ein ein hondbóltshøll ella ein ein multíð høll har mann tað er einki størri og tað kann føra enn ov betri úrslit við sær tí úrslitini sum eru komin nú tað er aftaná drúkt arbeiði ungdómsarbeiði pengar erðu lagdir í ati seta venjarar við kvalifikatiónum sum vita hvat tað handlar um og halda fólki og ungum ungum fólki til tað kemur ikki á sær sjálvum tí hetta er upparbeitt av eldsálum og og og professionellum meir meir professionellum feløgum runt um tað gevur úrslit men tað tað er øgiliga tað er øgiliga keðiligt atvit ikki kunnu líkasum semjast um ella ella blíva samd um at at seta krúlluna á líkasum tað endaliga og tað er hevði g verið at at vit loyktu okkara dystir heimadystir her heima í í í í hallum sum ella í einari høll sum sum sum legg altjóða

mann veit eisini frá frá ítróttinum at tað er einki so ringt sum at koma til ein einein ein fremmand vøll at spæla tað erroynt ítróttarsálarfrøðiliga so hevur tað øgiliga stóran part ella tað hevur eitt tað kann hava øgiliga stóra ávirkan á úrslitið sum sum sum til seinas stendur tí ati tí at tað tað at føla at vit eru í í føroyum og spæli móti føroyum og at umstøðurnar eru sum tær eru

útiliðið so at vit í føroyum kunnu kunnu líkasum standa við einum betri úrsliti og tí eiga vit at gera alt sum stendur á okkara makn at stuðla upp undir tað tað tað ta góðu gongd sum er nú í føroyskum ítrótti tað verður seg bæði vit tosa ikki bara um hondbólt og fótbólt men eisini innan fyri aðrar ítróttagreinar so sum rógving og og fimleikum og eg kundi blivið við tí at tað er framgongd á øllum frontum tá tað kemur til ítrótt í føroyum beint nú og vit eru líkasum tað virkar sum ta politiska skipanin ella eg líkasum at brúka eitt eitteitt eina eina myndatalu eisini í í í í súkkling og í motorsporti vit innum sum mann sigur og og tí eiga vit og tí eru hetta her eit uppskotsera gott og eigur at at vekjaa la politsku skipanina til at vit nú kunnu standa saman kanska um at byggja eina eina multíð høll øsum tað eisini er blivið ført fram so eru tað kanska ikki akuráð so avgerandi hvar hon liggur vit hava hoyrt stavsetingar sum um inni í eysturoynni og vit hava hoyrt staðsetingar her í havn íl í hoyvík og tað er fyr so vit ikki so øgiliga týdningarmikið tað týdningarmisilið er at vit hava hes hesar karmarnar sum kunnu hýsa altjóða dystum tí atitað eru vit skuluminnast til tað attað er ikki bara tað at tað er at vit kunnu fáa betri úrslit at vit kunnu standa saman her og og stuðla okkara monnum og kvinnum men tað er eisini eittbrand útafttil føroyar koma á heimskorti tað verður tosað um føroyar í einum breiðari eisini tá tað kemur til onnur politisk viðurskiftir at vit hava spælt móti teimum stóru tjóðinum hygg eftir hvar hvussu langt er borðið bara at t tað tað gevur eðkóð út í europa í øllum heiminum hvar hvar vit eru so tað kann eisini koma bæði vinnuni og øðrum til góðar har sum har sum vit koma og skulu til at forhandla og øog annars fáa kasku man siga fordeild til til til okkara okkara land í í øgiliga nógvum førum

vit hava sæð fsf ellatórsvøll sum er eitt eitt gott dømi um hvussu hvussu langt tað kann koma og hvussu væl nú er so fsf tað beturi fíggjarliga fyri enn ísf í hesum førinum tá tað kemur til hondbóltin og tíeigur partin hjá landinum kanska tá ið vit koma har til at skula byggja eina eina stóra høll so u landsins partur at vera hann eigur at verða rímiligur oghvussuso er hvussu svr ein triðing og tí skulu vit stuðla teimum inteiativum teimum sum koma frá kommunum og og áhugafelagsskapnum runt um til at kunna fáa hetta her á á breddan ongantíð ov skjótt so

sum eg nevndi í byrjanini hetta her fyri fyri hvussu hvussu týdningarmikið hjá ítróttafólki at vit gera karmarnar hjá teimum so góðar sum gjørligt tað at tey trena ella venja kanska hvønn dag nú í mun til hvat tað var fyrr har mann kanska bara var var á vøllinum tvær tríggjar ferðirumvikuna tað er so øgiliga stórur munur ogtað er so øgiliga stórur munur á hvussu nógv fólk brúka sína frítíðlaungdómur serliga til til sín ítrótt og og tí er tað øgiliga keðiligt at vit ikki kunnu bjóða teimum og og føroysku áskoðarnim teirra avvarandi foreldur og og tí stóra áhuganum sum er í føroyum fyri serliga hondbólti og fótbólti at tey ikki kunnu spæla sínar heimadystir her heima og og og kunna hava tað sum ein eyka gularót eisini til at arbeiða fram ímótir tí at tað er eisini ein ein pallur úti í verðina til at kunna fyri ítróttai líka so stórt sum tað er at umboða landið so er tað eisini nakað sum er ein stremban í at koma á stig víðari alla tíðina í ítrótti og tað er at blíva kanska fáa ein eina kontrakt uttanlanda tað verður seg og vit síggja fleiri hondbóltsfótbóltsspælarar sum fáa kontraktir í okkara grannalondum typiskt kanska íslandi norra men vit síggja eisini at onnur størri lond fáa eyguni upp fyri okkara leikarum og tað at síggja teir blomstra í hasar leikararnar blomstra í egnum høllum her heima og á vøllum tað er tað kann ikki vera størri tí vit síggja hvussu hvussu hvussu øll verða tikin við í í hendan stemningin og og tað er tað er við til at byggja tvørtur um um um bæði politisk og átrúnaðarligu og øll mørk so eg standa við saman tá ið að kemur tilhetta og tað eiga vit haldi eg at byggja upp á og og og líkasum standa samanum so so akkurátsum tað ð tað sum manglar líkasum tað er tann tann multu høvdin sum sum hevði gjørt tað at sum eisini kundi blivið fíggjað við at vit høvdu onnur altso oynt rakstrarmessu av onnur ting inni í hesari høllini sum konsertir og onnur soleiðis at hon líkasum hvíldi í sær sjálvum so hevði landið hvussu verð gjørt sín part sum eg haldi er er komið har til nú tvey túsund og einogtjúgu at vit sum land eiga at taka ábyrgd av at vit stuðla okkara okkara feløgum okkara umboðum til til at føra føroyar enn ov longur fram á leið tað er tað er veðurin fram so vónandi fær hetta eina góða viðgerð í í nevndini og og og vónandi fáa vit eit gott kjak víðari í dag um um hetta stóra máli takk fyri hharra takk fyri so er tað høgni hoydal sum fær eina viðmerking gersvæl harra formaður mær námdi væl røðurna hjá hjá jónannóls joensen eitsin han byrjari við hetta við at umboða sítt egna land

og eg má siga tað tá ið eg var tilnú skal eg viðganga tá hondbólturin ligvur var rættiliga ær tá ið eg var til til landstys fyri føroyar har vit høvdu heimavøll í skern tað var stuttlig men tað var ikki heilt tað sama tá hugsaði mæn aft her ta sjálvandi áti hett at verið í føroyum so allir føroyingar kundu tikið lut í at at stuðla tí arbeiðinum sum var og tað

j jón nos joensen um hann heldur ati at at mann kan gera modell har tað ber til at fáa semjir ímillum komunurnar í landið tað kann a kann blíva trupult tí sjálvandi velja kommunurnar eisini royna at fáa fasilitetir sum kunnu gagna øllum tá man gera slíka íløgu ø so tað ikki bara verða elitan men tað men at tað eisini birsur upp undir fólkaheilsuna at heldur hanna fer at bera til at gera pá henda máta tað anntað kann ver eitt sindur avbjóðandija takk fyri harra formaður og takk fyri viðmerkingja høgni hoydal ja hetta tá ið eg tá ið landsliðið á fyrsta sinni spældi við lands kona fótbóltslandsliðið og nú hondbóltslandsliði í skarn tað er altso tð tað tað er okkurt sum skurrar altso tað r tað r tað følist ikki ektað tað følist ikki rætt sjálvandi úrslitini vóru góð ella eru eru hampiliga góð men men men vit kunnu sum eg segði eisini mína røðu so kunnu vit bæði við at fáa heimavøllin her heima við føroyskum áskoðarum og øllum tí rundanum so kunnu vit lyfta tað upp á eitt

sjo akkurát tíl spurningin sum høgni hoydal spyr um hetta her hvussu mann setir hetta her saman hetta her roknistykki fyri at fáa tað at ganga upp so so trúgvi tað ver it sindur trupult akkurát við tá ið taðeg eri kommunalt ella kommunurnar tí vit blíva nokk tað e nokk so ringt at tí vit sita jú her og umboðað nógvir nógvir partar av landinum og bara tað í sær sjálvum er ringt at fáa staðsett eina slíka høll men eg havi hug at nevna tað e venda tí soleiðin at siga tað at tann sum kemur við tí besta uppskotinum ella soleisnar beinanvegin og er skjótir á á har eiga landið haldi eg og tað er so tað fyrst førstil mølið tað haldi eg vit skulu taka av takk fyri harra formaðu in vimerking afjóhannes joensenja vit eru samdur um at tá man eítróttakappingar skulu tá vit eru í pnga altjóða kappingum skal tat vera heimavølli í føroyum so e ar ein spurningur hussu mann fær setta saman og fíggja dað men onkuntíð snakkað um fyrr at at stovna grunnar og til at sum mann kann søkja úr til at at byggja ítróttaandlegg og taðhevu man bara ongantíð gjørt til veruleika tað skuld man kanska langin havt gjørt men men
burður verður ætlan at gjørt tað tí økinum so mann allartíð fær útbygt í tað
tetarki í føroyum og allan ítrót í føroyum takk fyrigjóni nols joensen ja takk fyri harra formaður og takk fyri viðmerkingina ja tað tað er tað eru kanska fleiri modellir at seta ettar upp upp á og og tað modellið sum eg haldi meg vita nøkurlunda hjá fsf er tað at at kommunan tórsavrar kommuna hevur verið ein aktivur partur har og fsf hevur eisini líkasum teir hava spýtt í hví hvør sínum lagi fyri at og í einari ávísari bygta í í í fleiri etappum og tað haldi eg er øgiliga skilagott eisini tað kundi mann eisini brúkt her í í í tá i tað kemur til eina stóra hella
pá fyrst bygtu ein eina eina ráa høll
og so kundi mann bygt víðari upp á tað s sum sum sum ráðini vóru taðr tað er kanska eisini ein ein máti men men eg haldi at óansøðman blívur samdur um hetta ella ikki ella hvussu mann skal so haldi eg ta gjørdi einki at at tað bleiv sett ein ávísa upphædd á á fíggjarlógini ella til til byggjan av ogtil hallin avsum ag í hesum førinum hondbólt og og ella multni høll so vit fingu hondbóltssystirnar heim tað kundi veri ein ávís upphædd sum mann setti á og byrjaði upp á og so so kundi mann tá ið uppskoti eru klár brúkt tað takk fyri harra formaðu síðani er tað edva jacobsen sum fær orðið ger so væl takk fyri harra formaður ja hetta er haldi eg altíð er áhugavert at viðgera uppskot í sambandi við eitt nú innan fyri okkara ítrótt sum tr her og og tað sum tað gongur út upp á tað er at uppkulil at samtíðirti in mát byggja stórhøll til innandýr ítrótt og og størri tiltøk tað verður lagt upp til at ella løgtingið heitar a landsstýrið um at fyrireika arbeiðið um at fíggja og byggja stórhøl
øll ið lýkur øll krøv á altjóða ítrótta tiltøk og mentanartiltøk og legga
mann sigur frá feløgum og sum hava víst áhuga í hesum málinum eitt sum mann hevur sæð nakra ferð tað er tað ver tosað um stórhøll á strondum og og tað síðsta sum mann sá nú í í august tað var ein ein ein rættiliga góð plasering og tað vísti seg at vera sum eg dugdi at síggja rættiliga góða fasilitetir eisini til parkeringar og sovorðit men tey ava ta har hevur mann víst ein ein rættiliga stóran áhuga og í í kommunalum høpi eisini og og fólk sum staðið aftanfyr ett her fyri at skapa møguleikar og vísa á øki og so hevur tað sjávandi eisini verið aðrastaðni tað sum eg legði merki til í tí sambandinum tað var tað at tað bleiv lýst í tí í átakinum har t at mann kundi vænta tay høvdu roknað seg fram til fýrs hundrað milliónir at at eitt slík stórhøll kom at kosta við øllum og so var tað nokk so skjótt aftan á tað at tað var útmelding frá frá tórshavnar kommunu í sambandi við at ein sára stórhøll skuldi verða liðug um tvey ár og tá tosaði mann um tá stóð tað eitt eitt tal á har upp á tvey hundrað og seytjan milliónir tað hefti eg meg rættiliga nógv við at vit vóru ikki bara farin tað var ikki bara fordoblað men tað var tað var væl meir og og og nærkaðist vistvit vist tað kundu verið fýrs milliónir í samband við raktanga ella ar niðri g at mann vistimann kláraði tað og megnaði tað við við góðum samstarvi og og og góðum oynni

at kommunurnir og og tey sum standa aftanfyri tað verða eisini lýst í uppskotinum at føroyar hava við eldsálum og áreyði og neyðum venjingum altíð eftaher og nógv og so rættiliga nógv sjálvboðin sumsum mann heur bara ikki talað á runt alt føroya land sum eru ein partur av ítróttini og og eg kann bara siga tá ið tað so sjálvandi taer seg ikki mann sigur palandsbasis men til dømis í í í fuglafjar sum eg komi frá har har hava vit akkurát bygt eitt nýtt ítróttarhús nú til fótbóltin og g sum onnur feløg eisini kundu gera gleði av og og kanska bygdin annars men sjálvandi tá ið tað stendur beint upp atir í fótbóltsvølli so er tað er tað nógv til fótbóltin tað sigu seg sjálv tað vóru ómetaliga syndarliga umstøður frammanundan og so aftaná nøkur ár nú mann so broytta og og fingið eitt fantastiskt hús tað ger tað bara so ómindiliga nógv meira áhugavert at vera við og og og blíva spentur og og vera áhaldandi innan fyri innan fyri ítróttin tá ið tað kemur ein slík ein slíkar karmar sum eru betri og tí haldi at ati at mann eisini í mentanarnevndini kann kann líka sum spyrja inn til hesi bæði tilboðini til dømis ella tankarnir rundan um hettar her eisini tað sum sum eysturyingar eru komnir við tí at tað er munrar á fýrs hundrað milliónir og og kanska millum tveyog hálvtryhundrað milliónir l til tað sama so so hvat liggur aftanfyri og hví hví ta er so stórur munur tað haldi eg mann kann fáa líkasum funnið útav í í nevndini tí at nógvar eldsálir og ov nógvi sum mann siga arbeiði rundan um hetta her og tað vísir seg at vist mann bara sum tað ofta botnar í at mann botnar bar í at mann kann ikki finna út av hvar tað skal vera og so kemur einki hatta hevit sæ so øgiliga ofta vit sóu tað eisini tá vit snakkaðu um eina fótbóltshøll at tað bleiv nógv tosað um men mann kann bara ikki finna útav ordiliga bleiv samdur um hvar um møgul it skoldið ligið nú havi vet fingið undirsjóvartunnil og og tað er bara fimtan minuttir millum høvuðsstaðin og har sum mann er interseraður í at møgulit at seta hesa her høllina vist tað skuldi verið veruleika veruleiki og og liggur kanska nokk so nógv høgrabeini men tað kanska vit koma at at hoyra nógv meira um nú hava føroysk feløg gjørt eg vegna føroyar gjørt ótrúliga góð úrslit úti heimi og og okkara landsgu landsliga á ymiskan hátt hevur klárað seg ómetaliga væl og og tað er ein stoltleiki at kunna at kunna hýsa landslið og og tann kappingum sum eru inni í okkara egna landi tað sig seg sjálvt tað tað vil øll halda at heimadystir mann sigur eru men eg haldi at sjálvur is vt farin en fimm tíggjar afturtíðina so so er hetta hr øgiliga nógv broytt og at tað er ræðilia nógv meira aktuelt í dag enn tað kanska bara val fyri nøkum fáum árum síðani tí at vit tað ótrúligt sum okkara feløg megna væl at at standa seg í altjóða kappingum og tað má vera ein eitt eitt mið sum vit sum vit hava at vit kunnu at vit kunnu megna at at hava landsdystir inni inni hjá okkum sjálvum akkurát hvussu so mann fær gjørt tað hetta leggur so upp til at at landið skal landsstýrið skal taka intiativið at samla privatar og kommunurnir saman tað kann mann so finna útav í nevndini hvat er tað besta tí at hetta e eitt uppskot samtyktar tað bara fyri at gera tað ruddligt at tað í sær sjálvum skapar onga høll tí eg haldi at at áhuga rundan um at gera nakað við hetta her hann er stórur so tann tann áheitan hon liggur líkasum í luftini frammanundan tí at øll kenna til til at ati so tað akkurát sum upp sum samtyktar gevur onga høll hon hon heitir bara landsstýrið um at fyrireika eitt arbeiði og eg haldi hava fleiri bæði kommunur og og annað verið hinn yvir og víst áhuga um at koma á tal við landsstýri um at koma á tala við myndugleikarnar hvussu kunnu vit gera hetta her við landið vera við og har haldi eg at at ofta man hevur mann tosað um tretivu prosent men at land og feløg kommunur og tí er tað hetta ert fínt uppskot men tað er eitt uppskot til samtyktar og og høgni hoydal hann tað er eingin dulsmæl at hann brennur fyri tað sum hevur landsliga gera andað ómetaliga nógv innan fyri hondbóltin millum annað taer tað hvussu er tað tað heilt stóra og vit hava sæð hesi uppskotini fyrr men hevði tað kunda verið verið kannað i lísindi væl í nevndini at hvat feri møguleikar at liggja til høgrubein hvat ber til og teir sum hava bjóðað seg fram hvussu kann mann koma víðari við tí og har var tað eg legði merkiligt her sum eg akkurát nevndi í mína røðu at at mann spenni er frá fýrs milliónum til tvey hudrað og tjúgu milliónir hvat inni ber tað tí tað er ein himmalvín munur at byggja eina høll fyri fýrs til hundrað milliónir og byggja einaferð tvey tað tað má mann siga óansæð hvør skal bera kostnaðin tí at tað sum varð brúkt til hetta kansn tú ikki brúkast til annað so so einkult er tað tá tað kemur til okkonomið so so eg haldi at og eg vegna sambandsflokkin skal geva hesum uppskotunum eina eina góða viðgerð í nevndini og eg vóni at innkallingar til ymiskt koma at vísa hvat kann lata seg gera tí eitt er tað at tað hangur í luftini at mann hevur ynskir men tá er tað frægari at so eitt pappír er gott g eitt uppskot er gott men men visti tað skal gera geva úrslit hjá teimum sum sum fáast við ítrótt so so krevur tað at koma eitt úrlit atso skal tað henda so at eg vóni at tað tað viðgerðina í nevndini kann lýsa lýsa hvat ið ið møgulieki verður arbeitt við eg veit vit tað sói tað síðsta við sóu inni á strondum tað var mynd av økinum og einari høll og tað sá tað sá virkuliga spennandi út og tað e øgiliga stuttig millum økini nú te fimmoghálvfýrs prosent av landinum kunu vit koyra ímillum so tað er akkurát sum ikki tann týdningin longur tí annars er ein undirsjóvartunnil mann sigur sit mann spurningin við hann um mann hevði eina rundkoyring við tí visti man iki kann brúka kmann sigur er tað ein ein stór er tað ein stóri kapping inni á strondum og og og tað er búmøguleikar í havn so koyra bussar ímillum altso tað er tað er eingin alstandur í dag tað er skjótari at koma á hattari øki enn at koma kanska frá hoyvík ot a arger so so tað er tað er meira tað mann kanska hevur tað prinsippið at alt skal hetta her eigur heimið í høvuðsstaðnum men tað kann kanska blíva eitt sindur drúgt so so eg haldi sjálvan at vit mugu eisini duga at síggja o tum og tum høvuðsstaðin og tí annars er undirsjóvartunnilin ikki tað virðið ið sum mann annars skuldi havt so at mann kann ikki knappa aktíðhalda um at alt skal vera í havn men meira tað at tað kemur og tað kann brúkast av teimum sum sum skulu fáa gleði av einari sovorðnari stórøll takk fyri harra

formaður túð var ikki s øgiliga oftani at eg og edvar jakobsen er samd men tað haldi g vit vóru her eg haldi edvar jakobsen hevur rættur tí at hetta uppskotið bygir á onga høll í veruleikanum er endamáli viðhesum uppskotinum tað er at fáa landið at taka ábyrgd av at fáa samskipað tað sum í veruleikanum kortini verður gjørt í so erljga nógvum plássum í landinum til at vit eisini fáa fasilitetir sum kunnu lúka tey altjóða krøvini til at hýsa altjóða kappingum altjóða landsstørstum og so framvegis so tað er nógvir aðrar møguleikar eg eri eisini samdurvið
gjákobsnínití eg havi eisini undrað meg á tær útmeldingar sum eru um kostnað tí tað verkir sjálv
sjálvt eg veitsk um hvussu stórt prosjektið er at ein kostnaðuin áv strongdin virkaði munandi bíligari eg havi sæ eitt prosjekt í havn sum var eisini munandi bíligari nú sigur borgarstjórin í havnn haldi tvey hundrað og seytjan handrað og átjan milliónir og fevni tað um so um eitt svimjiland eisini ella hvat er tað tað veit eg ikki men eg haldi t hetta kunna gerast við ein rímligan kostnað og vit hava royndir av hvussu teð verður gjørt við við við øðrum so so tað viktigasta er at fáa tað viðgjørt í nevndini og kalla partarnar inn sum man vita um mnn kann fáa eitt felagsstev tað er tað er roynd verið tað sum er endamálið í upskotinum edva jacobsen takk fyri harra formaður tað er akkurát tað hetta er hetta er eitt eitt eitt átak sum øll vit sum sita fyrya løgtingi gjarna vildu kundi blíva til nakað men tað vísir seg ofta nú vóru vit og vitjaðu við við útnorðráðnum í suðuri har vísi tað seg eisini at vera nøkur nøkur mann sigur ja nakrar høllir sár tey at fingið upp at standa stí er heilt aðrir príslakt a man tosa har um tað kann undrast og tá hevur mann kanska tosað
sum okkurt luknaði
og og ja nú kanska tað man e gjørt itt sindur annað leis møguvíst men tað var bara tíggju prosent av kostnaðini tað kostaði suðuri sum sum mann ætlaði at gera ein til dømis ein langdi hyl havnfirði og hann sjálvandi vil kanna aso innihalda meira áskoðara pláss og alt hetta her men eg helt tað sjálvandi at eg helt frá mankin var ómetaliga stórur altso um tað so var tað at tað var nakað størri men men tað var so ræðliga ógvusliga nógv meir og tað er tað sum eg haldi ímillum hesa her høllini á strondum og eitt ter í havn og tá ið tað næstan fer at blíva trý ta tá haldi eg mann má hyggja inneftir og spyrja hvat ið er man bjóðar fram í hvørjum stað tí hatta strondust sá hvussu sur fantastikiskt at síggja uppá takk fyr harra formaður jatakk síðani fær høgni hoydal orðið ger so vælharra formaður eg var í landskrona nítjanhundraðoghálvfems og eg var eisini til ein hondbóltssysti í skern ú hugsi í tvey túsund og og nítjan átjan í veruleikanum er tað sama støða man her verið í við at føroysku ítróttin mennist seg so ótrúligt við tí arbeiðinu sum verður gjørt
í kommunum í sersambondum og sjálvbodnum men at vit sum onkrum lendir tær eru afturút ella halda aftaná ella koma aftur umaftur landspolittiskt
og tað er royndir verður tað sum er høvuðsendamálið við hesum uppskotunum tað er ikki at læsta sitandisamgongu eg læsti mær sjálvum stóran mun fyri at fyri at við teirra menning sum er farin fram í føroyskum ítrótti og teimum ótrúligum átøkum sum eru gjørd kring landið so hava vit ikki í innanduruumstøður til altjóða kapping av landsdystir og størri tiltøk fyri fleiri av okkara fremstu bæði størstu og minnu innandura ítrótta greinum og tað er rætt at sjálvandi stendir hondbóltfir mær nær men endamálið vð hesum pskotinum er at fáa landið ella løgtingið og landspolitikar taka ábyrgd av at taka tað næsta stigið fyri at skapa veruliga karmar fyri ta altjóða menningina sum fleiri ítróttagreinar eru í og tá tosi eg ikki bara um hondbólt men sjálvandi um flogbólt og um frælsan ítrótt og um styrki styrki ítrótt boðar seg tað er tað er in ørgrynna av viðurskiftum svimjingin hevur so eisin niar avbjóðingar men har har r so okkurt á veg í løtuni og í longu í vági hava tey longu prógvað hvat kann gerast sjálvboðið á tí økinum tað sum í veruleikanum eg læsti meg mest fyri tað er og tað har kann eg eisini lsanakað vil læsta tórshavnar kommunu altso vit bara taka miðstaðarøkið l sínum vanliga rópa tað la høvuðsstaðarøki so hava tað bara tey síðstu skulu vit siga fimtan árini fimtan tjúgu árini so hava et bygt skúlan við løgmannabreyt skúlan á argjahamri skúlan á fløtum høll í hoyvík høll í kollafirði musikkskúla høllin á hálsfiyar útbygd og landið hevur bygt glasir í øllum hesum plássumeru gjørdar ikk í mótiikkskúlan men øll hesi plássini eru gjørdar umstøður til innandýra ítrótt men eingin einki ongar av hesum ílegum lúka treytirnar til at kunna hava altjóða landsdystir og vat hyggjavíðari kring landið teið fantastiska arbeiðið sum er gjørt í vági havr tað gjørt marghøll og hálvtrýss metrarhyl sum eru heilt annað standandi aðrastaðni í landinum mannhevurbygt ítrótta høll á eiði runavar kommuna hevur mann bygt fiðvarkarhøllini og og høllina harút frálíka væl skúlin við streymi ellaat gamlaskum á oyrarbakka klaksvík man bygd barntanhøllina edva jakobsen nevndi tað nýggja útróttarhúsið ella fótbóltshúsið sum manner bygt í í fuglafirði loksins umframt tær íløgur mannhevu gjørt aðrastaðni framvegis hevur mann ikki bygt umstøður sum eisini lúka hesar treytirnar og so tíbeturi eru sjálvboðin farin í gongd aftur á strondum varð eisni meld út í havn men eg haldi t vit sum landspolitikarar hava forseint at siga jamen tað haldi eisini vit gjørdu í fótbóltinum tá a so tað ta talla menniskir fór fram landið tók ongantíð veru liga ábyrgd fyri at siga jamin vit kunnu við teimum teimum íløgum sum verða gjørdar og tá tí viljarnir sum er at gera tær í í øllum ítróttafeløgnum í øllum kommunum í øllum sersambondum kunnu vit við at samskipa tað lyfta okkum eitt stig hægri viðvíkjandi ítróttarfasilitetum eg veit eisini um tað er rætt at óv kanska ioriterast á at mann brúkar so nógva orku upp á ítróttir men eeri eru so ja er so grundleggjandi sannførdur um at ílegurnar ítrótt sum eru gjørdar í í føroyum og alt tað sjálvbodna arbeiðið sum er har tað er so ómetaliga týdningarmikið fyri samfelagsmenningina fyri trivnaðin hjá øllum og sjálvandi eiga vit eisini at at gera umstøður til tey sum ikki endilga vilja íka ítrótt men at tað hevur so ómetaligan týdning fyri trivnaðin og menniskjuna hjá øllum okkum øøløllum allari tjóðum og ikki minst uppvaksandi ættarliðum og tískil settu vit okkum fyri at gera hetta uppskotið her ikki fyri at læsta nakað mær fyri at royna at vita um ikki landið kundi tikið tað stigið at sagt at vit vilja vera við til at fíggja eina marghøll eina stórhøll sum kann lúka so nógv av treytunum til ta ysu ymsa tørvin hjá ítróttafeløgnum øhog at tað kundi verið gjørt á tann hátt at landið ræsta kallaði kommunurnar inn og ikki minst tey sum eru í gongd við við ætlanir og kallaði sersamanbondni inn veruliga a fáa lýst tørvin sum er tað kann vera trupult tað vita vit tí tað eru øliga nógvar nógva áhugamál í hesum eg skilji øgiliga væl nakrar kommunur eisini vilja hava eina kanska eina ena nýggja íløga sum kann sameinast við so øgiliga nógv og eisini at tá eg nú her tosa um tan altjóða ítróttin at hann lyftir jú eisini kannmann siga breiddina og geva betri umstøður fyri fyri uppaftur betri fólkaheilsu og trivnaði hjá øllum fólkinum men eg meini tað eigur at bera til serliga tí at so nógvar ítróttagreinar longu hava víst vegin við hvat kann gerast í veruleikanum undir ikki serliga góðum umstøðum so kann man koma so langt og kunnu vit koma tan næsta stiga eisini sum sum eisini fótbólturin hevur víst nú seinast við ikki minst jeg við úrslitinim hjá og einogtjúgu landsliðu móti fraklandi tað er jú næstan ófatiligt tey úrslit sum sum eru framd íítróttagreinum hog eg eri sannførdur um at ein íløga av hesum slag vil lyfta okkum eitt eitt eitt so øgiliga høgt stig víðari afturat øh nú nevndi haldi eg gjóni nolso joensen ella var tað jensachariasen um hetta eisini við við tær royndar sum varu gjørdir at gera innandurao hæddar til fótbólt og eg veit ikki rætliga hvar tað málið liggur tað er onkur helur inni sum kanska meir veit meira um tað men eg haldi eisini at landið kastar eit sindur frá sær har vóru nøkur prosjektir eg veit tað er rint at skat fáa semju hvar tað skal vera men sum eg haldi jens agreasum segði at landið er eftir hondini so samanbygt og verið vónandi ein fer tíggju ár heilt samanbygt at tað er ikki avgerandi akkurát hvar hetta liggur men hvar tað besta prosjektið er og egeg eri sera fegin um sjálvt um eg eri hoyvíking um ein hált sog onkur sagt hon skal ein ein stór høvd verið íhoyvík tevðiverið fantastik viðhoyvíkina men eg taki fult undir við tat honverurlagd løgd onkra aðrastaðni tað sum tað sum tað sum kann í veruleikanum vit suluikki hava nakað hósaloyst men nakað sum kanfremjast rímiliga skjótt tí at menniskjin er so øgilig í løtuni og taka vit so og vera tvvit eru vit eruikki teir sum hava tikki til til heftar hetta er gjørt fríviligt í øllum samfelagnum men landið kann í hesum førinum vera eitt slag á einari einari einari jarðarmóður fyri at at tey komandi atat tey komandi úrslitini eisini verða verða verða fødd og koma og koma út í ljósið øhog hvussu kan tað so gerast ja uppskotið vit gjørdi er rætiliga einfalt tað er at landsstýrið hesum føro kannkann gera lógaruppskot á annars uprunalighøvdu vit skrivað at at landstýrið skal kalla partarnar inn til tess at onkur tekur leiðsluna í hesum her og far at samskipa og tikið og vit um at færa ein avgerð eina semju um hvar íløginr vrða gjørdar og vit halda í tjóðveldi at at vit kundu gjørt ta tað tað nokk so einfaldu loysna at at gera at visti landaog siður higgera vit eru til reiðar at at fíggja ein triðing og vissu kommunurnar saman ella nakrar kommunur saman kundu fíggja ein triðing so ivist eg hel iki í tað áti at verið møguligt at fingið ein triðing frá privatum íleggjarunum sum longu neggav teimum dugnaligu fólkum sum eru farin í gongd hava roynt at útvegað sær altso fígging frá privatum og tá hava so eina høll sum eisini kann brúkast av øllum í føroyum tí hetta skal ver ein høll sum kann brúkast av øllum ítjóttagreinunum sum hava tørva á tí og so at siga av øllum føroyingum altso ein tjóðarhøll eg vildi ikki skriva tað yvirskiftna fyriki at provorkera hendrik old for nógv men tað tað e tað vit tosa um altso ein tjóðarhøll í og sum sum sjálvandi eisini hevur eina rúgvu av øðrum møguleikum við sær altso størri tiltøk tað er jú eisini nakað sum hevur sum í veruleikanum er bragdarkent altso øll tær øll tey tónleikartiltøk og mentanartiltøk sum fara fram vðokkum væntar enn eisini eina eina høvd sum kann ava hava eina øgiliga stóra konsert ella eitt øgiliga stórt tiltak eina øgiliga stóra ráðstevnu eina øgiliga stóra søluframsýning frá tað ei rímnur umstøður nógvastaðni nú men vit kundu vit vit eiga eisini at hava tað tanma uppaftur størri møguleikan sum vit síggja nógv dømir um í okkara grannalondum eg havi sæð nógv dømir og eisini dømir um íløgur í slíkandlegg sum kunnu výsa bæði ítrótti mentan tónleiki og øðrum sølurframsýningum men sum eisini hava umstøður til at kunna bjóða øðrum at hava tiltøk vil sunu tavara at taka ítróttin altso umstøðurna til at útlendsk hondbóltsfeløg fótbóltsfeløg flótbóltsfløg svimjifeøg kunnu koma aftir føroyar á venjingarlegum eg havi sæð fleiri døgrum ta eg veit at tingfólk kenna tær í okaragrannalondum hsum kunnu geva eina standandi umstøður eisini til at fólk koma hendan vegin og leggja pengar eftir sær her fyri at brúka tær teir tæir fasilitetirnar til venjingarleður og annað tílíkt øheg skal ikki fara so nakað inn á her hvat hvat eg havi eg havi mínar meiningar um hvat mann kundi gjørt til dømis í høvuðstaðarøkinum í upp uppi uppi ígundadali har mann kundi sammeint uttan iva nógv fleiri ting fyri at havt eina veruliga ne also veruliga fasilitetir til allan ítrótt har ið har mann eisini kundi sameint tað men tað skal ikkistanda upp í hetta her men tar eru hvussu heilt heilt stórir møguleikar í tí og mín vón er tann sum eg taki undir við edvar jacobsen í at endamálið er nú at um mentanarnevndin kann kalla sersambond ni inn og eg veit tey hava sterkar meiningar um hetta og visjónir um tað kommunurnar teir teir felagsskapirnar ella ta sjálvbodnið sum er farin í holt við at fyrireika stórhallir so er nógv vunnið og høvdu vit kunna samstar um at vit eru til reiðar at at at játta við einum triðingi so var øgiliga langt komið jóhannes joensen nevndi eisini hetta við hví hava vit ikki ein grunn í føroyum sum stuðularítratanleikum tað sleptur mann áður hevði mann eina eina eina játtan á fíggjalógin sum æt stuðul til ítrótta andleg har landið sum játtaði ein part tá ið kommunugjørði tað att alt burtur aftan á kreppuna tá i man vildi hava meira greiðar linjur í alt man siga í fíggjarlógini øh men í dag er tað við so at at ein danskur grunnur sum eitur lágargrunnur á fíggjar ymiskar ítraðranleyk og eg haldi tað er øliga vánaligt at vit ikki eisini gera tað í føroyum at vit sjálvi orðna tað so tað kunni vera partur av tí takk fyri harra

og og kunna røra seg eisini heilsuvisum man hugsa um heilsuna hjá fólki og tí haldi at mann eigur at hava sum høgni eisini rørurpundur at
vit eiga at hava einlana grund eina skipan har vit kunnu stuðla
ítróttinum á øllum økjum og allar ítróttagreinir eisini breiddinhar eri so sára samdur og tað blívur øiliga skjótt oftani eitt orðaskifti umhvussu siga er litina móti breidduni eg havi altíð hildið at tað er at tey eru ongantíð mótseting ella eiga so ikki at vera tað tey tey draga hvønn annan tey er forseting hvør fyri øðrum og eg eri og g er sannførdur um ein slík íløga her sjálvt um sjálvt um hetta fokussi er á tann at fáa føroysku ítrótinm eisini út at vera altjóða kappingarføra suvi longa prógvað t vit eru í so øiliga nógvum greinum so vil tað eisini geva møguleikar fyri breiddar ítrótt fáa tavn s líka høt bara taka eitt dømi okkara rógvari og innirógving sum vit fáa

skulu vit iki hava heimsmeistarakappingina í innrógging í føroyum og hava umstøður til tess og aftur tað hevði eg eisini drigið breiddina við fleiri fáa áhuga a rógva fleiri fáa áhuga at gera frælsan altso øll allar íløgur gera av hesum her haldi eg eisini stuðla breiddini og ein slík høll skuldi sjálvandi eisini verið opin fyri breiddini tá ið hon ikki verður rúkt til tær lutfalsligu fáu kappingar sum eru tá tað er landstýris ella ella altjóða tiltøk so tað tað hangir samanariasen takkfyrihara formaður eg haldi eisini at tað hevði verið eitt gott hugskot at havt eitt grund hvar ið kundi tú kundi søgt til til íløgur til tíleikarverkætlanir alsovit kenna tað innan fyri fótbóltin til dømis har frá fótbóltssambandi inn og setti nøkur krøv í sambandi við ljós at fáa ordiligu ljós á vallirnar og har lat mann so ein stuðul hann var kanska ikki so stórur men men altso allur bati bøtur og og tað hevur so verið við til til dømis at at tú sært runt um í dag at
at ljósfoslidetini runt og vallirnir eru
ella heilt annað enn teir vóru fyri náru og fáum árum síðani og tí haldi eg tað at tað er rætt at mann setir eina eina ein karm ella eina linju og sigur hvat er tað mann ynskir og so kann mann søkja úr einum grundum til tað tí tað hevði sigur verið við til at gjørt fleiri kommunur høvdu farið inn og feløg høvdu farið inn og bygt víðari upp á eitt her tí at tað er kanska akkurát tað sum manglar í fyri at fáa tað endaliga verkætlanina sett í gongdeg haldi at tað var eitt gott hugskot eisini at spjóðan er so komin við at mann hevði ein grunn sum tú altíð vunnu søkja um sum hevði nakað treytur fyri at tú legði at tú legði nakrar treytur so tað var á tí støðinum tað haldi eg eitt gott hugskot og vit kunnu eisini læra fótbóltinum altso tað hevur tikið sína tíð tað vóru eisini sjálvboðin sum við ófatligum dirvi fór undir at byggja svangaskarður so fór mann tú tórsvøll men tað hevur tikið øllanga tíð tað roknið vit fóð mær at fótbóltsamur kann siga kann vátta nú ber at tað líkjar
hast nøkrum men tað var eisini sjálvboðin sum royndi og landið
gjørdist mítn tykki alt for lítið vit kundu vit kundu verið komin nógv longuri við tí eisini áður n nú er tað so komið hartil og tað eiga vit at læra av at vistu vit er eitt sindur vist t læra av teimum royndum so kunnu vit kanska taka eitt skjótorastig nú og eitt og eitt størri lop og ennaina ferð tað eru so nógvar ítróttagreinar sum vit kanska helstikki gevaokum fara um sum høvdu fingið fyrimun av hesum onkur nevndi fyri mær ein dagin tað sum er eitur styrkiítrótt vlyting osvørði eisini stórari menning í føroyum kunnu eisini hava altjóða kappingar bara bara umstøðurnar eru tildað í í føroyum bjórssamelsenja eg haldi tað er eingin ivi um at vit hava alt tað vinna ikki minst eisini í mun til hetta her heilsuafspekti altso at tað at hava góðar umstøður til ítrótt eisini hevur eina greiða ávirkan á heilsustøðuna í einum landi og ikki minst millum tað unga fólkið men eg kundi hugsað mær at spurt høgna hoydal nú hava vit fylgt við paralympislaparalympisku leikunum har vit hava havt ein øgiliga góðan rennara við sum umboðaðir føroyar sum gjørdust millum topptíggju og øllum heiminum
hvat sær høgni hoydal fyri sær í mun til frælsan ítrótt fyri fólk
ví skerdum førleikum í mun til eina mairghøll eisini í mun til at kanska kunna halda altjóða leikir og so frameftirurðin hjá bjørt muelsen tí atnú haldi eg haldi at hávar gjørdi et fantastiskt bragv tá einsin tnn mátan hann valdi at fara yvir ein heilt nýggja grein fyri at renna undir merkinum so hann hanhann áti at fingið hann áti at vrið tóktur í gulli hog paralympisc og frælsi ítróttin yvirhøvur er rættiliga forsømdur nú hava vit á svangaskaði eg hava anakra umstøður á tórsfølli hava vit h og tá ið eg havi tosað við fólk um hesa marhøllina so hava sso berta eit sindur trupult við frælsa ítróttin tí fávitskulu fáa eina høll
eisini frá sann ítrótt sum kann menna tað meira og tann paralymsku ítróttin
kin so krevur tað nokk eitt sindur meira inn bara ein fýrakantaðan kassa til til dømis hondból flogbólt og badmentaonumtíløk sum sum mann kann smekka upp ha so eg haldi at at stutt fiðt skuldu taka tað við tí at tá vit gera íløguna so má tað vera ein íløga sum eisini kann menna palymiska ítróttin frælsiítróttin ja bogaskjóting altso tað er so øliga tí tí mæli til at vit taka øll sersambondi inn fyri at lýsa tørvin og eg veit tað vea eit størri prosjekt tá ið fralsi ítróskar við tí hann krevur nakað meir onkur nevnt ríðuítrótt eisini ber tað til ja møguliga men men men tað finnast fólk sum hava sera gott skilat hesinihog tað finnas so nógv dømir úti í heimi um hallir sum lúka hesar treytirnar á ymsan hátt jaspurlangrd takfyr har formaður tað eg eri egi glaðurum at sendra í viðmerkingurnar stendur at tað verður kallaðr tjóðarhøll eghaldi tað er gott at itti er e haldi tað vildi verið øgiligani avmarkandi eg haldi tað erverið eitt sindur tað sama sum heðinsagariasen nevndi hetta at vit taka og tak og gera nakrar karmar soleiðis at allar kommunur fáa eina kapping soleisa allar kommunurnir tað kann vera bæði til til nú hevu tað verið nógvr við hondbólt í dag men eg haldi eisini fótbóltr og fótbóltir hevur leingi tosað um at egfingið
eina stór høll eg hopi eisini at vit eisini her í hesum her uppskotinum kundu fingið
við tað inní ta sama og mær dámar øgiliga væl hugskot gjøgnum hoydal um hettaer kanska at eita tríggjar triðingar har kommunur og land og privati vóru vóru við takk fyrieg som stuðulin frá jasupurd langaard og og eg rokni við at tá hesturkon varð samvorað afso fótbóltshallirnar sum íslendingarhaldið havt øgilia góðar royndir av egeg havi ikki hugsað akkurát mann at mann mann sigur tað skal vera í somu høvl sum hetta eg trúgvi tað verður for trupult tað má vera eitt annað prosjekt vildi eg mett men tað kann ann taka upp í í nevndini og annars annars haldi eg tað átti g ytið tjóðarhøll føroya h men visti henrikold og og og jaspur langord halda tað at ðat tað at tað hevði plásst nakað nakað nakað merg om megi og ein føroyskan ungdóma at at sambandshøllin so
so fari eg at loyva meir á ivast við tí
so har rokni eg viðtað kan vera samdur við mær at tjóðarhøllini hon hevði neyvan gjørt árræði og dirvi hjá føroyska ungdóminum minni fyri at berjast fyri sítt land og sína tjóð takk fyri harra formaður so er tað steffan klein poulsen sum fær orðið ger so væltakk hara formaður ja høgni hoydal hevur lagt hetta uppskotið fram vegna tjóðveldið har hann heitir á løgtingið ella løgtingið heitir á landsstýrið um at fyrireika arbeiðið at fíggja og byggja stórhøll eisini kalla marghøll ið lýkur øll krøv til altjóða ítróttartiltøk og størri mentanartiltøk og at leggja fram neyðug lógaruppskot um at um hetta
fyri løgtingið og tað merkir so at mann í hesum uppskotum
kon hnleggur upp til at løgtingið og landsstýrið gongur á odda og møguliga tað er tað er ein vegur at fara men vit vit hava eisi longu hoyrt um at fleiri kommunur eru ella ja um tað er kommunur ella privat so eri í øll førum í holt við við líknandi prosjektir so hvønn veg hvønn veg mann skal fara tað er tað er tað er ein góður spurningur æ og í samband viðhesa høllina so verða ymisar ítróttagreinar nevndar hondbóltir flógbóltir og so framvegis og millum annað eisini frælsir ítróttir og fyri til dømis at taka tað dømi um frælsan ítrótt so so hevur mann nakrar breytir í føroyum men tú hevur faktiskt onga vetrarsesong á breyt í føroyum altso har eingin vetrarsesong yvirhøvur so fyri frælsan ítrótt av fingið ein bana undir taki vildi merkt at nú er knappliga ein vetrarsesong tøk í føroyum at renna um veturin uttan at skula fara niður og og alla alla aðrastaðni o og so er tað ein rúgvu av ítróttagreinum og og sjálvandi tað varur sikkurt ringt at fáa alt undir eitt tak men men visti mann fer í holt við itt sovorði so hopi eg at mann fer at gera tað ordiligt og og fáa so nógvar ítróttagreinar við su møguligt og eg eri púra samdur ví uppskotstillaranum um heta her við plasering at tað hevur ikki størsta týdningin at hvar høllin stendur tað er tað allarviktigasta er at at at vist man fer at gera eina høll at hon verður gjørd ordiligt og og tað er sjálvandi natúrligt at hon liggur í miðstaðinum men annars haldi hetta er eitt øgiliga spennandi mál og ot tað ótrúliga spennandi visti mann fær eina høll sum sum líkur altjóða krøv sum mann kann hava altjóða dystur í føroyum ikki minst innanlandsdystur altso finalur og annað vusti mann fekk eina eina høll við við nógvum alskoðaraplássum tað hevði sanniligan gjørt finalurnar í føroyum øgiliga spennandi og so tað eisini kemur til venjing og annað at at kunna venja undir takið men og og og onnur tiltøk sum verðurnevnt í her so tað er ótrúliga nógvir møguleikar við einar sovoru høll vit hennik old hann vísti okkum runt í í vágs kommunu við tá vit vóru við útnorðraðinum og har hugdu vit eftir markollini í vági og har var allir møguligar aktivitetir mann kláraði sanniliga at at brúka teir karmarnir fult út bæði til fótbólt hondbóltskappingar eg hava verið har og n enntá fingu skúlaflokkar undirvísing inni inni u markallini var klættrveðgi har var alt møguligt og so tað er ótrúliga nógvir møguleikar við einsóra høll og hald vágskommunan havði víst at at hetta ber væl til í ein minni farmáti hetta er so eitt nógv størri format sum sum vit tosa um her beint og ja og tað tað síggja vit eisini a bløtuni tí tað var prosjekt á átjan milliónir her eru vit uppi á tí trý syffraa sum tað sær út

til hetta prosjektið er hvør hvar og hvussu aso fyrst hvør hvør skal standa fyri tí er tað er tað kommunurnar sum sum sum hava nøkur prosjekt koyrandi taðheur verið okkurt á strongdum tórshavnar kommunur melda okkurt út ella er tað nú løgtingið sum skal taka føraatroyggjuna á og og bera hetta á mál tað er so tann brennandi spurningurin eg halt tað var øgilia inintersamt tað sum djóni eisni nevndi at kanska man skal bara vita ella bíða til at eitt ítøkiligt og gott uppskot liggur á borðinum og so kann løgtingið fyri halda seg til tað tí at ivist í um tað ikki blívur stórt politisk stríð her inni um vit skulu fara at taka føratróiguna og finna plasering og so framvegis

og hvar skal honn so vera jan strongdin í havn eg haldi í øll førum at at miðstaðurin er natúrligt serliga nú tá eysturoyartunlin e komin so er um hon liggur í skálafjørðinum ella liggur í havn broytir øll før um ikki so ræðuliga nógv fyri meg sum borgara sum býr norðanfyri men haldað er øgiliga natúrligt at at hon liggur í miðstaðnum øog tað er bara mín vón at at tað sovera spennandi forsektligur á borðinum at at plaseringin ikki verður forðingin fyri at hetta verður fullført øtað tað máta ikki blíva og tí haldi eg aftur har at at kanska mann skal taka støðu til tey einstøku prosjektini ítøkili prosjektini sínum einaferð kommununr og onnur arbeiða við og so kann løgtingið fyri at halda seg til tað og og velja at fíggja tað og tann triði spurningurin hvussu ger mann tað so viðvíkjandi fígging her verðu nevnt at privat land og kommunur kunn fíggja ein triðing í part og ofta tað kemur til fígging tað er kanska tar meira spennandi parturin at byrja nakað nýtt og og skaffa teir pengarnir men so er tað aftur her altso hvat hvat verður prísurin og hvør er støddin á hasari høllini edvand nevndi at eg havi eg havi ikki sæð hesi prosjektini sjálvur men nú nevndi etvar jacobsen at okkurt lánð er um fýrs miliónir og so heilt upp í tvey hundrað og tjúgu milliónir og og tað trúgvi eg eg varieraði sjálvandi við at altso hvat hvat mann koyrir í hesa høllina og tað er tað er so eisini nakað vit skulu fata okkum til altso hvat hvat fáa vit við einara sovra høll tú ikki bara hvussu vit skulu fíggja tað men hvat fer mann eftir hvat ynski mann at fáa hvussu stórt tal av ítróttagreinum skulu skulu húsast í hesari høllini hvussu er við áskoðaraplássum fyri at skapa ein góðan stevning í høllini og og hvussu við øðrum mentanartiltøkum øðrum hvussu hvussu verða karmarnir rundan um tað og tað kemur sjálvandi at avgera prísin eisini raksturin hann er oftani minni spennandi men vistu tað eru kommunan sum hevur føratroyggjuna og og fær stuðul frá landinum so er tað jú eisini natúrligt at at kommunan hevur raksturin av høllini og fingu ikki ordiliga innlit í tað í vágskommunu tað vð fingu rundirvísing har men tað sá út til at mann mann hevur so mikið nógvan aktivitet har at at at tað ber væl til at fáa skynsamar rakstur í einar sóra so heta er ótrúliga óittrúliga spennandi mál spennandi prosjekt sum vónandi verður til veruleika onkurstaðnar í føroyum og eg hopi at mentanarnevndin kann gera tað eitt sindur meir ítøkiligt fyri løgtinginum kanska sama v ítróttsambondinum at finna tav hvat hvat ber til hvørji hvørjar ítróttagreinar kann mann kompinera og hvar hvar altso hvar liggja hesi ymsu málini hvussu langt er mann komin hasum yms økinum har mann arbeiðir við hesum her málinum

ja og míttsørsta ivamál er bara um um um tað er løgtingið sum sum skal taka sær førgin á og og bera hetta uppskotið á mál tí eg haldi at tað er øgiliga skilagott at at lata tey privatu og kommunurnar sum sum eeri í longu er í gongd ví eftir her at koma við prosjektum sum vit síðani kunnu fyri halda okkum til takk fyri frú forkvinna akk fyri ein viðmerking
ar inn og fáa lýst inn tí at hetta er ein áhugi hjá so nógv men tað er akkurát eingin sum samskipar tað og tað er tíð eg haldi at løgtingi og landsstýri eiga at taka ta ábyrgdina av at vit
sum eru vald at stjórnuma landinum at vit siga henta hendan loysnin má fáa so tað gagnar kant man iga øllum føroyum heldur en iki at tað eigur at bera til serliga vesð landið kemur við pengum ja frú forkvina tað er ikki tað eg siga at at tað ikki ber til at gera uppá hendan mátan tað kann tað kann gott vera at at at tað fær í gongd í málið men eg hugsi bara onkursvegna at visti mann fær góð prosjektir á borðið og og og eg kenni einki eg kenni einki til hesir her man heur hoyrt um tey á fjølmiðlunum men kenni ikki nógv meir til tey enn tað øh tað hevði øllu førin verið neyðmeiri yi hildið til og og so samráðst um hvussu stóran part løgtingið so velður at fíggja í staðin fyri at vit skuldu taka allan kampin upp her
men men tað kann væl vera at tað
er ikki er so ringt sum eg geri tað til men sjálvandi skulu vit viðgera tað her í mentanarnevndini har hava vit ikki umboð men eg vóni at mentanarnevndin kann onkursvegna fáa gleða hetta málið og øll ferum gera tað í meira ítøkiligt fyri okkum hvat hvar hvar hvar liggja hesi ymskmálini og og hvat hvat ber til so hvat t hvussu hvussu ber tað til at tað er so stóri mun er frá fýrs til tvey hundrað og tjúgu hvat hvat er tað s ymsk kommunur ar faktiskt fara eftir tá tey eg vðja havi eg spurtið egtmín koyrandi takk fyri eta senn ger so væl takk fyri oi forkvinna ja tað sum eg nevndi eisini mína røðu tað er at tað sum av strondum tað er stór høll og so er tað tað vit kunnu finnið ta um nevndini við at við at tey foðrenni partar at koma inn til hoyringar tað er tað er tað at har stendur tað mett um kostnaðitið av rokna upp á tað og tað kemur at liggja millum fýrs og hundrað og tað sum bleiv nevnt frá frá býráðna í havn tað var at tað var tvey hundrað og seytjan hevði mann mettog tað er
vú oliga stórt spenn fyri fyri eina stór høll
tí at visti hon tænir tí endamálinum sum sum mann ætlaði sum mann ætlar við einum slíkum einum slíkum arbeiði og tað er akkurát tað sefan klein polsen er inni á visi tað er landið sum hevur førarsøi sum kann tað vera taðat hvussu fær mann so kommunurnar við vistu kommunur hava eina góða ætlan saman við privatum at landið síg keur inn við og stuðlar tað týdningarmesta tað er mann jaligur frá landsis síðu um at mann at vit vilja steffan klein polsen ger sovælja og nú nú le legði eta á jacobsen dent á tí strondinier tað ein stórhøll og og orðið marghøll verður eisini brúkt eg veit ikki um um tað er um tað er akkurát tað sama ella um tað er um tú glevir munur á men men ja prosjektið á havn er næstan tríggjar ferðirnar so dýrt enn tað sum strandoingar arbeiða við og tað er øgiliga áhugvert at sæð hvør hvør hvør er munurin altso
eru kanska nógv fleiri ítróttagreinar við í havn
ella er tað ein dýrari flottar bygningur enn loystur máðhen farin eftir men mest av øllum so haldi eg at mentanarnevndin má royna at fáa so góð greiði á hesum málinum sum møguligt soleiðis at at at vit verða betri upplýst og og tað verðu neymari at fyri athalda seg til hvat hvat er tað nú sum ligur á borðinum og og skal er tað kanska løgtingið sum skal taka føroytroykuna sum høgni hoydal leggur upp til takk fyri tann næsti at røða verður bjarni kárasom petersenersætakk fyri frú forkvinna vit viðgera eitt uppskot frá tjóðveldi um at byggja eina stórhøll og innandura ítrótt og sum eisini skal kunna húsa størri tiltøk av øllum møguligum slag og tað hetta kemur nokk for leingi se av sjálvt um diskussiónin hevur verið í eina tíð so kemur hetta nokk for leingi seg av at mann hevur sæð gjøgnum seinastu mánaðinar
áðrenn kanska nøkur rættiliga stór ítróttarbøgd frá
vit kunnu nevna dystirnir sum hava verið nú í síðstu viku í fótbólti og og hondbólti og rógving og hvørt á sínum og tá ið mann tá ið mann sær hesi her stóru ítróttabrøgnini so so tað er ikki óvanligt at føroyingar fara í s slaksefori altso mann verður simpultens so spentur av hesum um mann sær allar møguleikar fyri sær og tað kann kanska eisini elva til at mann kann leypa eitt sindur framav tað haldi eg eri millum annað tilfeldi tá ið vit hava kjakast um stórhøll ella marghøll ella fjølhøll ella hvat tað eitur hum hon skal staðsetast í havn ella um hon skal staðsetast á strondum og hvat

fyri fasilitetirð hon skal hava tað stendur í í viðmerkingum til uppskotið millum annað at føroyar eiga at sjálvsagt at hava eina veruliga tjóðarhøll ið lýkur øll altjóða krøv hvar í landinumom verður bygdir ikki avgerandi men at hon verður bygd sum skjótast er fyri meg eitt eitt inntrúk av eina ávísa yvefori eg taki fult og heilt undir við at vit fara at fáa eina markhøll í føroyum eina stóra høll sum lýkur altjóða krøv sum kann hýsa allan hugsandi ítrótt sum vit klára okkum væl í og eisini sum vit ikki klára okkum væl í men tað er eisini kanska eitt sindur at leypa framav at mann sær eitt ítróttarbragd úti í verðini og so skulu vit fáa eina tjóðhølla upp á ella marghella upp at standa a kosta hvat tað kostar vil beinanvegin her nú eg haldi kriteriur fyri at fyri at byggja eina sovorðna høll má ikki vera tí at mann hevur sæð nøkur undanfarin ítróttarbrøgd sum mann so vil gera betrir fasilitetir fyri men at mann byggur betri fasilitetir tí man hevur nakrar framtíðar ætlanir um at ítrótturin skal mennast víðari harfrá hann er í dag øh í tí sambandi so haldi eg atnanundanfarni røðaranir hava verið eitt sindur inni á tí eg skal ikki gera meg so ræðuliga klókan upp á staðsetingina av einari slíkari høll sjálvandi kann mann siga at fólkagrundarlagið í miðstaðarøkinum tala fyri at mann hevur hevur tað nokk so sentralt soleiðis at tað kann vera flest fólki til gagns øh men púra óbetýðandi hvar høllin er hon kann er nokk ikki standa á akrabergi til dømis hon má nokk vera onkurstaðni har sum hon gagnast best fyri flest tí haldi eg at uppskotini um at hava henn í havn og uppskotini um at hava hann á strondum eru bæði eins viðkomandi tá tað kemur til eitt gott stað av stað seta hanam øh framsókn tá ið vit fóru kommunuval í tvey túsund og sekstan tá fóru vit nemliga á væl upp á eina slíka høll tá søgdu vit t hon skuldi vera staðsett í havn har mann eins og hetta uppskotið legga upp til skuldu lúka altjóða krøv og har mann eisini kundi hava síðuleypandi virksemi til dømis konferansihølir og fundarhølir og og at privat í ein ávísan mun sloppur inn at vera við í verkætlanini og tað halda vit enn nú eru kjakið sum stungið nú kjakið sum stungir seg upp um hon skal vera í havn ella um hon skal vera onkura aðrastaðni fyri sovuðt kann hon saktans vera í eysturoynni ella skálafjørðinum tí at tað er so stutt ímillum nú at tað kanska ikki ger so nógv frá ella til um hon er á strondum øh í mun til hvør skal hava ábyrgd av eina slíkari høll eg eg eri av tí fatan at vissu kommunurnar skulu onkursvegna fara at kappast og byggja hvør síuna so verður tað eitt sindur sum við tá ið mann gjørdi havnarútbyggingarnar í runavík í havn man mann deildi um nakrar inntøkur sum kanska ikki var grundarlag fyri til at fíggja báðarhavnirnar og tað enda við at tann eini parturin vinnur og so stendur hitt so at siga tømt tað kundi verið tilfeldur vissi nú at tórshava kommuna og sjóvar kommuna fóru at byggja eina stórhøll hvørja skal mann brúka og eru tað ikki nakrar dupultfunktiónir sum føroyingar kunnu vera fyri uttan h men vissu landið skal taka sær av hesari uppgávuni so haldi eg at tað má gerast so haldi at staðsetingin er nokk so sell í kjakinum tí at tað kemur nógvur politikkur í tí og alt eftir hvar mann er frá ella hvar mann tilknýti so talan mann fyri at ta er hetta staðið ella hatta staðið tað hopi eg ikki at vit at vit søkka niður í tí eg hopi at vit taka nøkur faklig kriteriur sum útgangsstøðir fyri hvar ið ein sovorðim høll skal vera og har er millum annað fólkatal og og annað og eisini hvørjir ítróttir verða íðkarir hvar í landinum ønøkur kriteriur millum annað harnæst so haldi eg eisini at vissu mann skal byggja eina slíka stórhøll so má man eisini tryggja sær at alt fyrireikingararbeiðið verður gjørt so væl sum tað nú einaferð kann eg veit at tað er eitt sindur kanska óneyðugt at siga men vit hava sæð so nógvar verkætlanir fyri yvir hundrað milliónir o og og og fleiri hundrað milliónir har sum mann kanska hevur gloymt eitt ella annað onkra viktiga at fáa sett í eina slíkari verkætlan sum man s má byggja afturat ella ella e legga uppí ella gera onkra aðrastaðni fyri fyri nógv dýrari kostnaðin hvat tað var vistu mann gjørdi tað beinanvegin altso vit fyrisigla mær at kanska man byggar á eina sovorðna høll og so finnur mann út av at ein ítróttur kansn sletki brúka fasilitetirnar tí at eitt ella annað so alt fyrireikingararbeiðið má gerast nokk so væl og at vit mugu royna at rúma so nógvar ítróttir sum vit nú einaferð kunnu í eina sovorðna høll tá vit nú eina ferð vistu vit nú einaferð seta okkum fyri at gera

øhvit hava sæð dømi um har sum mann kanska helt at tað fór at vera gndarlag fyri at hava eitt ávíst ítróttavirksemi og so hevur tað ment seg øðrvísi mann tekur ho tosaði um eefori vissi mann tekur svangaskarði til dømis so hevur tað kanska verið ein verkætlan sum hann gjørdi í yverfori sigi ikki at svangaskarður ikki hevur tænt føroya fólki væl men svangaskarður er blívin meir meira óviðkomandi fyri føroyskan fótbólt so tað at mann staðsetti hana har tá var kanska ikki so ræðuliga gjøgnumhugsað tað er eitt sindur mítt poðing tí haldi eg tað var týdningarmikið at mann út frá nøkrum fakli kriterium ger hesar her vorderingarnar og at tað ikki kemur for nógvur politikkur umboin tað var tað sum eg hevði hug ati viðmerkja í hesum umfarinum mentanarnevndin hon fer at til íslands í næstu viku at síggja nakrar stórhøllur og tað verður spennandi at síggja hvussu tað sær út har og hvussu mann skipa viðurskiftini har í íslandi øh og eg vóni eisini at vit fara at hava eina góða og sakliga viðgerð tá hetta kemur í nevnd takk fyri frú forkvinatakk fyriein viðmerking frá høgna hoyal gersvæja frú forkvinna øtað er gott at mentanarnendur fer at hyggja eftir tí og eg má eg má siga við gjøgnum forkvinnuna við bjarna kára sum petersen nei at her ikki efori jú eg eri eg foroyskur yvir táy úrslitiði sum ervur skapt men tað hava verið fólk sum hava víst á hettar her í gjøgnum nógv harrans ár øtil dømis um vilt vi bara taka hondbóltn sum eg kenni oks eina mest til at vit longu tá ið man bygdi úti her uppi á hálsi
sum ger nú eina ordilig høll og tá mann gjørdi hevur gjørt aðrar íløgur í havn
so so tað er eg vil siatð tar øvugt at mann kanska politikararn og serlgar landspadinkar ikki ordliga trúðu uppá hvussu langt mann kan koma í ymiskum íggjaragrein ø og hin partin av tí er við við viðviðanslíkar íløvur kunu vit hava altjóða kappingar altso flógbólturinhevur havt emhaldi ogn m fáas sóna høvd kunnu vit vt kunu fyrisovur at hava yrofveinsskap í navnturaínáturakappingum so eg halditð ikitað ero frið ogog og vi nettuppvið at landið tekur ábyrgd so sleppa vit undan við atað knapplara bara at verður kanppa ein takk fyri frú forkvinna ja nei tað er tað er rætt eg eg haldi sum útgangsstøði at landið burdi tikið um endan vissi mann skal hava eina slíka høll tí at tað verður onkursvegna eitt eitt nationalt prosjekt ella tjóðarkent prosjekt eg veit ikki orla um eg kann grundgeva hví tað er tað tilfeldi h tí at sum høgni hoydal eisini vísir á tað kann fáa keðiligar avleiðingar við sær vist nú at fleiri kommunur fer at kappast um at hava tí bestu høllina tí at eg veit kkium grundarlag er fyri at hava fleiri tað sum eg meini við at man
tann eg veit at hetta hevur verið í útbúna í fleiri ár
nevnd eg eisini at framsókn fara væl upp á hetta í tvey túsund og sekstan tað er nøkur ár síðani eftir hondini so atað er ikki púra ókent hvørki politikki ella í ítrótti eg sigi bara tað at mann má mann má taka hetta er í rætta endanum og og og hava og menna verkætlanina út frá nøkrum fakligum kriterium og ikki leypa framav tí at mann sær eitt gott úrslit hjá føroyskum ítrótti úti og heimi tí at eg haldi bara tað kann tað kann elva til nakrar óintensjonellar avleingar takk so er ta jaspur langoard ger sovælhja takk fyri harar formaður øheg veit iksum eg skilti bjarna kárasun peterssend rætt men sum eg skilti tað so ljóðaði tað honum sum um at tað var landið sum skuldi bera tann sum bygdi høllina og tað haldi eg tað er øgiliga viktigt at vit t halda tað burtur frá at t ikki landið landið skal stuðla einum øðrum aktørum privatum og eisini kommununum til a gera tað og eisini raksturin at raksturin ikki liggur hjá landinum men hjá kommununum sum nevndi heni heta her við at hann var bangin fyri at vit fóru tóku til samanbera tað við við við kaiir at tað tvær kaiur og at kanska onnur stenda í tóm
eg haldi akkurát innan fyri ítróttin hava vit øgiliga góð dømi um tað mótsatta vit hava øgiliga nógv
nar dals høllir í dag har taðer øgiliga vanskuligt at fáa tíma í øllumteimum høllum sum eg kenni til í eysturoynni serligani at eg eri ikki ordiliga bangin fyri at ein sovorðnur høll vist hon kemur upp at hon ikki verður brúkt tað haldi eg er øgiliga viktigt at vit fáa staðfestja nei tað hevur jaspur langaard ivaleyst rætt í at vei tæ tær fasilitetirnar sum mann hevur bygt verða troyttar fult og heilt men spurningurin er um mann við tveimum sovorðnum høllum eg git ikki tað kemur har til men um mann hevði tvær sovnrar høllir so hevr tað verið ein yvirkapasitetur lat okkum siga at tórshavn ommunan savndar kommunan gjørdi hvør sína og øll brúktu tí í tórshavn kommunu sum stóð sjóvar kommuna eftir við einam stórari skuld upp á eitt prosjekt su man ikki brúkari fyri at nevna eitt dømi so tað er ikki óvesiligt hog tað er eitt sindur tíð at eg hugsi at mann kann
atat landið her kann hava et
átaka sær nógv størri ábyrgd tí at so verður tað ikki hendan her kappingin ella sum kann elva til yvirkapasitet og at mann fær viðgjørt tað út frá hvat gagnar øllum landinum best tí at sjóvar kommunan hugsar um hvat gagnar kanska strendur og skálafjøðin best og tórshavn kommuna hugsar um havnarborgarar á landsplan fært tú kunnað kanska gjørt hetta er út frá meira sakligum kriterium takk fyritakk steffan klein poulsen ger sovælja frú forkvina nú dró røðarin ein paralell ímillum havnarløgini her í í havnini og og runavíkini oghesar báðar hallirnar sum eru pornskelti vera bygdar og eg skilji eg skilji væl hvønngi hjá røðaranum men men eg haldi tað er nokk so stórur munur á tí vit hava eitt so ræðiliga stórt tal av ítróttagreinum í føroyum og spurningurin eru um vit klárar at húsa øllum ítróttagreinum undir einum taki og tá haldi eg absolutt at at har eru pláss fyri
og kanska fleiri høllum
á ymiskum støddum sjálvandi alt eftir tørvinum og og tí haldi g sjálvandi suman leggseg ftiri akkurát tí sama so so er tað nokk so óheppið men men tú hevur nógvar møguleikar at fara eftir og eg veit ikki mana líp framav vit hava ikki vit hava ikki karmarnir til altjóða kappingar og annað tí etta er kanska meira eitt mumentum men tað skal sjálvandi gerast fyri skili h ógvar ítróttatakkbjarn kárisum petursen ger so væl fyri fri foroyskuna og taktil stefanglan poulsen fyri spurningin eg eg eri so ke ósamdur í ateg taki fult undir við at hetta skal gerast tað hevðer gjørt í fleiri ár tað er tað er meira hetta her við at mann sær eitt konkretiúrsliti í útróttarverðini og so vil mann kanska gjarna fáa geva teimum sum góð kor sum møguligt beinanvegin eg eg sakni eitt sindur meira mann hevur eina heildarætlan sum tekur hædd fyri ikki hvat eitt eitt úrslit bleiv
í síðstu viku men hvat er okkara næsta ættarlið
skulu fáast við hvat hvat tey skulu spesialisera seg í og blíva góð til og og hvørjar konkretar ætlanir mann hevur á økinum altso tað má vera meira flítandi og tað er tí eg meini at mann skal ikki leypa framat men annars taki er fult og heilt undir við at mann skal hava eina sovorðna høll tað hevur framsókn gjørt kanska líka síðan stovnan h spurningurin er bara og tað við at deferensera tað er jú eisini púra í lagi o tað giti eg eisini grundarlag fyri nú kenni egikki tann konkreta tørvin men vit taka undir við eina slíka høll takk fyri takk fyri so varð hetta umfarið av tann næsti røða verður jóhannus joensenger so væl takk fyri frú forkvinna ega til viðgerðar er ein at byggja eina stór høll til ítrótt og størri tiltøk og tað ereitt uppskot til samtyktar og eg haldi hetta e eitt viðkomandi uppskot og kann ver a skilagott vist ta hara gjørt rætt sjálvand
skulu vit hava okkara heimavøllir í føroyum og ikki aðrastaðni tað er logiskt vit eru jú eitt land sum eiga at taka okkum av eisini ítróttinum og eg haldi at mann eigur at hava
og heimavøll í føroyum á øllum ítróttaøkjum og tað eiga vit at klára so ella so men sover tað hvussu mann ger í hesum førinum er tað vil mann hava eina eina eina stóra høll serliga tí at hondbólturnir klárar seg væl og mann vil eisini hava hesa høllina soleiðis sum kann brúkast til nógv ymisk tiltøk og nógv ymisk ymiskar ítróttagreinar o tað haldi g eisini er skilagott

er ring at komin á akkur her men eg hugsi líka sum prinsippi í øllum hesum samband við at gera hesa høllina so haldi egta e skilagott at mann pá einlana máta fær eina skipan har privatur íleggjarar kommunan og landið saman finna útav hvussu mann kann gera men eg skilji bara ikki at mann ikki langt síðan hevur gjørt ein grunn ein ítróttagrunn ella har mann kann søkja um pengar til ítróttaandlek á líka føti øll allastaðni í føroyum tí tað má vera soleiðis at mann hevur sovnirmøguleikar líkamikið hvar mann býr og hvat mann kemur frá

øki ella ein ein ein eitt eina ítróttagrein sum vil væl eisini aðrar ítrótagrerinar hava stuðul og tað tað vildi verið keðiligt at seta ítróttagreinar upp móti hvørjum øðrum so mínari ferð so haldi mann eigur at stovna ein ein grunn ein ordiligan grunn aftan á mann hevur fingið avgreitt hesa høllina soleiðis at mann í framtíðini kann byggja ella gera karmarnar so góðar fr ítróttar sum møguligt tí tað gagnar okkara samfelag serliga heilsuøkinum mann snakkar um rørslu í dag og hvussu vit kunnu vera meira virkin og at so nógv sum gjørligt av okkara ungu og børnum til at íðka ítrótt ella vera í einum positivuum og jaligum felagsskapi og tá er ítróttin tað allarbesta í øllum førum ein góður viðspælari og fyri at gera karmarnar so góðar og treytirnar so góðar í ítróttinum runt alt landið so eigi egu landið at hava ein grunhar mann kann øll í føroyum hava møguleika at søkja líkamikið hvat frá ítróttagreinta hoyrir tit eg veit atmnn ætlaði at byggja ítróttahallir einaferð runt føroyar

at spæla fótbólt um um veturin og tað var nógv sum vóru í í gongd men tað strandaði oftan upp á pengar serliga úti um landið tí tað er ymiskt hvat kommunurnar eiga av pengum og tað ymiskt hvat privatur íleggjarar eiga hesum ymiskum økjunum í føroyum og tí eigur mann hava eina skipan har øll hava somu møguleikar eg vil bara siga tað at at tá ið mann ger vistimann ætlar at gera eina skipan við at stuðla í hesum førinum so at mann eisini hugsar um framtíðina at tað eru onnur og aðrar ítróttagreinar og tað vildi væl vera økini sum sjálvur bestemma og raðfesta um hvat tey ynskja sum virka á økinum taðvil siga tær kommununr sum virka í økinum men tað vildi verið skeivt at gevið summum ein framlíkjararætt frá monnur tað tað tað tað dámar mær ikki men í hesum førinum er tað ein tjóðhøll ella ein ein høll til hondbólt og og annað virksemi sum er rættiliga stórt prosjekt og tá að kemur ti heimavøll til hondbóltin so haldi eg sjálvandi skulu vava heimavøllim í føroyum alt annað vildi verið tápuligt so hvussu man g gera hetta her tað veit eg ikki vit eisini snakka fyrr um at fingið til dømis limaskapið og aðrastaðni har haldi eisini tvit skuldu vera meiraaktiv og royna at fáa okkum føroyingum tann heiður at vera t kunnu umboða okkum í jút heimi táið mnn snakkar um ítrót s er tað bæði breiddin og úrvaldsítróttirin og og tá mann snakkar um um um breiddarítróttin tá er tað meira hetta her tey smáu andleykini runt allar føroyar tá tað kemur til elitina so er tað kanska tey stóru andleykini og hetta er ein av teimum stóru hallinum mann skal brúka til elituítrótt millum annað og vit hava brúk fyri báðum vit hava brúk fyri báðum men vit mugu ikki gloyma breiddina tí breiddin og elitarn hongur saman í síðsta enda sí vit mugu royna at fjølga um allan ítrótt í føroyum og allar ítróttagreinar takk fyri tað er ein viðmerking frá heðinisacariasen ger sovæl takk fyri røðaran koma inn á heta her í sambandi við at hava eina grunn og ati søkja um stuðul og sovíðari tað var leingi ivi um at skalt tú hava tað skalt hava eina skipan sum er galdandi líka fyri øll soleiðinar at tá ið tú og so bar ein spurningu hvussu nógvir pengar eru í hesum grunnunum og táið ið so hesar umsóknirnar koma inn altso í hesum førunum kann mann rokna við ta vir ikki nógvar umsóknir koma tí hevi úhan fingið stóra verkætlan men
tann sum hevur tað besta prosjektið og ella sjálvandi tú
hevur nakrar yvirordnar rammur sum tú skalt fyrihalda teg til men tað má væl vera ein grundur sum gevur øllum sama rætt og møguleika og at tú hevur greiðað skipan hvussu tú søkir og hvussu fær tær játta eftir so har eru vit faktiskt púra samdir í tí skipanum takk fyri takk johannes joensen gjørt væl ja púra samdir hinesa griðasen alternativ er tað at vit játta fíggjarlógini einkult prosjektir og tá so eingir pengar eru á fíggjarlógini javnt so fær tann sum søkir tað seinast einki og tað er væl ikki rættvíst í mun til at vit eru allir borgarar í sama landi so tað má eina máta vera soleiðis at mann allan tí hevur eina pílju uttan fyri fíggjarlóginum ikki á fíggjarlóginum tí fíggjarlóginum tað kann vera øgiliga ymiskt hvussu hvussu mann fær fíggja har ella mann fær játta
dáma til hesi ymisku prosjektini tað eru altíð raðfestingar
og tá verða øll ikki stillaði líka men til hesa høllina her kann mann væl gera eina eitlana undantak og fáa hana sett kjøtil á hana tí hetta er nokk ein ein ein høll sum sum meira skundur er er og og er meir neyðug enn en nakað annað hvussu at takka nú takk fyri takk fyri tann næsti røða verður jaspur langaard ger sovælja takk fyri frú forkvinna og til viðgerðar er hett her uppskotið um at gera ina stór høll uppskot til samtyktar frá høgni hoydal eg haldi beinanvegin eg sigaat eg haldi eisini uppivi tingsalin í dag at fólk eru jalig fólk ynskja hetta er nakað sum vit eiga at gera kanska tað tað trupla í hesum málinum blívur meir hvussu hvussu skal tað gerast øonkur hevur tosað eitt sindur um kanska skuldi landið tikið og fíggjað
alt onkur heldur kanska at land og kommunur saman og onkur heldur kanska
gloyvir kommunur og onkur heldur kanska at privatir innvestorar skulu koma við eisini so ver eisini veður nevnt hetta her at vit kundu gjørt tað sum ein grunn sum jóanes joens var inni á sum mær dámar øgiliga væl eg haldi tað er øgiliga umráðandi at hetta er ikki ein lanbs uppgáva eg haldi t veruligta til tað at landið skal fara inn og og betala allan kostnaðin hvussu við fro við rakstrinum eg haldi ikki landið skal heldur betala raksturin av einum støgarhøll tað má vera tað økið sum sum høllin verður løgd í og eg kann eisini ímynda mær at veru tað soleiðis at tað verður ein høll sum landið betalir altíð so aallarhelst endaran í havn og tað haldi eg ikki per definitión eg nedvendvust tað besta staðið at leggja eina tað kann vera skal liggja her men tað er ikki sikkurt at hon skal gera tað tí haldi e tað er viktigt og umráðandi at vit fáa kommunurnar við og helst eisini privatir innastorar vit hava til dømis taka vit bæði í norra og í í í íslandi har bygdbygdar nógvar sovornar høllir har eru privatir innastórar inni eisini og tað tað haldi eg eg eitt modell mær sjálvur dámar øgiliga væl at mann fær eina broytuaftanfyri at tað er tørvur á hasum trúgvi eg at haldi eisini eg komi fram her í dag øgiliga sjónligt at tað er tað og tí haldi eg tað er viktigt at vit í tinginum taka okkum saman og siga men ein møguleiki hjá okkum er at vit veita ein ávísan stuðul men so verður tað so annars tað økið sum kemur at taka sær av eftirfylgjandi kanska nokk so skjótt runt roknað vín raksturin av ein ovorni høll kanska kemur at liggja upp á eina hálva aðru millión og tavil siga tað má so tað økið ella kommunan ella tær kommunurnar vesur fleiri samanum tað tað mugu tær eisini vera til reiðar at taka á seg so at mann ikki bara sær at ein partur av av er sjálv íløgar men eisini raksturin eftirfylgjandi øvuti vil eg siga at er tað tørvur á ella grundarlag fyri at mann ger fleiri høllir so haldi eg eisini at tað skal vera møguleiki fyri tí eisini í ein sorðnan uppskot sum hesum nú tað kanska serligani tosað um um hondbóltin í dag men eg veit eisini at tað eru fleiri sum hava tosað um um fótbóltshøllur men hví ikki taka tað inn í eitt sovorna uppskot sum hetta her hoyri tey ikki saman við hesum uppskotinum sum sum hetta fyriliggur tí haldi at vit mugu taka okkum og lyfta okum eitt sindur upp um og síggja hetta sum eitt størv prosjekt og heldur síggja tað sum sum nakað sum sum kemur at vera við og og eg trúgvi tað attey andlegg ella tey tey tað sum vit síggja í dag eru bygd bygd tey síðstu árini so trygvi eg at øll síggja tey andleggini eru øgiliga nógv í brúk tað er øgiliga lítið fá av teimum sum standa og og er óbrúkt og tí haldi eg at at eg eri sikkur upp á at kommunurnar fara ikki inn og brúka hundrað ella hálvtaanundrað milliónir upp á eitt prosjekt við seg ikki er grundarlag vist tær ikki meina at taðe grundarlag fyri tí á tað er er eisini tørvur á tí so mítt uppskot er at vit vit kanska sum jóans jones joansen hevri inni á at vit fari inn og gera tað sum ein grunn og tær tær kommunurnar og tey øki sum sum sum søkja eftir einum ávísum kriterii og fáa tað men so betalið landið kanska ein triðing av tí og er tað so grundarlag fyri at tær verða gjørdir ein fótbóltsvøllur ella tveir og eini hondbóltshøll jamen so friðir verður tí lata so vera tríggjar hallir eg haldi ikki landið skal fara inn og seta kvotur á og landið skal heldur ikki fara inn og staðseta hvar ein slík høll skal vera takk fyri takk fyri tann næsta røða verður annika osgersætakk fyri frú forkvinna ja til viðgerðar er mál frá høgna hoydal um at byggja eina stórhøll í føroyum hóast okur í føroyum hava sera góðar ítróttar umstøður til okkara ítróttafólk okur hava fótbóltsfallur ítróttarhallur svimjihallur fimleik
bkahallur so hava føroysk ítróttafólk væl og virðiliga útfylt og sprongt hesar karmar alsamt fleiri føroysk ítrótta
fólk lyfta seg upp á eitt hægri støði bjóða stórveldunum og bjóða stórveldinum av og karmarnir gerast tí trangri tá okur skula bjóða teimum heim til føroyar at istast ein stórhøll gevur eitt stórt spinof og gevur samfelagnum tað tvífalt aftur ja kanska tvrífalt umstøðurnar til ítróttin skula lúka altjóða krøv eg kann av góðum royndum frá míni tíð sum borgarstjórir siga at okur logdu hart fyri at skapa umstøður til ítróttina soleiðis at hon legk altjóða krøv bæði fyri at geva breiddini góðar umstøður at íðka ítrótt men so sanniligani eisini feri at geva úrvarsítróttini betri umstøður at kappast ja bæði úti og heima men ítróttur og ferðavinna og vinna yvirhøvur kunna ganga hond í hond og kunna geva nógvar inntøkur til landið til tænastuvinna og til aðrar vinnur so er ítrótturin og tað at okkara ítróttafasilitetur lúka altjóða krøv at kriterium sum livir upp til tað sum viszefara og eilands sigur at tú hevur eina burðardygga ferðavinnu tí tey ítróttaferðandi sum koma til føroyar tað slagið av ferðandi geva tvær til trýfalt so nógvan pengar ella so nógvar pengar sum vanlig ferðandi tí sigur wizfarað og eilend at hetta slagið av ferðandi er burðardygd tey eru fíggjarliga burðardygd tí tey leggja fleiri pengar eftir seg tay gista gistingarhúsum eta matstovum og støðast øgiligani ofta stutt og tí ferðast tað ikki so nógv út í okkara náttúru og harvið eisini umhvørvsliga burðardygd í okkara seti í býráðnum seinast so løgdu okur eina ætlan har okur hugsaði ítróttin og vinnuna inn í eina samanhangandi eind saman við vinnuferðavinnuni har ferðavinnan kundi vera fíggjarliga og umhvørvsliga og sosialt burðardygd okur tóku stig saman við fsf at gera vestursíðuna av tórsvelli lidnan skjótubreytim á sandvíkum hon skuldi lúka altjóða krøv og tað arbeiðið er eisini farið í gongd nú soleiðis at okur eisini kunnu hava altjóða skjótukappingar í føroyum góvføllurin í glyvursnesi bleiv eisini lagdur í eina trygga levu soleiðis at okur kunnu hava golfkappingar í føroyum mann sigur eisini at gvinna gevur tríggjar komma fimm ferðirnar so nógv sum eitn vanligum ferðandi um dagin langhylurin í gundadali sum nú er vorðið eitt olympisk svimjistation við tíggju geilum og er ikki bara hálvtrýss metrur í longdini men eisini fimmogtjúgu metrar í breiddini kemur eisini at hava eitt ávíst bnoft tá ið hann verður liðugur men okur løgdu eisini eina ætlan fyri eina stórhøll har ið okkara langtíðarætlan frá tvey túsund og nítjan har søgdu okur at okur skuldi seta fimmogtjúgu miliónir krónur av til at planera og gera lendið uppi í stóru kjøltini klárt soleiðis at mann kundi gera eina stórhøll har uppi okur vóru saman við vinnuni í føroyum um at fáa tey at leggja í hesa høllina soleiðis at tað var vinnan sum í stóran mun kom at fíggjana og at kommunan líkasum legði lunnarnar undir hana so egentliga var høllin á breddanum áðrenn tann strondin sá dagsins ljós men lat tað fara tað viktiasta tað er at okur fáa eina høll í føroyum og eg skilji eisini á býroðnum nú at mann hevur tikið tað arbeiðið uppaftur korona steðgar teg eitt lítið sindur men men tað arbeiðið er so tikið upp aftur nú ein høll er ikki bara til ítróttin men hon er eisini til at halda ráðstevnur og gevur tí eisini góða meining at okur fáa størri og betri umstøður til at hava størri ráðstevnur í føroyum nú norðurlandahúsið er blivið nakað lítið tað er eisini sambært kanningum hjá vicetfar og eilend skilagott tí at ráðstevnugestur geva trífalt so nógv sum vanligu ferðandi meðan ein vanlig ferðandi leggur túsund krónur eftir seg um dagin so leggur ein ráðstevnugestur seg trý túsund krónur eftir um dagin so tað er eisini fíggjarliga burðardygt umframt tað vitan av netverk sum tað eisini er við til at skapa ja nú gekk tíðin undan eg kundi tosað leingi um ítrótt og vinnuferðavinnu og katspinna oft tað skapar meni nú var tíðin uppi í hesum umfari takk fyri frú forkvinna tú fær so ein minutt afturat at svara høgna hoydal sum hevur eina viðmerking ger sovælja frú forkvina eg helt tað var áhugavert at annikaolsenensi legi dent á teir royndu vera inntøkumøguleikar sum sum hetta kassar av sær eisini til eg haldi vit nevndu ta frð fyri ferðavinnuni ella fyri og tað haldi eg eisini a tað liggur tað liggur uttan iva í tí men so nevndi annika olsen at mann hevur í í tórshavnar kommunuog tórshavnar býráði arbeitt við ætlanin um eina stórhøll men hevði høvdu tit tá nakra meting av hvat kostnaðurin var
tí eg havi sæð eitt prosjekt sum sum er nevnt her sum varð metakostað millum hundrað og hundrað og tjúgu
iliónir men tað á leið tað man arbeiddi við tá a anikaolsen ger sovælja takk fyri ja tað var nettupp í teirri prísløguni mann tosaði um stórhøllina tá eg haldi at tann prísurin sum sum okur komu ásamd um var hundrað og tjúgu milliónir fyri stórhøllina har skuldi so kommunan so gera økið klárt upp í stóru kjørn planera tað og gera parkeringsøki og so víðari og so skuldi vinnan so fíggja ta høllina og so tá ið høllin varð liðugt so skuldi so kommunan yvirtaka raksturin av henni

tat var komið rættiligani langt tá ið so korona tíverri forðaði øllum og steðgað í øllum upp men nú er so tann prísurin komin upp á tvey hundrað og seytjan milliónir haldi at borgartsa kommuna hevur sagt at hon kemur at kosta so tað eg veit ikki at siga akkurát hvat meiri eg komið afturat teirri høllini men samanumtikið so haldi eg at at hetta her er eitt sera viktigt mál og at okur fáa bygt eina stórahøvl í føroyum tí sum sagt so skapar hon so ræðuliga nógv spinnof og gevur landinum eisini nógvar inntøkur og ikki minsttil gleði og gags fyri ja bæði breiddina og fyri úrvaðsítróttina takk fyri frú forkvinatakk fyri tann næsti a røða verður kristian andreasenger sovæltakk fyri frú forkvina eg haldi atheta e eitt gott uppskot og eg haldi at taðerpá síðuna at mann setir líkas sum á dagsskrá hvat fyri hvat fyri leiklutið landskassin skal hava í sambandi við bygging av hallim og sovíðari í føroyum altso tað hevur verið soleiðis at eg haldi a at tann tann játtanin sum sum er á fíggjarlóginim til ítróttin er er er alt ov lítil í mun til tann týdningin sum ítróttin hevur fyri føroyar og eisini fyri
atso hvussu staðan týdning tað hevur eisini fyri lokala samfeløgini og fyri upprælingina av av okkara ungu og trivnar enn í økinum og síðari tað er
tað er næstan ikki t altso tað er eg trúgvi at að er øiliga sum egnikat geva sar fara um hvussu staðan týdningd hevur og vit hava jú havt góð úrslit í í ítróttinum í føroyum og og eisini hondbólturin vivur havt góð úrslit og fótbólturin eisini fótbólturin byrjaði sum tú heiður sagt við dands kronuna og so tóku nøkur seg saman á toftim og og gjørdu ein vøll á svanga skarði og so fingu vit so seinni ein stationa á tórsvøllið sum akkat nú er blivið liðugt og tað hevr veri ein langur og drúgvur veður tað skal tó sigast at at landskassan hevur verið biðdrigið við at mann ikki hevur betalt emvig av teimum íløgum sum eru gjørdar og tað hevu hjálpt væl men taðhevur verg lítisindir undarligt at mann ikki kann fáa tað almenna meira við í eina ferða verkætlan man bara letur tað til til kommunurnar og til feløgini og so og so til avvarandi sersamband at taka sær av og eg haldi eisini atattað er faktiskt stór skomm ri fyri føroyar at vit ikki hava ein ein ein ein heimavøll til okkara hondbóltslandslið sum klárar seg so væl sum sum tað gera tað er tað eiga mann at fáa upp rætt upp á og tað ongantíð for skjótt tað er eisini tørvur á øðrum hallum í føroyum fótbóltshøll er eisini tørvur á og tað hava nógv onnur lonn gjørt og tað trúgvi er neyðugt fyri at kunna mennas upp aftur meira innanfyri tað øki so spurninir er bara hvussu hvønn loysn mann skal velja her og eg trúgvi tí ati tá mann tá mann kennir til íløgukarmar og tað tað tann tann játtanarkarmin sum er so so trúgvi at tann vegurin fram er at mann fær eina generella lógarheimild fyri landsstýrið jaat stuðla hjallarprosjektin og at mann so kann søkja um at fáa prosjektið góðkent og so kann tað tann játtanin kanska vera yvir nøkur ár og visti mann viðviein felagsskap eina tilsøkn um sus nagvar krónur pær ár slepa ikki t vera haltiraá eingang so kann tað jú finanserast upp á tann mátan realiserast men tað krevst eisini aðrir aktørar við tað verður kommunur og tað kann eisini vera privatu íleggjarar sum skulu til og sovíðari altso ein stór høll í føroyum er púra altso tað er heilt upplagt at hon vil hava øla stóran týdning fyri nógv annan hon kann jú brúkast til ráðstevnur sønustevnur og ikki minst konfiransir tí hava vit nóg enstóran kapasitet so kunna vit gott gera føroyar sum eitt tiltrekt m eitt eitt land sum tiltrekkir ráðstevnur og vit kunu eisin at hugsa um konsertir og onnur ting sum kunna gera í hensora høll um vit eisini kanska ýsa øðrum ítróttagreinum so tað haldi eg eri upp á tíðina at vit fara at gera eina sovra stóra høll og fáa føroyar upp á ta støðið sum vit vit eiga at vera í tá ið vit hugsa um at vit er eitt eitt eitt land sum klárar seg so væl íítróttaørkinum men sum sagt að er eisini tørvar á øðrum hallim og tí trúgvi at mann heldut skal gera tað sum eina generella heimild til at landsviðð kann stuðla yvir nøkur ár treytað av at aðrir og a prosjektið annars hongur saman fríggjarliga og sovíðari bæði hvat íløgum og rakstri viðvíkur so eghaldi hett er eit gott uppskot og eg eg hopi at tað her kanska fær glaði á at fáa eina róggávu verknum sum sum tryggja at vit kunnu fáa nakrar útbúggingar framdar sum eru neyðugar fyri føroyar takk fyri ja takk her eru nakrar viðmerkingar annika olsen ger sovælja takk fyri frú forkvinna ja tað er eingin loyna at har ið mann lyftir í felag har ber tað á mál og eitt gott fordømi tað er tað góða samstarvið sum fótbóltssambandið og tórshavn kommuna hava havt um útbyggingina av tórsfølli gur hava glasligt og flott station í dag sum dregur nógv til sín og sum skapar øgiliga øgiliga nógv gottbæði ítróttarliga og ikki minst eisini inntøkumessan men eg kundi hugsað mær at spurt kristian andreas
kallar hann heldur um tað at kommunurnar sum í flestu førum hava bygt øll tey stóru
t ítróttaandlakini ítróttahallur svimjihallir og sovíðari tey betala seks komma fimmogtjúgu prosent í mvg tá ð landið letur byggja slík gsleppur landi undan mvegenum hevði tað ikki verið ein byrjan at strika tað mvegi til kommunurnar tá ið tað er nú kommunurnar sum byggja tað allarmesta innan fyri ítróttaøkiðja takk christian andreasen ger sovæl takk fyri tað er soleir at visi mann byggir til almennannámál og tað er ein privatur byggjahorari so fær mannfær mann nvgafturborðið og tíverri er tað soleinir at kommunurnar hava ikki verið beagta sum sum eina priprivatur byggjahari í hesum samansamanhanginum og tí heva kommununa betalt tað evigeir sum tær skuldu gera og tað haldi eg skeivt mann kundi saktans strika emvige av teimum íløgunum sum kommununar gera til slíkar verkætlanir og tað eitt annað sum eg vil siga tað er tað at tað er eisini møguleikin fyri en stuðul uttanum fráaso
tó svøl so er hann jú í stóran mun fíggjaður við íslendskum
til kapitali og tað er so útlendsku kapitalur er til reiðar at koma til viðse lokalu kapitalur eisini vildu vera við um at gera sum eitprosjekt ha so sum sum eisini vísa ta lokala er við í í í í í at lyfta ta uppgávuna so tað eru stórur møguleikar sum í ørkinam tað vil eg siga ja a so er tað jóhannes joensen gersvæl takk fyri frú forkvinna ja kristan andreasen eri samdur um hhvussu týdningarmikið tað er at útbyggja ítróttar andlegg og íítróttin sum heild æh eg hugsi bara eg havi nevnt tankan um het her við at kanska e hav skipan ein grunn standi fyrs ikki hevur tað á fíggjarlógini men men hevur tað líka sum uttan fíggjarlógin so øll vara líka fyri fyri ein eina skipan tí tá mamm sum manglar pengar á fíggjarlógini so kann tað gott væntast at
at summi fáa stuðul onnur fáa ikki eg hugsi hevði tað ikki verið skilabetri ella ella heldur kristian dreg hasum at eg betri havi tað fíggjadag
ella kann mann ja takk fyri altsotað er soleiðinær at vis mann játtar frá almennu il eitt konkret prosjekt so kann tað blíva blíva vanskur lyktir so fær onur at siga hvímtt eisini mítt prosjekt og so blív eg beinalisheindiskusión hvar skal plaseringin vera og hvar skal mann so og sovíðari ha tí art eg sigi at mann frá politiskari síðu eigur at binda seg til at játta eitt ávíst antalkrónur um árið til at stuðla verkætlan sum hallin so egurman vussu lóypar grundarlegup á pláss og so so kunnujú tey
sum vilja byggishallarnar søkja og fáa tann
góðkent og visti tey som fáa góðskentu og fáa eina játtan yvir nøkur ár so er so kundi tey brúka tað til at finansera høllina við soleðinar at mann e pjúrt skeptivar attrpninga uppá einngang vil uppgávan hjá tí almenna ja smátað jatas hvørt ár og og og tað tað mástonliggja í tí altso at mann fær eina tiltøkn sum er kanska yvir fimm ár til dømis a og so hevurman eisini bundið landskassan til at játta tað hjá tey komandi fimm áruni eg trigvi tað eg nokk tann veðurmannin at oyur a ferða við eina generellari heimild at játta eglin verkætlan stuðul tislíkar verk verkætlanin takk fyri y viðmerkinfrú forkvinna mær líka væl røðurna hjá kristin andreasen sum hugdi rættliga breitt at at tørvinum og stuðlaði tankan aftan fyri hettaher og at her eri samdur tað er tørvur á uttan iva fleiri fleiri ílegum á hesum økinum øh og tað at a landið kundu seta eina pulju av tað haldi eg isinieitt gott hugskot men fleiri hava spurthvussu kann mann skipa ettr og við royndunum skuri andreasen hevur eisini við tórsfølli og øðrum altso hvør skuldu átta eina eina stór høll vistu er eru privatur og kommunur og landmen
tað kann væl skipa sum ein astað av einum einum felags grunni ella einum vsjálvsjálv
sa ognaragrunni sum kanska krisji andreas kundi kuni greitt frá at tað er væl ikki trupult at skipa eina loysn har í adnosersambondini otil ísf og kommunur og land eiga tað saman og seta eina eina nevnda stjódna tíðanei tað er eingi trupulleiki atat gera ein grunn til dømis at gera felag sum sum bæði kommununi og privatir metoyðari av tað einastaðmannskal vera klár tygur taðer tað at mann skal tryggja at tann raksturin sum tað kostar eisin at hava en sor høll í rakstri og og har er nokk kommunan htann nærmasta til at standa fyri tí og tí praktiska arbeiðinum tað hevur veri hvussu er virka øliga væl a tað aðrastaðni so so tað er tað heilt upplagt at ein kommuna má hava ein aktívana leiklut í einumserðum prosjekti takk fyri ja takk so er næstur at røða t í grund
ger so væl takk fyri frú fólkvin
hetta er eitt uppskot til samtyktar eitt uppskot frá andstøðuni ela andstøðupartin av andsstøðuni og eitt uppskot sum kanska kostar millum hundrað og hundrað og hálvtrýss milliónir og eg havi hug at sagt at í atliti til málið sjálvt so er hundrað til hundrað og hálv
trýss milliónir helst pinots trupulleikin er tað at tað er so nógvar pinots
í okkara samfelagi og eisini í politisku skipanini men ta e eintin sum eg havi hug at siga nú eg havi verið nakrar fáar dagar í tinginum at eg fegnist um at uppskot sum koma uttan fyri samgonguna fáa eina so jaliga viðgerð og verða viðgjørdu einum so penum tóna sum tað verður í tinginum tað hevur ikki altíð verið frú forkvinna tær ferðinar eg at vera her og tað sama haldi eg at andstøðan hevur eisini víst ein øgiliga penam tóna til nógv av teimum uppskotunum sum samgongan komu við og tað eri eg ógvuliga fegin um at uppliva hesar dagarnar um so ikki takið eg nógv annað við mær men tað fer øllu førðinn at sita eftir hetta uppskotið er jaligt í allar mátar tí at hetta vísir til ein ja bæði trupulleika og ein mangul í samfelagnum vit eiga at hava eina stóra øll sum lýkur altjóða krøv vit eru o hvaedirin vilja tey likki vit eru altjóða pallinum tá tað kemur til ítrótt onkur hevur tikið til at málið í landskrona var eitt dýrt mál tað var tað kanska sæð pengum men men tað var fyri okkara fólku fyri okkara fólkasál eitt ótrúliga positivt mál sum hevur gjørt at vit innan fyri fótbóltin innan fyri hondbólt og aðrar ítróttagreinir og eru komin út á altjóða pallin at vísa hvat vit kunnu og í nógvum førum kunnu so heilt ótrúliga nógv meira enn onnur tí at tað eru professionell fólk ið spæla ímótir og at vit í mangum førum ikki hava fólk á sama støði ella við somum møguleikum til at venja hvørki vat viðvíkar tíð og hvat viðvíkja kørmum og tað er nakað sum lyftir okkara fólk upp tá blíva eisini vit sum ikki annars sita framman fyri skerminum og hyggja eftir hvørjum fótbóltsdysti ella hondbóltsdysti flogbóltsdysti ella hvat tað skal vera tá blíva vit eisini við um mann sær hvussu tað samansjóðar fólkið sjálvt útróðrarmenninini á kaiini eru upptiknir av hesum er at føroyingar hava klárað seg í u einogtjúgu ímóti frankaríki tú hoyrir tað í egningaskúrinum tú hoyrir tað á sjúkrahúsinum tú hoyrirar røktarheimum og tú hoyrir tað har sum tú møtir fólkið vit eru øll tað lyftir okkum øll upp í ein vissarn stoltleika eitt annað sum er øgiliga positift í hesum málnum tað er tað ati tað verður sagt í málinum at tað ikki er avgerandi hvar í landinum hendan høllin kemur at liggja og tað haldi eg er eisini ótrúliga hugalygt at síggja nú í samfelagið knýtt so tætt saman at vit brúka nærum onga tíð at koma runt tað sum vit í dag kanndú kalla meginland ella tað økið sum er samanbundið er í nógvum førum avstandinir ikki minni enn hvat er í einum stórbýi í londunum rundan um okkum og tí eigur tað at bera til eigur ikki at verða forðing fyri einari tílíkari ætlan at at hvar ið hetta er skal byggjast og hvat tað skal vera men vit eiga at avgjørt at víðkau møguleikarnar hjá okkara ung fólki eisini tilkomnum fólki at íðka ítrótt og ein hødd sum hendan hevðir verið ótrúliga kærkomin og so er tað tað eisini at at at vit sum politisk system vísa okkara ungdómi altso vistað er nakað sum er umráðandi í einum landi so er tað at fáa ungdómin inn til nakað sum er gevur meining bæði fyri tey fyri okkum fyri okkum gevur taðn meining at ungdómurin so fæst við við nakað sum kann byggja tey upp heldur enn bróta tey niður eg haldi at vit skulu vera stórtøkin tað haldi eg at vit eiga í øllum førum eisini í hesum førum og eg veit gott at vit snakka um pengar men hetta er eitt uppskot til samtyktar til landsstýrið um at fara í gongd eingin sigur at høllin skal byggjast í ár ella næsta ár men at mann fær fær gongd á málið takk fyri frú forkvina ja takk har var ein viðmerking høgni hoydalgersæfrú forkvina tað var hug at at hoyra bæði málið og hugsanirnar hjá sáan byri grund afturát tingi ø og eg haldi at sáan berd hevur rætt í tí at at vit sjávandi ansa eftir uppskotum sum andstøðan leggur fram sum knappliga kunda kosta nógvar pengar og h tíð g eri samdur í hugsanin vð hesum er ella endamálu við uppskotum er at er at at landið kallar partarnar saman sum at finna eina loysn og tí skal tingið sjávandi eisini taka støðu til tað aftur so so sum mann ikki rennur ski ítu nakað ófør
øh mín annars var er sera fegin um um tær hugsanir sum
samtyki gund hevði um um týdningina av hesum og eisini um tað sum hann segði um at at tað er jalir móttøka frá frá samgonguni hesum førunum og at anstøðan eisini tekur væl ímótir samgonguskotinm í fleiri førum tað tað var gott t hoyra frá einsum royndum manni sum samtykir jagersæja takk fyri ja eg haldi tað eg haldi attónin í tinginum í politiska systeminum í løtuni og her inni í salinum er ógvuliga penur og tað er ógvuliga hugaligt at vera aftur í í tingsalinum bæði á røðararpallinum og millum tingfólk hetta er eitt og hetta uppskotið vísir eisini tað tí hetta er eitt uppskot sum sumer ein útsekt hond ella hondrætning frá frá partunum av andstøðuni sum vísr íðani pegnum tón at teir kundu tónt sær at vit skula fara í gongd við at fara
er og mann leggur tað yvir til landsstýrið at til
rætt leggja tað bæði tíðarmessu tíðarmessu og fíggjarliga takk fyri fólkini ja so má mann brúka høvið at siga takk fyri hesi ferð við røðari ger so væl ja so hetta orðaskiftið liðugt og málið hetta málið tað verður beint í mentanarnevndina og viðfarið yvir til punkt tvey á skránni tað er tingmál nummar tólv tvey túsund og einogtjúgu uppskot til løgtingslóg um filmsgrunn landsins og forkvinnan skal biðja um framsøgufólk
ja fyri fólkaflokkin beinir johannesen fyri javnaðarflokkin ingilín didriksen strøm fyri sambandsflokkin edvar jacobsen fyri tjóðveldi bjørt samuelsen fyri miðflokkin steffan klein poulsen fyri framsókn bjarni kárasom petersen og fyri sjálvstarisflokkin sámal petur í grund og fyrstur at fáa orðið verður beinir johannesen ger so væl takk fyri frú forkvinna ja uppskotið er til viðgerðar har tað er frá bjørt samulsen og beintlu jacobsen vegna tjóðveldið og uppskot um løgtinslóg um filmsgrunn landsins og at tað skal stovnast á fimms grunnir er endamálið har ið inntøkugrunnurins verða ásettur á árliga á fíggjarlógini samstundis kanngrunnirnir eisini hava hoymil til at taka amót pengum aðrastaðni frá og
at stuðulin skal veitast til teir ymsu tættinar innan filmsgerð tað so handritsmenning og framleiðsluogundan framleiðslu og so framvegis øeg haldi tað er øgiliga gott at vit í føroyum hava eisini tær skapandi vinnurnar kan mann siga í hesum førinum so ar tað jú filmsvinna sum vit tosa um hon kann skapa øgiligan avkast tilsamfelagið sum heild altso avløddum virksemi og so framvegis og tað sama við mentanartiltøkum o øðrum tey skapa øgiliga kanska avkast fyri lokal samfelaga her í tað fer fram og og í dag so hava vit tvær skipanir tilfilmsstuðul tað eina er so afturberingarskipanin sum kanska kenna sum millum annað trom fekk gagna av nú tað tað bleiv framlíitt so eisini játtanin til filmsstuðul sum liggur undir mentamálaráðnum og og sum so havi eg ikki hoyrt nakrar broytingar um at broyta hesar skipanir frá samgonguni av men nú er tað so eitt uppskot um at seta soein ein filmsgrunn og so kann eg spyrja hví kemur uppskotið og hvat er trupulleikin við verða skipan tí at hetta hesin er grunnuri hann tekur so eisini eftir uppskotinum so skal mann taka pengarnar frá tí játtanini sum er í dag til film av til filmsgrunnin og so haldi eisini tman eigur at líkasum atókey spyrja altso hvat er trupulleikin og hetta er nokk ein reaktión upp á tær avgerðirnar sumvarandi landsstýrismaður í mentamálnum hevur tær avgerðir hann er tikið viðvíkjandi filmsstuðuli og men so eg haldi mann sjálvandi skal eg spyrja eisini altso hvat er annars trupulleikin hevur hendan skipanin hvussu evr hendan skipanin riggað annars og eisini fyri tansk skuldu eisini afturberingaskipan hvussu hava hesar skipanin rigga og so eisini hvat er rætt at gera frameftir altso smavil broytingar altso setir ein gron altso í dag hava vit eisini mentanargrunn landsins og hann er eisini fyrialfinning frá eisini fólki í mentanarlívinum øh seg sjálvur so havi eg einki móti at mann hyggur upp á verandiskipanir hvussu tað rigga og eisini inn á mentanarøkið sum heild og so síggi e altso umtar er broytingar skulu gerast ha men sum sagt so havi tvær skipanir í dag og eitt uppskot fer se í mentanarnevndina og eg gott kanska hugsar mær at mann líkasum fekk líka sum lýst hvussu hava hesar skipanir riggað hvat er rigga hvat riggari ikki áðrenmann líkasum tekur støðu til at um mann skal fosan íð filmsskrunn er tað ikki so sum sagt eg einki møti um at hyga upp á verandi skipanir altso innan alt tá tú kemur til mentan og stuðulsskipanin o sovorn veðes takk fyri j takk tvær viðmerkingar bjørt samuelsen ger so væl takk fyri eg haldi tað var ein ein konstruktiv røða og er glað fyri at mentanarnevndin umboðini har vilja hyggja jalið uppá møguleikarnar nú nevndi røðaran at hetta var komin síra reaktión upp á tað sumlandsstýrismaðu og mentamálin hevur gjørt har hann eð lagt seg útí avgerðr um hvør kann fáa stuðul tað er rætt tað er rætt men tað er kanska bara lutvíst rætt tí at sjálv haldi eg nú havi vit altíð sagt við ta nai enn filmskum
men tað hava vit ikki tað er bara ein konta undir mentamálaráðnum og uppruna
tal aga hevur mann hugsað at tað skuldi vera í filmsgrunnum júst sumrøðarin nevnir sum líkist mentanagrunninin og vit skrivað jú at mann kundi samskipa hetta her altso tað bleiv umsitið saman nettupp fyri kanska havt eina felags umsiting skul di ikki kostað meira en neyðugt ella at hetta varð lagt undir filmshúsi men eg ætlaði at spyrja beini johannesen visti mann veruliga ætlar satsa upp á film eigir mann so ikki eisini at skapa nokk so professionellar karmar rundan um tað við játtað takk fyri jatakk beinir johannesen ger sovæl jú tað haldi eg sjálvandi at mann skal og eg haldi at afturberingarskipan hon he vísir seg til at vera einm øgiliga kanska góð skipanin sum hevur í hvørtfalt framt nokk so professionell úrslit men akkurát hvat er í rætta leiðin at fara tað sum sagt so hava vit í samgonguni ikki umrøtt hetta her spurningin enn akkurat hvat ið um mann ætlar at broyta verandi skipanir ella ikki men eg eri so sjálvur opin fyri at e hyggi uppá kanska
allar skipanirinla mentirnar mentnarøkið og
hvussu tað rigga og um tað er nakað sum burdi verið broytt hvønn veg takk fyri ja takk bjarni kárason petersen ger sovæl takk fyri frú forkvina eg ætlaði bara at vita um hvat røðarin heldur um hetta her nú havi eg sæð nøkur dømir um har landsstýrismaðurin í mentamálunum reserverað sær ein rætt til at kunna nokta stuðul út frá nøkrum persónligum preferansum sum hann hevur í mun til hvat er góðu vánalig list ætlar bara at vita hvat ið røðarin heldur um tað um mann tekur undir við tí at tað kann gott vera ein ein persónlig avgerði hjá landsstýrismanninum og
og eisini um sjónarmiðini hjá røðaranum eru umboðan
bandi fyri flokkin sum hann umboðar her á tingirjak beinir johannesenja so sjálandi landsstýrismaðurin tók narka avgerðir sum blívr øgiliga nógv umrøddar men hann hevði sum so fullan rætt til at gera tað og hvussu landstýrismaðurin so velur heldur sjálvur heldur hvussu okkara skattakrónur skulu kanska veitast út tað er so upp til hann um eg hevði gjørt tað sama tað veit eg so ikki tað kann so siga men tað er ein avgerð sum hann faktiskt t fult hevði heimild til
takk fyri
ja takk næst at røða er ingilin didriksens strøm ger so væl takk fyri fyri forkvøldanina ja hetta er eitt uppskot frá fjóðleiksflokkinum um at stovna filmsgrunn landsins tað er so vítt sum eg dugi at síggja so er tað ætlanin at tað er ein filmsgrunnur sum skal fáa fígging árliga á fíggjarlógini men sum eisini hevur heimild til at taka ímóti peningi uttan
endamálið við grunninum tað er at stuðla framleiðslu av føroyskum filmi tað vil siga hugskots og handriðs
vismenning undan framleiðslu framleiðslu eftir framleiðslu altso allar liðir í filmsframleiðslu og útbreiðslu og hesin peningurin kann so játtast einstaklingum bólkum ella feløgum endamálið líkist nokk so nógv endamálinum fyri tí filmsstuðlunum sum er sum er í dag á fíggjarlógini meni tað verður so skipað í ein grunn heldur enn eina játtan tað vil siga munurin er at heldur enn at játtanin liggur undir landsstýrismanninum sum setir síðsta avgerð so er ein nevnd sum sjálvstøðugt ein faknevnd sum sjálvstøðugt umsitir játtanina ella allar allar alar pengarnar sum koma í grunnin tað er ein grunnur sum er óheftur av tí politisku skipanini sum filmsfelagið eisini hevur eftirspurt í kjakinum sum hevur verið í seinastuni og akkurát tað mann ger tað til ein grunn heldur enn eina játtan tað haldi er skilagott øog tak kunnu vit taka fult undir við nevndinum samansett av fimm limum sum fakliga hava gott innlit og kunnleika til filmsgerð og framleiðslu og nevndarlimuum tá ið velur landsstýrismaðurin so eftir tilmæli og tað er eftir tilmæli frá filmshúsinum frá felagnum føroysk filmsfólk norðurlandhúsinum fróðskaparsetrinum og mentamálaráðnum nevndin hon ger so sjálv av hvussu nógv og til hvat peningur skal játtast til við støði í fakligum grundgevingum og tað eru sjálvandi eisini treytir fyri sovorðnum stuðli sovorð um roknskap og umfrágreiðing og tað eru so eisini galdandi í hesum grunnunum

og sum heild haldi eg tað er tað er jú nakað sum vit kunnu taka fult undir við tað er tað er egentiliga eisini nakað sum vit meira ella minni minni øll hildu trúði longu var galdandi her hjá okkum í føroyum at hetta her var ein faklig viðgerð av stuðulsumsóknum sum so var givin út við fakligum grundgevingum tað er tað bara ikki tað er syrgiligt at tað er neyðugt at viðgera list upp á hendan her mátan í løgtinginum hevði tað nú snúð seg um at hækka játtanina ella at stuðla listini styrkjahana onkursvegna men tað snýr tað seg ikki um hetta heri snýr seg egentiliga um at tryggja eitt armslongdar prinsipp og tað haldi eg ikki burdu verið tað so vit kjakaðust um í løgtinginum meni tíverri við støðinum í gerðinum hjá landsstýrismanninum í seinastuni har sum mannin hevur noktað teimum øfilmum stuðum sum faknevndin hevur mælt til so verða vit noydd til at bakka aftur og tosa um at tryggja armslongdarprinsippið og eg haldi at tað er nokk so interessamt at tað her er meira ella minni fyrstu ferð at vit kjakast um list í løgtinginum síðan valið síðsta val vit hava at kjakast tá ið onkur munnligur fyrispurningur hevur verið ella í onkrari fíggjarlógarviðgerðheur tað fylt eitt lítið sindur men hetta er egentiliga fyrstu ferð at vit viðgera list meira ella minni í løgtinginum og tá haldi eg at tað er nokk so syrgiligt at vit skulu kjakast um nakað sum vit longu hildu var galdandi hetta her armslokdar prinsippið

so tað ati løgmaðurog eplivin spurdi hvat hann heldur um hesar avgerðirnar sum eru blivnar tiknar av landsstýrislandssýrismanninum í mentamálum og hann verjir seg við ati at at tað er ikki soleiðis at mann hevur bannað hesum her filminum filmun um at vera framleiddur umboðsmaðurin hevur eisini gjørt eina niðurstøðu sum vísir á at landsstýrismaðrinhann kann faktiskt gott taka hesar avgerðirnar og at ja at at at jensarana hevur loyvi til at stýra filmsstuðulunum upp á hendan mátan men tað er ikki einsbetýandi við at tað er rætt løgmaður sigur at hann leggur seg ikki út í avgerðinar hjá landsstýrismanninum uttan so at tær eru ólógligar ella hann ikki kann góðtaka tær politiskt tað vil siga at vit í dag hava eina samgongu har sum tann minsti flokkurin sleppur at stýra øllum almennum listastuðli í føroyum í dag so vil eg biðja um loyvi at sitera frá forkvinnuni ja ger

iceinscit politikk er dett mulikes kundst kundst er dett um mulikhes politikk og vit mugu havi nogen til at honteri d og mulii soleiðis sigur danski rithøvundurin per høgiholt list er ikki list uttan so at listin hon er fræls vissi listin skal innorðna seg eftir smakinum hjá jensarað
annað so er listin ikki fræls verða listaverkætlanir og listafólk vald fram um onnur tí at mentamálaámálaráðharurin ikki tolir seks og barniorð so er listin ikki fræls so hava vit tað sum eitur politiskt stýrda liskt og politiskt stýrdlist tað er ikki nakað sum mann skal erpa sær av tað er nakað sum er galdandi í kúgaðum samfeløgum vit hava eitt vælferðarsamfelag í føroyum í dag og tað tykjast vit øll at vera meira ella minni samd um at vit gjarna vilja varðveita men hvat er tað sum tann økta vælferðin skal geva okkum pláss til í gerandisdegnum at arbeiða jú at vera saman við okkara kæru eisini ja heilt sikkurt men eisini andaliga vælferð sálarliga vælferð og tað er nakað sum listin kann hjálpa okkum við at røkja og granska tað er nakað sum gevur okkum innihald sum vit ikki kunnu seta krónur og oyrar oyru á listin hon kann tosa fleiri mál hon kann seta spurningar sum vit sjálvi sum áskoðarar kunnu kanska svara men ikki nøvendvís kanska bara grunda yvir og vera í nakað sum einki annað nakað annað stað loyvir okkum og tað er ein týdningarmikil samfelagslig uppgáva og tað hava vit eisini innsæð her í løgtinginum í politiskt generelt at tað er ein samfelagslig uppgáva ein týdningarmikil tí listin er ægri enn í samfelagnum og tí hava vit so stovnað ymisk sløg av stuðli listastuðli og listastuðulin hann skal kveikja skapanarhugin hjá okkara nógvu dugnaligu listafólkum listastuðulin hann er ikki ætlaður til landsstýrismanninum at umseta sum sínar egnu lummarpengar at keypa list fyri takk fyri frú forkvinna ja takk her vóru onkrar viðmerkingar bjørt samuelsen ger sovæl takk fyri eg fari at takka ingilín didresan strøm fyri eina ógvuliga væl fyrireikaða røðu øeg haldi hon segðisera nógvbeinraki gott og tað er eingin ivi um att at endamáli viðhesum uppskotinum er armslongdar prinsippi men eitt annað endamál er eisini at fáa hendan stuðulin í nakrar professionellar karmar sum mann kanska nokk hevur ætlað heilt upprunaliga men so ein ella orsøk valdi at bara leggja tað sum eina kontu undir landsstýrismannin eitt triðja endamál er eisini royd
enat fáa politiska semju um at mann má hækka filmslistastuðulin loypandi sum hann kemur upp á hesah tíggju kanska tólv milliónirnar í øllum førðum tíggju milliónirnar sum mann upprunaliga tosaði um eg ætlaði at spyrja hvørja tankartingkvinnan hevur um um tann partin altso at visti mann vil film so má mann eisini gera nakrar íløgur í film júst sum vit gera íløgur í infrakervi og annað sum kann skapa vøkstur í samfelagunum ja takk ingilein didisen strøm ger sovælhja takk fyri viðmerkingina eg haldi ati nú tá ið vit skuldu viðgera hendan her filmsgrunnin so er tað øgiliga freistandi at koma út við øllum teimum prosteratiónunum sum liggja við teimum avgerðunum sum eru blivnar tiknar í mentamálaráðnum tí at tað eru vit ikki sloppin at at viðgera áðrenn tí vit hava jú ta tað sum bjørt samelsen nevnir um at høvuðsendamálið er t tryggja armslongdina tryggja fakligheitina og tað at mann staðfestir at man
skal økja hesa játtanina tí eri eg púra samd við og tað
undir við men eg vil eisini siga at tað er gott at fáa struktiverað tað ordiliga men onkursvegna so haldi eg at vit øll vóru ikki eins varug við ølliski holini í skipanini sum nú tá ið landsstýrismaðurin hevur útnyttað tey takk fyri ja takk bjarni kára sum petursen eina viðmerking takk fyri her fyri fólkina og takk til ingilin didriksen strømfjarna árliga góða og kveikjandi røðu eg eri øgiliga samdur í øll tey punktini hon kemur við kanska serliga hetta her við tá ið landsstýrismaðurin velur av sínum eintingum at at nokta ávísan stuðul til at ávíska ávísa listaliga verkætlan tað er so hvat tað er og mann er kanska komin fram til at hann kann gera tað men sum ingilínur politikarin streymhjálm sigur tað er munur á kann og burdi
og tað sum eg haldi eg so øgiliga átaluvert tað er tað at ikki bara setur
sitandi landsstýrismaður ein standard fyri hvat mann kann loyva sær politiskt at gera men tað at løgmaður snúgvar sær undan ábyrgdina sigur at tað er ikki hansara resort tað setir eisini ein standard fyri hvat vit framhaldandi fara hvussu vit framhaldandi fara at viðgera list á politiskt plan tað hetta ikki góðtikið vist nú at onkur annar landsstýrsmaður við øðrum virðum noktaði stuðul til nakað sum hann kanska ja takk ingilin titriksens strømger so væl takk fyri og takk fyri eina eina góða viðmerking eg haldi nemliga eisini at tað eri eingi samt at tað er við at at faktiskt spyrja seg sjálva men vissu vit hava hesari er játta ella eina játtan sum landsstýrismaðurin skal umsita so so stuðla vit jú egentliga politiskt stýrdari list tað er tað sum vit seta pengar av á fíggjarlógini til eg veit ikki gongen um mann skal ja altso hvat mann skal hvat mann skal kalla tað

til tað framkomna frælsa samfelagið sum vit erpa okkum av at at vera ein partur av so eg haldi at tað er absolutt meira álvarsamt enn mann kanska gevur sær far um um mann snakkaði ja men tar vóru eisini nógv bannið orð og tað var eisini nokk so lei tgevur einki við tað at gera tað hevur nakað at gera við hvat vit brúka hesar listastuðulspengarnar til takk fyri ja akk næsta røða er ed jacobsen takk fyri fyri forkvinna ja sum tað longu sagt so er uppskotið um at løksin slóg um eini film-grund landsins og toyma og og tað skal stuðla endamálið er so tað skal stuðla framleiðslu av føroyskum filmi og inntøkurnar tær kom rða mettar árliga fíggjarlógini og mann er heimild eisini at fáa pening út uttanífrá tað
saman viðtúsina so far frá landinum og tað stendir eisini at at mann skal verða nevnd við fimm limum og stuðul kann
veitast til ymiska framleiðslu og játta einstakling um bólkum og feløgum og otað er púra vist at at fúrúva hugt uppá hetta málið og preva fylgt við hvat ið hvat mann hevur hoyrt eisini í fjølmegnum sovorði so so eru vit púra so eri eingin iva um mín shall hví hetta her málið kemur akkurát nú tað er tí mann tað kemur grundað tí tmann er ónløgdur inn á avgerð sum landsstýrismaðrnogmentamálin hevur tikið innan fyrð tað síðstu tíðina og og øllum tí retorikki sum vit verða rundan um her er heilt vistu mínari verð tað sum ger tað at hetta uppskotið kemur vit hava havt vit hava filmsstuðul inni á fíggjarlógini og vit hava so hava vit eisini mentanargrunn landsins vit hava afturberingarskipanir meni og eg sigi tað sama sum steffan klein poulsen at at allar sovornar skipanir sum innan fyri mentan og innan fyri list og innan fyri film tær kunnu saktans vera eftir hugdar og etir mettar tað kann fara báðar fegir altso fer for lítið til mentan fer kanska for nógv fer nógv til mentan og veksur tað við einum normalum einormalari hastiheiti forált til hvat hvat øll onnur fáa av pengum til til hetta

eg haldi sjálva hhetta hevur sína avbjóðing vit og so sigur mann sjálvandi at nú hevur tað verið um mann tað sum stendur í uppskotinum taðer tað m uppskotið kemur fyri at tað ikki skal vera politisku t suðurður ella avmarkingar innan fyri innan fyri nakað tá ið tað kemur til tá ið tað kemur til list og og hvat tað so er so er tað hesin her filmgrunnurin sum skal taka avgerð og armslóntar prinsippi hetta hevur sjálvandi kann ja hetta hevur bæði bæði fyrimunar og og vansar tað eru kanska vista ferð altso hvat hvar skal cen suðurur skal eingin vera á nøkrum sum helst líkamikið hvat verður víst hevur mann sett seg inn í hvat hvat er tað er øgiliga fá ting sum blíiva steðgað og og mann kanska gevur eina aðra eina aðra avgerð rættiliga fá tað kann ølln vera vera aðrar avbjóðingar hvar tað fer í mótsatt á veg at nú sigur mann nú var ingilín ditrise strøm rættiliga ja markant í tí at tað er landsstýrismaðurin sum sum

grundhálningar ger tað at hann ikki letur tingfar gjøgnum skipanina eg haldi sjálv at mann kann mann kann mann tolir at hyggja eftir øllum skipanum sum vit seta út í tað almenna har sum tað almenn er inni við nógvum pengum vit vit hava hetta er hetta er ein filmsgrunnur hetta er ein ein mentanargrunnur so hava vit vit hava kanska eisini aðrar fjølmiðlar vit hava kanska vit hava kanska kringvarpið og har eru fýrs milliónir á fíggjarlógini og er tað kanska ikki eisini rættiliga reyðir tráður í nógvum førum politiskt hvønn veg altso kanska øgiliga trupult at vera neutralur tað er so nógv av tí har sum politiska skipaninr yvir letur pengar hvat mann ikki kann siga tað hetta er púra neutralt to hetta er einki við við nakar politiskan lit at gera tað tað haldi eg mann sær í nógvum førum nú ferð hetta her í mentanarnevndina og og eg haldi er áhugavert at hyggja eftir hvussu hvussu hava skipan hjáokkum koyrt og mann kan hyggja bæði upp á hendan skipan og upp á mentanargrunnin og tað er ofta kanska tey sum umboðast her sum koma inn landsstýrismaðurin kemur eisini inn so kann hann eisini vera hoyrdur í hví hetta málið var akkurát sum tað var so fær mann kanska lýst støðuna øgiliga væl tað haldi eg tað tað haldi eg ordiliga gott bara fyri at fáa allar vinklarar inn og so kann mann líkasum hyggja upp á málið út frá tí tí at so kanska er okkurt annað sum mann ikki dámar so kann man t koma inum øðrum uppskoti soleiðis soleiðis kann tað altíð blíva akkurt annað upp á hvønn hvønn veg mann sjálvur hellur og følir temperomangi er akkurát fyri hesun her einkult á málinum eg havi kanska tempremang eg fóro til okkurt annað mál so at so eg haldi sjálvd tað er tí vit hava við sær í nevndirnar sum kunnu arbeiða á málini og hyggja tey ígjøgnum og finna út av hvat er akkurát ja hvussu hvussu hyggja vit inn til hetta her málið málið sjálvt eg ræva lýst av teimum sum var framman fyri meg at eg fari ikki at at taka afsera man kann leggja tað sama stendur her mann kann hava somu roknskaparskipan sum mentanargrunnur landsins og og so samskipa tað roknskaparliga upp á tann mátan men eg hugsi bara kann tað vera støður hvar ið okkurt ikki er so smart at koma út í anman rúmið hvør skal líka nakað við tað tað er tað er ein ein spurningur sum eisini skaln seta sær á mentanarnevndini tí at tað tað kann veruliga kanska fara ting so langt út á spurnum at mann mann ivast í um um um tað er nakað sum skal florera runt samfelagnum so at hetta her kann kann fara báðar vegir mboð kann eisini vera at mann hevur ein annan mentamálaráðra sum er púra enun púra í einum øðrum mann sigur veingi og so er tað kanska onnur sum sum halda at ting eru keðilig so so tað er eg haldi tað sum bleiv sagt her eisini áður at lat okkum taka tað upp landsstýrismaðurin kemur inn og og við við við teimum sum eisini vara av hesum ymisku grunninum og so hoyrir mann frá teimum altso hvat hvat fyri skipan hvussu fungera skipan og hvussu góð er hon og hvussu hvussu kunnu skipanir vera kunnu tær vera annaleiðis burd tar verið annaleiðis ella ella er tað støður sum gera tað at hatta sum nú varð kanna upp standa takk fyri frú forkvinna ja takk her vóru nakrar viðmerkingar bjarni kárasom petersen ger sovæl takk fyri frú forkvina nú nú hendir tað jú sjávandi natúrliga mann fer at snakka um tær sakirnar sum hava verið frammanundan og ja tað kann gott vera trupult at ta kadera ímillum hvat mann kann alment stuðla og ikki men í mun til hendan er filmsgrunnin sjálvan hvørj sjónarmiði hevur sambandsflokkurin í mun til tað at seta tað í ein
sjálvstøðan grund við einari nevnd har sum hann tryggjar hetta armslongdar prinsippið tí at tá
og verður tað fakliga hevdin sum kemur at gera eina vurdering og tað verður ikki hvør einkultur landsstýrismaður ella kvinna sær sum fer at gera eina slíka vurdering er tað ikki gott fyri armstrongdarprincippi og so í høvuðshevdinum hvørjar visjónir hevur sambandsflokkurin í mun til tað at stuðla á filmsvinnuni í føroyum takkar takk edva jakobsen ger so væl takk fyri at eg fór forkvinna sambandsflokkurin hevur rættiliga jaliga stuðnað fyri sínum tí vit gjørdu alt tað sum vit kundu eisini at fáa fáa dømis tað at tróðin kundi blíva til veruleika og kundi vera upptikin í føroyum og vit akkurát hvussu tað skal liggja tí tað er eisini afturberingarprinsipp inni á fíggjarlívinum í dag og taðíggja og tað stuðla vit eisini stevnskrøntið hjá sambandet sigur eisini tað vit vit vilja stuðla bæði filmi og aðrari mentan
men eg haldi tað tað er vert at
at akkurát um tað skalvera grunnur ella tað skal vera sum tað eg nú á á fíggjarlógini hava it ikki hava vit ikki sum mar kantar meiningar um vit hava verið vit hava verið væl kunnað líkasum mátarn ti viður jørt uppá hevur víst seg at at virka men so so kann tað koma støður sum mann kanska hevur hug at taka hetta upp til eftirmetingar og har trúgvi ikki at sambandsflokrin er øðrvísi enn enn aðrir flokkar men vi vit eru ikki vit vilja gjarna eisini stuðla film takk fyri frú forkvinnaja takk bjørt samuelsen eina viðmerking ja takk fyri ja edvar jacobsen og og og tann partin av sambandsflokkin sum var við upp á arbeiða fyri at fáa pengar til tronm tað tað haldi eg virkliga at tit eiga rósa uppiborið fyri og edvar jacobsen hevur eisini rætt í at hetta er lutvíst ein avleiðing av at landsstýrismaðurin hevur líkasum brotið kann mann siga tað prinsippið sum hevur verið at mann ikki legði seg út í at mann læt fakfólker av hvør fekt stuðul men tað er ikki bara tí mann hevur eisini upprunaliga tosað um at leggj
septi ein grunn og eftir hondini sum tað er kom nógv fleiri pengar á hasa
kontuni í fyrstuni voru daðog bara nakrar fáar hundrað túsund í dag er tað tvær komma níggju milliónir og ætlanin er at fáa fleiri pengar í so tangin er eisini eitt sindur at fáa tær skipað líka professionelt sum stuðulin tilaltso sum mentanagrunnurin til dømis og etlari at spyrja edva jacobsen um mann ikki kann ganga inn fyri tí uttan mun til hvat mann heldur um avgerðirnar hjá hjá núverandi landsstýrismanni manni í mentamáli ja takk edva jacobsen gersovæl takk fyri frú forkvinna tað sum eg tosaði um hesin her tað er tað ið tað er ein film grunnur og mann kann samanlukna mentanargrunnin tí týdningarmikið at mann fær mann sigur mann fær innkallingar so mikið góðar at mann kann lýsa hvussu fungera hetta í praksis og hvat vild munurin verað á lakti mentanargrunn íforld nei í ein films grunn í forholdi til í forhold til ta skipan sum er lømt galdandi er tað tí sambandsflokkuin er rættiliga opin fyri at og vita tað at eitt filmsvinna tað er enntá so nógvein
vinna at ein partur av tí kemur
undir vinmálaráði tí tí at tað kann gott blíva ein rættiliga stór vinna tað sama eisini trom hvat fyri pengar skuldu til so at eg haldi sjálv at allar hesar skipanirnar sum sum eru settar í verk tola eina eftirmeting og kann tað gerast øðrvísi tí filmur kanska líka so væl sum onnur mentan og tað blíva kanska við stórum tølum nógv størri enn tað var fyrr so at og tí fáa vit eisini landsstýrismannin inn so at vita vit hava ikki havt akkurát upp at venda at hindin her filmin skal broytast men men tað komu it sikkurt at at viðgera meir í forholtil hetta málið takk fyri ja takk ingilín didiksen strøm gersovæltakk fyri frú forkvina g havi tveir spurningar til edvar jacobsen tá iðlandsstýrismaðurin nú er tann sum í síðsta enda meira ella minni skal velja um okkurt fær stuðul ella ikki er tá ikki talan um politiskt stýrdalist og eg politiskt sturdlist nakað sum sambandsflokkurin kann liva við ja takk edva jacobsen ger so væl takk fyri frú forkvinna tað er altíð ein
diskussión um hvat er politiskt stýrt og hvat er ikki
politiskt dýrt okkurt hóvar mær kanska betri okkurt hóvar nei bíða nú ingilevn dyginenstrøm betri ha í forhold til hvat okkara tempremang er innan fyri tey ymisku málsøkini tí hava vit kanska eisini sjey flokkar á tingi og ikki bara ein so at tað er øgiliga ymiskt kanska suhvussu veg síggja upp á tey ymisk

í allar allarallarflestu førum so so er tað tað kemur ein eitt tilmæli og tað verður fylt men sum eg skilti so var hetta her kanska onkur hasun her sum bleiv steðgað í nevndini tvær ferð og triðju ferð so so koyri mann tað víðari og og eg kanska innan fyri akkurát tað akkurát tað sama hví bleivr tað steðgað tvær ferð og verið síðla frá tí tað er allíka nógv mál sum verða síðlaði frá so at og hetta var nokk nakað innan fyri tað sama so tað hevur nokk anað kann hava havtna grundir men tað kunnu vit viðgerða í mentanarnevndini takk fyri frú forkvina ja takk næsta røða er bjørt samuelsen gersovæl takk fyri ja hetta er so uppskot til løgtingslóg um filmsgrumn landsins sum beint á levu jacobsen og eg sjálv hava lagt fram vegna tjóðveldi hetta snýr seg um at stovnseta ein grunn sum verður kallaður filmsgrunnur landsins ella filmsgrunnurin sum skal hava til endamáls at stuðla framleiðslu av føroyskum filmi oginnøkn
thøsum grunnum tær skulu vera á fíggjarlógini og man byrja við teimum pengunum sum í dag standa á kontuni til stuðul
til filmsframleiðslu men hesin grunnurin skal eisini hava heimild til at taka ímóti pengum aðrastaðni frá soleis at grunnurin kann samla upp pengar vi onkur ynskir at seta pengar í grunnin so skal tað vera kærkomið ætlanin er ati suðul skal kunna veitast breitt til allar teir ymisku tættirnir sum eru innan fyri filmsviðgerð ella films framleiðslu og tað vil so siga eisini

øvit leggja upp til at hetta er ein ein grunnur sum verður rikin fyri seg men siga tó í viðmerkingunum at hetta saktans kann um mann heldur tað ver eitt gott hugskot og tað er tað uttan iva verða rikið saman við mentanargrunnunum ella saman við filmshúsinum sum jú í dag umsitur filmshúsið umsitur í dag ta afturberingarskipanina sum er og eg skal nevna eitt sindur meira um hesa afturberingarskipan tí eg haldi hesi tingini hanga væl saman tann stuðulin mann hevur í í tí sum er ein játtan til filmsviðgerð í dag tí fleiri sum kalla tað fyri filmsgrtað blívr tað ofta kalla men tað er ikki ein grunnur tað er bara ein játtan og tí er tað øgiliga lætt hjá landsstýrisfólkunum í dag hóast tey seta nøkur fólk at meta um hvør skal hava stuðul so er tað ættrættiliga lætt hjá landsstýrisfólkunum at leggja seg út í hvussu hesir pengarnir var brúktir og tað hava vit sæð í øgiliga greiðan mun vit hava sæð eitt er hetta seinasta málið sum var har ein ein ein filmur ikki fekk fekk játtan og og tað er so rætt at hann hevði hann fekk heldur ikki fyrstu ferð hann søkti men so var handritið broytt og so hildi hesi her fakfólkini at hann skuldi havt stuðul tað atil landsstýrismaðurn som ikki men um eg skuldi hyggja att annað mál sum eg haldi vera enn álvarsamari so er tað ein ungur maður sum framleiðir annirmatiónsfilm sumáframmanundan ikki fekk stuðul og eg veit frá bæði frá útlendskum serfrøðingum og frá øðrum at hesin maðurin hesin ungi maðurin verður mettur at vera eitt stór tallent altso eisini í í í samanbori við altjóða annimatiónsteknari og tað haldi eg eg haldi ikki tað er í lagi eg haldi ikki at tað er í lagi at ta landsstýrisfólk fer inn og sigur tey banna fór illa hasir filminu tí fáa tey i í altso tað er hansara list hann framleiðir hesar her teknifilmarnar og teir eru eitt sindur spesiellir og eg veit heldurk sum eg skilji tær ordiligt men í øllum førum verður hetta mett at vera ógvuliga framkomið tað hann ger og og stuttligt tú alt møgulit annað og í tí løtu tú ert inni har at landsstýrismaðurin bar sjálvur avgerð hvat ið gott og hvat er ringt ja hvar enda við so í hinum endanum og tað er heilt vist ikki tað flokkarnir ætlaðu tá ið man í sínari tíð byrjaði at seta pengar av til film men lat meg fara eitt sindur aftur søguliga játtanin kemur inn fyrstu ferð í tvey túsund og fjúrtan eg hi eg haldi t taðvór edvar jacobsen sum nevndi at sambandsflokkurin hevði eisini verið við til at vilja stuðla film og tað er taðvar kanska ikki allir flokkar men nógvirs flokkar á tingi vóru við til at halda tað var eitt gott hugskot at stovna hesa kontuna í tvey túsund og fjúrtan og tá var so bara ein hálv millión sett av men tá hevði mann meira ella minni tosað saman um at mann átti stivast at hækka hesa játtanina til hon kom á støði lutfalsliga við tað sum filmsgrunnar eru í okkara grannalondunum tá ið undanfarna samgonga tekur við tá fara vit á álvara inn og og hækkaðsær játtanina hon var bara komin upp á upp á null komma sjey milliónir tá og hækkaðu honm heilt upp í eina komma fimm millión so tá góðu vit aitt ordilig ligt tað fyrsta árið og fylgjandi ár sett við so fýra hundrað túsund av soleiðis at játtanin í tvey túsund og nítjan altso seinasta ári tann samgongan sat var komin upp á tvær komma sjey milliónir síðani hevr tað gingið eitt sindur striltitier bara komma tvey hundrað milltvey hundrað túsund uppá síðani hendan samgongan tók við men tó fíggjarnevndin meirilutin ætlaði faktist fyrsta ár hendan samgongan sat at skerja játtanina til filmsgrunnin og tað plaiv tíbetur steðga í sambandi við viðgerðirna her í tinginum fíggjarlógarviðgerðirnar og so eydnaðist tað eisini at fáa fíggjarnevndina við upp á hækka tann stuðulin og tað haldi eg vit skuldu tækka fíggjarnevndin fyri hóast tvey hundrað túsund er nógv minni enn tað man upprunaliga ætlaði at hendan játtan skuldi hækka við árliga men tankirnir av so at seta hesa tvær komma níggju milliónar sum eru nú seta teir í henda grunnin og so taka byrja við tí og so royna at fáa undirtøku fyri at hækka við einar hálvar millión um ári nøkur ár afturat til mann kemur upp á tíggju milliónir ella tólv men í øllum førum tíggju

frú forkvinna føroyskt filmsvinna og føroyskt filmsframleiðsla hevur ment seg heilt ófatiliga nógv tey síðstu árini sjálv havi eg verið so heppin at eg havi luttikið til allar hesar her geytarnar sum eru á hvørjum ári og eg havi ongan mist og og bara við at at vera við til tey kvøldini so sær mann hvussu rívandi menningin hevur verið altso hvussu hvussu hvussu hevur gingið fram í risafetum í dag er tað soleiðis at tá ið mann vísir hetta her at hetta føroyska filmskvøldið sum er sum er eitt fantastiskt kvøld hvar tað er kanska tíggju tólv føroyskir filmar sum verða vístir har eru nakar av teimum stóru slet iki við longur tí at nú framleidd framleiða ta heilfilmar og trom at tað at fáa stuðul til trom tað fylti nógv í undanfarni

í seinastu tingsettu tá arbeiddu vit hart fyri at fáa eina játtan sutron kundu framleiðasla í føroyum tað er ein orsøk til at sendirøin trom verður framleidd í føroyum nú upptøkurnar eru í hesum døgum og eg eri við at vera lidnar haldi tey hava eru við at klippa saman ter fyrstu tær fyrstu partarnar og tað er tí at mann hevði hesa afturberingarskipanina sum bleiv samtykt undir undanfarna samgongu sum liggur undir filmshúsinum pol mikkesen var landsstýrismaður og syrgdi fyri at fáa heitta lag tann afturberingarskipanin ger at útlendskir framleiðari ella føroyskir framleiðari sum eisini samstarva ella hava felag uttanlands veljað at kunnu velja at gera film í føroyum og so kunnu teir fáa afturbering avbjóðingin er bara har eru bara tvey hundrað túsund á fíggjarlógini til tað og tað er sjálvandi nógv for lítið í samband við troma eydnaðist tað so at fáa undirtøku frá eg haldi hattað vera eitt samt løgting fyri at mann kundi seta fýra milliónir av til afturbering og tá skal mann bara minnast til at helgi abramsen var landsstýrismaður og eg haldi tað var eitt øgiliga stórt framstig at tað eydnaðist at fáa tað á skrá men vit kunnu ikki steðga har altso vit mugu vilja meira viðveruliga vilja eina filmsvinnu so mugu vit bæði hava hesa afturberingaskipanin ikki bara fyri ein film ella fyri eitt ár men hon má vera nógv størri og tá skal mann minnast til at hvør einasta króna sum verður latin í mun til afturberingarskipanina tað er fyri fyri hvørjar krónur su erðu latin eru fýra krónur brúktar altso tað er afturbering av mvige sum eg goldi inn í samband við dokumenteraðar brúktar pengar í føroyum og tað vil sigat tað blívur bara fýra milliónir við sum mann hevur brúkt sekstan milliónir í føroyum og tað eru sekstan milliónir sum høvdu verið brúkt aðrastaðni tað høvdu verð brúktar í íslandi ty høvdu veið brúktar í írlandi ella í skotlandi ella onkra aðrastaðni har mann kann siga at leikkeldini minna nógv um okkara og eg havi hoyrt at tað er ein vandi fyri at næsti partur av trom ikki verður framleiddur í føroyum í øllum førum eg vár noyddir til at fáa hesa afturberingaskipanina upp á nógv hægri støði og hesi bæði tingini hanga saman filmsgrunnurin sum eg haldi vit skuldu stovnseta og fáa upp á hesar tíggju milliónirnar og so afturberingarskipan hær mán tey bæði tingini at hanga saman so er tað eingin ivi um at tær íløgurnar vit gera her koma fleirifalt aftur til samfelagið filmsvinna er ein av kreativu vinnugreinunum sum kann skapa ótrúliga nógv ymisk arbeiði kring alt landið tá ið eitt filmstoymi kemur til føroya gera enn film ella tá ið ein eitt føroyskt felag fær í gongd við framleiða film í føroyum ja so skuldu tær bæði brúkast leikaranu hjá filmi men tað skulu brúkast ljósfólk og ljófólk og dseinarir og sminkar og pallsmíðaar og tey sum gera mat og tey sum øll tey sum bjóða fram inni vist og so frameftir og so frameftir hetta er ein vinna sum til trekkir ung fólk hetta er ein vinna sum ger tað meira spennandi atbúgva í føroyum hetta er ein vinna sum vit kunnu veruliga menna til at vera eitt av okkara bæði lutvístand útflutningsvinna men eisini ein vinna sum skapar sera nógv samansett størv so tí frú forkvinna ja tað er rætt at hetta uppskotið lutvíst er sprottið av teimum proogatiónunum sum hava verið við umsitanina av filmsgrunnum sum hon er í dag ella filmsjáttanini sum hon er í dag men tað er eisini komið av at eg haldi at at nú er er hendan upphæddin komin upp á eitt støði sum gera at mann eigur at skapa nógv meigura professionellar karmar rundanum hesa filmsjáttanina og at enda vil eg bara siga at tað eru sjálvandi ikki politikari men fakfólk sum eiga at taka avgerðir um hvat kann stuðla so hvat eigur at verða stuðlað og tað eru altíð nógv fleiri umsóknir altso fleirifalta umsókna í mun til tey sum fáa stuðul tí at menningin og tí tað eru so nógv fólk sum gjarna vilja arbeiða við hesum í føroyum og tað er er ógvuliga ógvuliga kærkomið ov gott takk fyri ja takk her var ein viðmerking beinta løga jakobsen ger sovæl takk fyri frú forkvina jag eg hugsið at spyrja bjørt samuensen nevniga um heta her síðsta sum hon nevnir um at filmurn kann jú geva øðrum vinnum arbeiði nú nevnir bjørt samelsen nøkur dømi tí sum eg skilji er filmsvinna til dømis nokk so o stórur ídnaður í íslandi um vit fingu eina styrta føroyska ilsvinnu um tar ikki eisini kundi givið onnur sløg á arbeiðsplássi um alt landi altso eisini úti á smærri plássinum altso um mann við at styrkja filmsvinnuna
eisini kann so styrkja aðrar vinnur gjøgnum tað takk fyri frú forkvina
hendir so væl takk fyri jú tað er tað sum er so spennandi við filmsvinnuni tá ið mann fer at gera film í føroyum í øllum førum tey útlendsku feløgin sum koma her at gera film tey vilja heilt vist brúka okkara flottu náttúru til dømis og tað sigur seg sjálvt at tá fer mann út út í kring landi mann fer ikki at gera allar upptøkurnar í miðsliga røhús men sum heild er er filmsvinnin ikki knýtt at einum ávísum plássi íslendar gera fleiri filmsrøðir hvørt einasta ár
eg eri farin ógvuliga miðvíst eftir at menna
film sum vinnu ið haldu vit hava nógva læraðu í íslendingum men har hava vit onkuntíð onkrum øðrum uppskot vit hava havt fyrr víst á hendan heri henda røðin sum eitur avfagt haldi hon eitur trøpt á enskum hon gongur fyri seg úti á bygd í íslandi og meginpartin og har er kanska ein hundrað ymisk ymiskar uppgávur ella ymisk størv sum verða alla tíðina meðan hendan røðin verður upptikin hon er í tveimum tær tvær høvuðssongir gjørdar higartil so tað kann skapa ordiliga nógv arbeiðspláss loypandi við sum mann veruliga vil hava filmsini í føroyum takk ja takk næstu ráða er bjarni kárasum petersen ger so av takk fyri frá fólkum tað er eitt eg fái tíverri ikki ordiliga fortalt tykkum hvør hevur sagt hesi orðini men tað er ein sovorðin enskt enskt sita sum ljóðar at art er suppostur dysturbdur komfurtibullin komførtidysturbd eg veit ikki mann kann leysliga umseta tað til at list skal órógva tey fjálgu og fjálga tey órógvaðu tað haldi eg nokk so
offsetat og eg haldi eisini at tað er tað er illustrativt av tí muninum sum er ímillum
vit vilja eg skrivaði ett lesarabræv fyri nøkrum mánam síðani beint eftir ati jensarana hevði fyri aðra ella triðju ferð noktað stuðul til eina listaliga verkætlan har sum eg segði at eg gjarna vildi prookerast og tað er tí at eg viðurkenni ella síggi virðið í listina sum eitt provokerandi instrument til at fáa okkum at rannsaka okkum sjálvu og eisini eitt gott amboð til generella samfelagsligan kritikk av alskyns slag tað haldi eg er ein ein bulur í einum demokratiskum samfelagi og tað er ein ein esensiellur partur av orðaskiftunum at mann hevur list bæði visuelt og og gjøgnum yrkingar ígjøgnum bøkur og filmar og málningar at mann dugir at fáa nakrar diskussiónir fram sum eru tiltrongdar vit í framsókn vit hava leingi arbeittfyri filmsvinnuna eg haldi vit síggja nokk so væl tað ótappaða potensjalið sum liggur aftan fyri eina føroyska filmsvinnu og eg haldi eisini at vit síggja at innsatsirnir tey seinastu árini hava borið frukt nú tá ið mann sær at tað filmslistarliga umhvørvi er í blóma hóast politiska mótgongd tað var millum annað itt stórvst ynski hjá okkum at fáa filmshúsið sett á stovn og tað bleiv so eisini sett á stovn í undanfarnu samgongu saman við tjóðveldi og javnaðarflokkinum øh og hetta her uppskotið hjá hjá beintoløgi og bjørt samuelsen um ein filmsgrunn halda vit er eitt gott hugskot vit hav eisini hildið veru eitt gott hugskot leingi tí at eg haldi í í huganum hjá okkum sum sita á tingi fyri framsókn so var tað alla tíð ætlanin at játtanin skuldi í ein grunn men at mann so byrjaði við eina stuðulsjáttan umtil landsstýrinum er so hvat

eg haldi tað er eins og uppskotsetararnir siga e neyðugt at hava betri skipaðir viðurskiftir tá tað kemur til filmsvinnuna øh serliga nú tá ið filmsvinna hevur tikið diggásið men eisini tí at tað er kanska nakrir politiskir streymar í samgonguni sum kanska ikki viljaeni so væl sum vit kundu hugsa okkum upphæddin haldi eg eisini eigur at vera munandi størri enn hon her í dag sjálvt um undanfarna samgonga gav tí eitt ordiligt litt og tað hevur altíð verið sjónarmiðið ein avbjóðing er jú atverandi samgonga sitandi samgonga hon blástemplar smakstómar í hjá einum einkultum landsstýrismanni mann hevur í fleiri umførinum noktað stuðul til verkætlanir av nokk so undarligum orsøkum og kanska mest sentralt persónligum preferansum hjá einum einkultum landsstýrismann og tað brýtur alla hugsandi siðvenju um armslongd í millum tað listarliga umhvørvi og tað politiska umhvørvi eg helt at vit vóru frægari enn at vit gjarna vilja hava formar av sensuri í føroyum vit síggja tilfeldi aðrastaðni har í tað er galdandi og tað taka vit tað helt ug vit slett ikki tóku undir við og eins ov ingilín strøm nevndi so er tað undarligt at mann onkursvegna skal bakka aftur til diskussiónina um mann yvirhøvur vil hava óavhangiga list tað haldi eg er so týdningarmikil partur av samfelagnum at eg haldi tað er virkuliga undarligt at allir politikarar ikki taka tað sum givið tað sigur eitt sindur um hvar vit øh danski filmurin drukk hjá tommas winterberg hann vann í ár eini áskar fyri besta útlendska film tfilmurin hann snýr seg um fýra fólkaskúlalærarar sum ganga og drekka fyri at halda eina konstanta kenning tí tað hava fingið at vita at menniskjan er fódd við hálvari promillu ov lítið í kroppinum og at við at halda eina kenning so er mann bæði meira kreativur og avslappaður men tað ferð sjálvandi í filminum fær tað sjálvandi av sporunum og boðskapurin kann mann kjakast væl og leingi um men tey flestu halda nokk at tað er ein kritikkur av tí donsku drykki mentanini tað hevði jenusarana og miðflokkurin nokk tikið undir við men um hesin her oskar vinnarin skuldi ígjøgnum fylgið hjá jenus a rana so evði mann ikki verið so hevði hann ikki verið stuðlaður tí at rúsdrekka og drykkiskapur er eitt element í filminum tað sum eg royni at siga er at í tí listaliga umhvørvinum har er tað at sýna okkurt ikki tað sama sum at blástempla okkurt nú er drukk ein svørt komedia og eg veit ikki hvussu nógvmiðflokkafólk hyggja eftir svartari komediu men har er tað nokk so vanligt at tú brúkar ókvamisorð og og og gerðir sum vanliga hoyra uttan fyri norðmunum ikki tí at tað í sær sjálvum er interessant men tí mans roynir at illustrera eittlannað poeng ella koma við einumøðrum boðskapi og hatta duga listafólk øgiliga væl og hatta duga politikarar øgiliga illa tí haldi eg tsnetiðt á mann velur at siga at landstýrismaðurin av tí at hann kann nokta stuðul til eina verkætlan jamen so skal hann bara gera tað óðansæð um tað er rætt at gera ella ikki tí at sjálvt um landsstýrismaðrin kann gera okkurt tað merkir ikki at hann burdi hann burdi havt nóg stórt politiskt tilvið til at hugsa at tað at nokta stuðul til eina verkætlan hjá einmungum listafólki tað er at spýta í gronuna á teimum sum gjarna vilja menna ta listaliga umhvørvið í føroyum eg haldi atheta er øgiliga alvorligt og eitt ræðuliga grundleggjandi kjak tí tað er ein spurningur um kulturkamp vil mann tað royna tað óspilta tað heilaga ella vil mann eisini dúkka í tí meira ljóta sum liggur uttan fyri norminum fyri at taka nakrar diskussiónir sum eru neyðugar at taka

nokk um tað tá tað kemur til film so haldi eg at vit at tað er sjónfyri søgn tey seinastu árini at tað at tað almenna setur inn við at stuðla líkasum mann ger í næstan øllum øðrum londum har sum filmsvinna er ein stór vinna har hevur mann sæð at túð hevur borið frukt tí at vit síggja nú stórar og smærri verkætlannir ið eina ein listarliga umhvørvi sum eru annars øgiliga tungt kostnaðarmessu av útreiðslumessa tí at framleiðslukostnaður so høgur í mun til nakað annað men tað berir seg tí at mann sær eftir áhugi eisini frá útlendskum fíggjarum til at fáa verkætlanir sum taka útgangsstøði í føroyum til at blíva til veruleika og hetta her við at hava eini ein óavhangan filmsgrunn har sum tú út frá nøkrum fakligum listarliga fakligum kriterium vurderar um onkur kann fáa stuðulila ikki haldi eg er alneyðugt fyri at tryggja hesar armslongdina sum samgongan er við at bróta niður tað haldi er øgiliga týdningarmikið nakað annað enn so tað at vit kanska ikki eru nóg ambitiøs á økinum tí at vit ikki heldur hava játtað nóg nógvar pengar til endamál sum eg havi sagt so eri filmsvinnanútreiðslutungvinna tað kostar nógvar pengar men produktiónsfeløg eri meira enn enn enn villig til at játta pengar til verkætlanir vistu tey síggja tað at tað almenna ella landið sýnir eitt annað slag av vælvild fyri prosjekti og tað haldi at vit kunnu loyva okkum at gera tí at tað spítist so ræðliga nógv aftur til tað føroyska h mann kann til dømis taka tann eftir hondini nógv umrødda filmin james bond har sum mann hevur nakrar upptøkur í føroyum tað setir føroyar á heimskortið tað kann elva til arbeiðspláss og hvørt á sínum tað er national branding um a so ma siga og tað haldi eg ofta mann tosar um at fótbólt landsliðið ser gott fyri okkum tí at útlendingar kenna føroya upp á grund av avav av landsliðnum tað fer eisini at gera seg galdandi við sítt nógvar upptøkur verða gjørdar í føroyum og vistu nógvar nógvir góðir filmar verða gjørdar í føroyum ísland og spania til dømis hava ordiliga sett seg á á heimskorti tí at teir hava framleitt nakrar seriur sum neyðfleksið verið áhugað í at havta á teirra plastformi og tað ger nú at mann situr og hyggur eftir sponskum serium og íslendskum serium nakað sum eg persónliga aldrin hevði gjørt visti tað ikki var lætt til gongiligt á eina stroymingtænastu og eg haldi tað eri møguleikar fyri at føroyingar kunnu framleiða framleiða slíkt tilfar sum er á føroyskum men sum hevur eina altjóða audens tað hava vit í øllu førum sæð er tilfeldi við øðrum annað enn enskttalandi ceriun í dag so eg haldi at vit hava ein stóra uppgáva framman fyri okkum bæði í mun til at menna ta longu blómandi filmsvinnuna sum vit hava í føroyum men eisini at kempa ímóti teimum kreftunum sum halda tað at listir nakað sum skal stýrast politiskt tað taki eg undir ongum umstøðum undir við og eg haldi tað er undir alt lámark at mann loyvi sær at gera tað eg segði eg segði byrjan á røðuna at eg vil prookerast og tað vil eg og tað veit g at onnur fólk vilja og eg haldi nemliga tey sum ikki vilja prookerast kanska tey sum serliga skulu prookerast so eg eg vit taka undir við hesum her uppskotinum sum tað fyriliggur og halda at tað er í liðunum til at fáa mentfilmsvinnuna víðari í føroyum takk fyrim ja takk sjálvt um eg haldi at røðarin royndi at brúka sína listalig gávur at útrikja seg so haldi a hann skal vanda særilítsindur meira um orðini enn hann gjørdi her eru nakrar viðmerkingar rutt vang er tann fyrsta ja nei tað er øgiliga harmiligt vissu listin verður noydd til at tillaga seg eftir tí politiska valdinum men hinvegin nú sigur bjarni kárason at hann vil provokerast tað sum vit hava sæð meðan jenis hevur sitið í stólinum tað er tað
at tað eru nøkur avrik sum hava fingið listaja hvat kalla masurt altso heiður ella virðislønir og sovorð nakað sum annars ongantíð høvdu fingið tað
kann tað vera eitt ábending um at okkara mentanarpolitikkur kanska hevur verið meira politiskur enn vit hava hildið hann verið nú eg veit ikki um um bjarni kárason petersen skilir spurningin hjá mær men men og hetta skal ikki ljóðað sum eitt forsvar av at at avmarka mentanarstuðul tí tit eru avgjørt ímótija takkbjarni kárason petersen ger sovæleg dugi illa at skilja ímillum hvør hevur uppiborið eina hoyrisløn ella viðisløn ella viðurkenning eg eri ikki listafólk og gangi ikki í tí dagliga í tí listaliga umhvørvinum so tað havi eg nokk so torført við at vordera men eg leggi merki til tá ið ein landsstýrismaður pá grund av sínum egnu persónligu preferansum heldur at onkur ikki skal fáa stuðul tí at a b ella c ella d og tað kann vera ein smáksak tað eri jú ein smáksak list hevur altíð verið ein smáksakmen
tað kann ikki vera upp til tað útinandi valdið at vurdera
hvat er góðu hvat er vánalig list vit hava sæð dømi um tað í øðrum londum har tað fer fullstendiliga avsporinum og tað er kanska ein følsk samanbering at at at samanbera veruligan sensur sum mann sá undir kommunistaveldinum og og so tað sum fyrigongust í føroyum men tað er prinsipielt akkurát tað sama tað er bara í eini minni formati og kanska mildari formatir men tað tað gongur akkurá út upp á tað sama takk fyri frú forkvina ja takk biljustinisen eina viðmerkingtakk fyri frú forkvinna bjarni kárasom petersen sigur at hann vil provokerast og at listin skal ikki stýrast men hann gloymir í allari líkningini haldi eg vit vilja at siga at hann vil provokerast fyri almennar pengar nei tað skal hann ikki og listin skal ikki stýrast men fyri almennar pengar skulu nøkur krøv setast eg kann saktans mála tann málning en vil yrkja tað yrkingun við
tilskriva ta bók eg vil uttan yvirhøvur at fáa ein almennan stuðul og eingin
sadta seg uppí men fari eg og biðja um almenna stuðul so eru nøkur krøv galdandi og tey krøvini í føroyum eru galdandi at tú mást finna ein felagsnevnara í millum tey sum halda at alt er skeivt frá á tí einaveingjunum til tey sum halda at alt er rætt og einki er skeivt á hinum veingjunum øll tey gjalda inn í felags kassan og tú mást finna eina miðleingju ein felagsnevndja er taðgerstakk fyri harra formaður tað er rætt at mann kann gott hava nakrar rættningslinjur tá ið mann stuðlar við almennum pengum til listarligar verkætlanir men í hesum førinum hevur kriteriu fyri at fingið nokt að stuðul at landsstýrismaðurin sjálvur helt bara hetta var hetta var ikki akkurát hansara smakg tað var tað var vurderingin sjálvt um fakliga umhvørvi segði hetta var í lagi aftaná aftaná at mann hevði broytt aftaná mai broytt mann og skriftið og tillaga tað
kom hann til eina aðra niðurstøðu landsstýrismaður sigur av sínum eintingum eg havi rætt til
taa nokta hesun stuðul og so brúkar hann ta dvgrundgevingina hann nú einaferð brúkar tað hevur hann rætt tílopumbart eg haldi forkert at gera nakað annað so tað at ítí kristin konservativa sjónarmiðin tá tá skal altðjú vera so pent og so deiligt og og hoylagt og eg haldi at mann kemur ongan veg við bara at at hoyra tað mann má eisini hoyra tað sum er jótt og proukerandi annars koma vit ongan veg takk fyri so fær steffan klein poulsen orðið gerso væltakk hara formaður eg fari at byrja viðtí partinum sum vit kanska eru meiri samd um og og tað er at filmsvinnan tað er ein ein dýr produktión filmsvinnan krevur nógvar pengar ein rættiliga krevjandi produktión og og nú ikki ikki nakað sum eg havi arbeitt nógv við men nú hav prøvað at arbeitt við við ljóð og og varbeitt í við
joh og persónliga dámar mær betur at arbeiða við við ljóð tí at tað er so ræðuliga nógv minni krevjandi
altso hava tekniskari útgerð og av tíð og so framvegis meðan video og filmsframleiðsla krevur øgiliga nógv arbeiði og tað er ræðliga nógvar detaljur tú skalt hava við og sum vit hyggja út í okkara samfelag so hava vit vit hava nógv útvarp í føroyum vit hava kringvarpið vit hava fmeitt rás tvey lyndina vágspopp radiofo og so framvegis podlkast er eisini blivin rættiliga populerur plattformur har sera nógv føroyskt tilfar eisini verður framleitt men tá so kemur til sjónvarp tá tað kemur til filmsframleiðslu so er tað øgiliga avmarkað og og fáar framleiðslur í í føroyum har er ikki nógvar kanalur hjá okkum at at at velja í av føroyskum kanalum og un tað er avmarkað tilfar av av filmsframleiðslu framleitt í føroyum og um við tí fyri eyga so skilji eg øgiliga væl ynski um at at hækka játtanina sum í dag er tvær komma níggju milliónir upp til hesar tíggju tólv milliónar tað er kanska tað sum skal til fyri at lyfta hesa vinnuna ella meir tað er tað er ein øgiliga dýr vinna meni men hinvegin so hava vit fíggjarlógina ot fyri halda okkum til og og har hava vit fingið nógvan kritikk fyri at at ikki hava nóg góð tøl á botnlinjuni á fíggjarlógini so tað e øgiliga lætt at at bara siga at vit skulu hækka allar játtanir og fyri at styrkja um tær ymisu vinnurnar æhogso kemur tann parturin sum vit eru minni samd um harra formaður millum annað tað sum andstøðan hevur valt at kalla sensur og og í hesunr uppskotunum so sær mann orð sum fakkøn fólk skulu taka avgerðir og vóru armslongd gongur aftur og og so erð tað nevnt at vit skulu umganga sensur og hetta síggi eg sum eina beinleiðis reaktión upp á tær avgerðir sum eru tiknar í mentamálaráðnum og og tær avgerðir sum eru tiknar har tær eru sambært løgtingsings umboðsmannini farnar púra rætt fram har einki skeivt fari fram í sambandvið tær avgerðirnar og tað er ikki talan um bann upp á nakran máta tú velur bara ikki at at stuðla men tú bannar ikki hesari listini ella

og so kemur man ynskina um at eg skal óheft nevnd til fyri at umganga sensur fyri at fáa armslongd fáa óhefnið og um ann spyr seg sjálvan er tað eingin subjektivitetur í í í hesum nevndunum sum skulu eitrast fyriat vera óheftar og og og syrgja fyri armslongd og tað tað haldi eg sjálvsagt ikki sjálvandi eru hesar nevndir eisini subjektivar upp á allar møguligar mátar og og fyri taka hatað eitt stig víðari so kann mann spyrja sjálvan visu vit skulu hava armslongd allastaðni vist tit skalta óheftini allastaðni hví hví avtaka vit ikki løgtingið oghví avtaka vit ikki landsstýri sum vit fáa fult óheftni vit fáa fulla armslongd ja í hvørjum króki okkara samfelagi ætí opimbært er er tann objektivi samnleikin hjá teimum óheft í nevndunum sum sum hava armslongd frá politikaran og øðrum og so sloppu vit undan øllum subjektivum meiningum her ínn í tingsalinum

eg eg skilji eg skilji ikki altíð argumenti um um armslongd og armslongd o armslongd og eg haldi at tað argumentir eru ofta ein øgiliga grunt

sumbiljustinussen og og bjarni karasum petersen diskuteraðu beint í áðni altso skal listin ongar grensur av han og serliga tað lista sum vit stuðla tí at tað veru aftur aftur sagt at listinskar frælslistin skal verða ósensurerað on skal ikki verða politiskt stýrd men skulu vit absolutt altso er tað ongar grensur fyri vold fyri portografiskum tilfari og og hvat nú ein filmur kann vísa skal eingin grensa vera kannmann bara siga at hesin filmur er list og vit koyra alt sum vit vilja í hendan filmin uttan at tað verður filtrerað ella ja koyrt út púra ófiltrera kann mann siga og tað tað haldi eg ikki er tað haldi ikki g haldi ikki mann kann loyva sær og og fyri tað um sum eg eisini segði jáni fyr tað um jenis ikki ella jenis a rana landsstýrismaðuri ikki valdi at stuðla ávísum verkætlanum sum jú eru borgaranspengar teir pengar sum vit forvalta her løgtinginum og og síðani tað útenandi valdi tað er ikki ligvið censur upp á ongan máta tí at tú hevur framvegis fult frælsi til at framleiða hetta tilfarið uttan stuðulin me her má arbeiði t leggja afturat at at ta tað kemur til tað gevur mann kanska ikki líka nógv longur men fyrr hevur mann regulerað filmar upp á ymsar mátar filmar sum hava víst í biograf og annað har mann hevur tikið støðu til at tað eru summi ting sum okkara ungdómar og onnar ikki skulu síggja og viðvíkjandi porografiskum tilfari sum mann sagt at vit sleppa ikki selja hett her í føroyum tí mann ynskir ikki at at tey ungu skulu koma til tað har sum mann hevur tikið støðu til hesi tingini men onkursvegna tá tað kemur til listina so skal tað bara vera fullkomin fullkomiliga frítt so so sleppa vit øllum teymum og yvirrula alt øll onnur standpunkt sumvit hava tikið í samfelagnum og otað er akkurát har eg haldi at tað fer á sporðinum og eg skilji uppá eimmat ikki listina longur tá mann tosar soleiðis sum listina at at tað skal vera so frítt og og serliga tá að kemur til at tað skal stuðlast eisini at eitt alt skal stuðlast

sum fyr takas samanum so so so viðurkenni at at filmsvinnan er ikki ikki ein løkt vinna at fóta sær í so vit eru kanska nokk so samd um um tann fíggjarliga partin men hetta her við við censuru at listin ongar grensur skal hava í øllum ferð enn tann tann stuðlaða listin har har eg eri eg ikki samdur harra formaður takk fyri ja takk beintaløgu fær eina viðmerking kyri formaður nú tosar steffan klein poulsen um hetta her hvat mann skal loyva og ikki um tað skal vera mørk ella ikki eg hugsaði at spyrja steffan klein poulsen tá ið eg var barn tá var tað soleiðis at tað var eitt filmseftirlit tá mann fór heim at leiga eini vitjofilm o var eitt mark so onkur hevði sjeyaldsmark onkur hevði mitjuund ar fjúrtan tað hægsta haldi eg var átjan eg skal ikki sin udað avr einogtjúgu m men átjan og tað vór óvarst eini trý fólk sum sótu og mettu umhvørjar filmar tey hildu
vra hóskandi fyri føroyingar so eg hugsaði at spyrja stefan klein poulsen um hann heldur at tað hevur skilagott at
fingið eittlíknandi filmseftirlit aftur sum onkursvegna tók støðu til hvat var hóskandi hjá føroyingum at hyggji eftir og aldursmark o so framvegis takkfyri ja steffan klein polsen í útgangsstøðinim so haldi eg at mann í øllum førum skal verja ungdómin serliga børnini tá ið tað kemur til alskyns slagi av tilfar og eg havi sjálvir at danskararnir eru øgiliga leberalir í teirra filmseftirliti ald eru oftani ræðiliga høg í mun til innihaldið men tað sum eg eisini havi víst á tað er tað er at at internetð í dag er internetið ein
nógv størri trupulleiki internetið stendur
tí opið fyri øllum borgarum í okkara landi líkamikið hvussu gamal tú ert og og tú kanst klikkja at inn á akkurát sama tilfar um tú ert tíggju ára gamal fimm ára gamal ella um tú ert fult minni er tjúgu tretivu fjøruti á gamal tú sleppur til akkurát sama tilfar og tað er har eg haldi vit eiga at taka diskussiónina upp í føroyum um vit ikki onkursvegna kunnu fara inn og og verja okkara ungdóm á ein skilagóðan hátt so tey ikki standa púra sárpar fyri øllum hesim tilfarinum ja so er tað edva jacobsen akfyri harra formaður setti me hena spurningin eisini í samband við nú hevði hann ikki akua í tí fyrru ella víð innlegrinum hjá mær men men hvør skal verja børnini vistu vit ikki gera tað og og hvat er altso tað verðu lagt upp her soleiðis í dag eisini við teimum røðum sum vera tað skal bara vistu tú eitur list ella koma undir tann bólkin sum eitur list so skal bara eingin greims at verða altso líkamikið líkamikið hvat tað er tí at
at mann listin hon hon skal vera frí og og
og hon byggir seg upp og hon hon má kunna blíva víst og sovorð men men altso ein stuðulalist hvar hvar bara alt verður lagt á blik tá tá haldi eg tað at at eg loyvi mær at ivast hvussu hvussu nógv vit vit líkasum taka saman um og verja okkara okkara smæstu borgara tað haldi at vist tað ikki er uppgávn hjá hjá teimum vaksnum so veit ikki hvør hvør situr við tí uppgávun takk fyri harra formaðjja hara formaður ja hvør hvør skal verja børnini eg haldi at vit sum løgting og myndugleikarnir í landinum eiga at at verja børnini og sjálvandi eisini foreldrini foreldrini hava ein trúliga stóra ábyrgd og tað blívur bara kanska verri og verri við allari tøknini sum kemur í dag at verja børnini fyri ávísum tilfari og so standa vit her og diskutera listina og tá sigur mann bara alt skal vera fullkomiliga frítt og tað er har mín ketahálpar av
eg skilji ikki ordiliga at at at listin
sum knappliga skal sleppa púra ósentrera ella óð fyltrera út til allar borgarar í landinum men eg hald að er øgiliga umráðandi at at vit ikki standa passiv fyri til dømis internetinum sum eg síggi sum tann størsta avbjóðingin tá tað kemur til óviðkomandi tilfar til okkara ungdóm og vit hava jú tikið støðu til til dømis pornografi og onnur annað tilfar í handlum og so framvegis men internetið stendur púra opur og tað tað er ringt at hava við at gera men okkurt mugu vit gera á tí økinum ja takk fyri so fær høgni hoydal orðiðger sovælharra formaður uppskotið hjá hjá beinti løgi og berjas samansen um einum óhevtan frimsgrunni er gott og tað er jú á sama hátt sum vit hava skipað mentanargrunnin og eisini onnur týdningarmikið viðurskifti í samfelagnum men orsøkini at takja orðið tað er eitt orðaskifti sum er tikið seg upp serliga við
frá samgonguni og frá miðflokkinum og tað er hettar um hvat hvat er leiklutin hjá einum landsstýrismánni tá tað snýr seg um listastuðul ella hvat eru høvur ábyrgdin hjá einum landsstýrisfólki og har má eg
siða harra formaður at eg eri ómetaliga ørkymlaður av tí sum kemur fram og tað er ikki bara galdandi fyð hendan landsstýrismannin men tað sum hendir við teimum gongdum har mann sigur tað jamen landsstýrisfólkið kann bara gera sum tað vil tað er hent í fiskivinnumálnum har mann síðani landstýrsmaður bara kann býta kvotur út tað er at mínum tyki brota allar vanligar fólkaræiðisligar reglur tá ið elspet mersetes svaraður í einum spurningi hhví hevur tú valt tey tey fólkini í nevndina fyri bústaðir sigur barat landsstýriskvinnan hevur valt íð túrin rætt til og tað sama hendir nú tá ið hesin málini tók seg upp viðvíkjandi filmsstuðuli at tú sigrhan bara landsstýrismaðurin hevur fulla heimi til at gera tað og góðtaka vit ta fortretina so eru vit komin á eitt støði har vit sletkja hava møguleika fyri fólkaræði og lógarræði í føroyum oeg skal greiða frá hví vit velja eitt løgting føroyafólk velja ei løgting at umboða seg og tað kunnu vera ymsa meiningar og meininganhá miðflokkinm eru líka góðar smarar løgtingið velur so ein løgmann og hesin løgmaðurin býtist nøkur málsøki og seta nøkur landstýrisfólk sum løgmaður velur tey nýtast ikki vera fólkavald løgmaður kundi fyri tað sama valt mammu sína sum mentamálará har í morgin skifta hann út dagin eftir sett dóttur sína ella ella onkrar annan á familjuni ella sett meg ella onkran heilt siga merkir tað so at tann persónurin sum akkurát situr tað tíðarskeið at tað er tann persónurin sum bara sínum egna høvdi skal siga hasin skal fáa stuðul tað skal ikki fáa stuðul tað hevur einki við fyritrikarliga ábyrgd og rættartrygd og fólkaræði at og tí vil eg staðiliga mótmæla at mann førir framtær premissuna hon verur førin fram aftur og aftur og aftur og lat okkum bara taka dømi um henda stuðul sum sum sum hevur verið frammi tveimum førum har landstýrsmaðurin saknaði hesin skal ikki hava stuðul av av ávísum orsøkum ikkiein gongu selja grundgevndar orkuna annað var orsakað at tað var banna forilla og hin varin orsakað ava tað var ov nógv seks ábyrgdin háein landsstýrismanni er at fylgja landssins lóg og reglum og hava fyriskrilaga ábyrgd tá stendur at landsstýrismaðurin ásettir reglurið at

og fólkinum skal fyrisita sambært lógum og reglum so at borgararnir hjá landinum hava somu rættartrygd og tað kunn et dømi í filmsstuðunum visti landstýrismaðurin heldur og um mørk eru jú at mørk skulu vera fyri hvat latast skal av stuðli til filmsprosjektir til dømis og hann heldur at eitt kriterium skal vera hvussu hvussu nógv hvussu er málmálburðin við banning ella við innihaldi av seksuellum innihaldi so skal landsstýrismaðurin gera reglur um tað sum eru galdandi fyri øll tað er tann einasta rættar trygdin eg sígja í mátin og visti ta er rætt ataðikki má vera seks víð einum filmi hvar gongur tann markið

og at tær lógir og tær játtanir sum løgtingið hevur veitt verða fyrisetirnar sakliga við sakligum grundgevingum sum ikki bara galda fyri ein persón ella eina hugsan men fyri alt fólkið í landinum og tað er tí eg taki orðið tí hetta má hetta má halda uppat landsstýrisfólk taka sær vald sum tað yvirhøvur ongan rætt hava til hugsað tykkum at nú hva nú er tað verið ymsar skipanir á mentanarøki vit fingu mentanarkunn landsins sum hevur verið eina standandi vit hava eisini havt listafólk sum vórðu sett á fíggjarlógina til at fáa avegan stuðul men hugsað tykkum visti aðvar einlandssmarur skila avgjørt tað halda tit at willa m heinesen hevði fingið stuðul tá hann krivað sínar provokerandi skaldsøgur sína tíð halda et póul f hevði fingið stuðul visti jenis hevði siti orsakað av banningini í hansara bókum halda jóans nielsen hevði fingið stuðul tí hansara bøkurin innihalda bæði seks og harðligtmálbrúk tónleikurin halda tit at harskali hevði e fingið stuðul tá tey sungu tá eg var fimtan frá einum landstýrismanni sum tosar pá tann mátan tað er tað sum er avleiðingin at mann heldur tað at vit at landstýrsfólk sum løgmaður hevur valt og sum kunnuskiftast út í morgin at tey eftir sínum egnu høvdir skulu avgera mentanarpolitikkin í landinum sum sagt løgmaður kann skifta landsstýrisfólk út nær hann vil og tey kunnu hava ymsar hugsanir ymsar prenferansir ymsar subjektivar meiningar sum eg haldi steffan klein poulsen segði men tað er ikki tað sum skal verða galdandi tað sum verða galdandi somu reglur og somu treytir fyri øll sum søkja ja so skal ein vordering fara fram hon skal verða grundgivin og hon skal verða grundgivin á tann hátt at vverður okkurt vrakaðella tilmælt som skal verða grundgivin so so tær somu treytirnar og kriteriin eru galdandi fyri øll sum søkja og tað er tað sum ein uppskot um eitt óheftan filmskrunn kann gera ella sum mentanarkunnu gera øll erki samdir tí sum hann játtar men að má vera prinsippið annars eru vit endaðu í einum einari valdsmissnýsi sum ongastaðni hoyrir heima og tað er tað sum fær framviðhes

fyri ja tað er eingin ivi um at tá ið tann seytjan ára gamli tóki janshond skuldi hava hesa her játtanina úr filmsgrunninum so var tað jú ein dreymur hjá tí unga manninum sum verður mettur at vera eitt stórt tað lent eisini av útlendskum fakfólki og og knappligt far hanta ikki tí at tað verður forbannað for illa og tá hugsaði eg eisini attað
tað er lítið áv miklum í mun til nógva tíð polffskrivaði sum jú verður mettur at vera ein av okkara heilt stóru og yrkjarum men mín spurningur gongur til høgna hoydal um hetta við at um

tú einars ein kontu ger tað sum mentamáráðharrin ger nú hvussu heldur tingmaðurin so at hurðið verður til at uppræð festa hesa kontuna vit skulu helst øll kunna standa saman um at raðfesta hetta fyri at menna føroyskan film og tað týr ikki at øll skulu hava stuðul vánalig handrit og vánalig vánaligar verkætlanir og slíkt sum ikki er dygdargott tað skal ikki hava stuðul men tað skulu fak fólk meta nei nei tað er pørar rstusubjørdi hálmandi sun sigur htað er ikki so at u ánagvar treytur eru tað er bara tær treytirnar altso ábyrgdin hjá einum landsstýrisfólki og teimum sum gera fyrisita tær játtanir sum løgtingið hevur tað er at ynskja tey at seta nakrar treytir so mugu tey lýsa tær treytirnar tí síðman hevur kunngerð og lýsingar so mugu tey lýsa tær treytirnar fyri umsøkjaranum tí tað kann væl vera og tað er tigra nógv sum halda tað at at gjørt tú gjørt tú barnatilfar ella til børn og ung so kann málbruðinir eisini hava týdning men so mást tú lýsa treytirnar at málbuðurin skal vera eina áví so støðrist umhatr vea galdani fyri øll
tað skal kki bara vera ein lansmarður tí eg haldi eg haldaður barnafrøð etla at ta eg haldi eg fór nógv seks at eg haldi fór lítið seks altso orsakað orsaka meg at hugsan ti við seg sett settu ein persón sum kanska trúði uppá onkrar deemonurskar kreftir sum landsstýris fólk skuldi hann so valt bara teir filmarnar sum hann helt eggjaði til tað tað ber ikki til og tí r er skal landsstýrisfólki tá vit gera sær játtanir og kanska er tey treyvu at lata játtandi tað er tí at løgtingið má gera reglurnar tað er tí at fólkið má velja løgtingið tað má ikki verða høvdið hjá einum persóni ella tveimum hvørki er høgnum heidalla jensar rana sum avger mentinarpolitikkin í føroyum og heldur ikki annan kinussen dakk fyri formaður ú er hgn hoydal ikki fyri sleggari tíð síðan sjálvur situr seg mentamálarári og undan honum var dað onnur fólk í hansara teirri samgonguni lýsti tann samgongan ongar reglur og kunngerðir og treytir fyri tey sum søktu um fimm stuðul vit hava ikki gjørt generellar reglur m
um um listasensur og tað átti heldiki at verið neyðugt tí at eitt landsósfólk sum fyrisitar eftir vanligum fyristíkareglum og eftir sakliga
og hjá tað samfelag altíð fari eg út at koyra við at mann heldur at tað landsstýrfólk eru diktatorar so verður tað sakliga at grundgevingarnar hvørða einstin vóru í einum fyrisiting tá veit biljustinist hann er verður landsstýrismaður og tær grundgevingarnar sum tú grundgevur í einum máli tær skulu halda soleiðis at tær eru líka yvir í øllum pørtum og eisini skulu vist at vista er vistur ivamál so skal tað enntá vera partshoyring av teimum sum
sum verða ávirkað av avgerðini tað er soleiðis at
fyrisøg at virka men alt hetta er farið á vesturfalli ið hesum samgonguni her og tí er tað ikki annað at gera a vist a landstýrsmaðurin vil blanda seg uppí so skal hann gera generellar reglur han kansk blanda seg up í ta einstøku sakviðgerðina men tað ger henda samgongan som nógvum økjum í fiskinum í mentanini úti í almannamálaráðnum altso hvar skal tað enda skal t skal skal ta landstýrisfólk avgera hvør fær almannastuðul tí mær dámar iki fri súruna hjá einum persóni ella hvat tað er har vit enntá vist vit ikki skilja hvat fyrisiting og lógarog rættartrygd er í einum samfelagi og tað er farið fullkomiliga ov lagi við tí framferð sum sum ver farin fram her sú fær billjustinussen orðið ger so væltakk fyri hara formaður steffan klein poulsen hevur verið væl greitt frá sjónarmiðjunum hjá miðflokkinum á hesum økinum o eg skal bara leggja nøkur fá ting afturat eg haldi at
tá ið mann tosar um athvør hevur orðið har foramarur soleyðis eg haldi at mann vit vilja
gloymir at viðmerkja og nevna tá ið mann tosar um at listin sjálvandi er frí at tann listin sum verður stuðlað við almennum pengum sjálvandi hevur nakrar treytir tann listin er ikki frí tí at almennu føroyar kunnu ikki stuðla allari list tað eru treytir og avmarkingar
ið ein landsstýrismaður fer niður í lumman á hvørjum einasta føroyingi og tekur pengar frá honum fyri at stuðla list tá eigur landsstýrisfólkið í einum máli sum snýr seg um mentan og list sum er øgiliga persónligt sum er øgiliga nógv upp til indiviti at avgera um list er góð ella vánalig hvar tað fakliga spektið er øgiliga vítt og summi fakfólk halda at atta er góð list meðan onnur fakfólk halda at hatta er vánalig list tá má ein landsstýrismaður finna ein eina breiða miðju soleiðis at hann við góðari samvitsku kann taka pengar úr lummunum á skattaborgarunum og gjalda til listina tá má mann finna eina miðju sum umboðar ta tta breiðu fjøldina av fólki tí annars fær hann stórar trupulleikar tað eru so nógv fólk í føroyum sum hava meining um list og mentan so at siga hvør einasti persónur hevur sína persónligu meining um tað líkamikið um hann er ein persónur sum hevur fakliga fakligt innlit ella ikki í mentan og list og tí krevst tað á hesum øki at mann ikki fer hvørki í annað borðið ella í hitt borðið men at mann er á miðjuni og har vil eg verja okkara landsstýrismann tá ið hann hevur tikið støðu í teimum málunum sum hava verið frammi hann hevur sagt hvat er ein púra eitt púra natúrligt krav tá ið vit stuðla við almennum pengum mentan og list jú tað er millum annað at verja føroyska málið at verja børnini ímóti vánaligum málbrúki í tí sum tað almenna stuðlar altso vit hava eitt alment kringvarp til dømis sum púra natúrliga hevur nakrar reglur sum siga tað til dømis ikki mást bannast í almenna kringvarpinum hví tað jú tað er tí at tað er ein samtykt í okkara fólki í í okkara tjóð at tað er eitt alment kringvarp tað er poplikk sørvís tað er dannilsi og tað er at umføra seg og tosað ordiligt tað snýr seg um og tað er goldið við lóg at at hvør einasti skal betala tí sigur mann at tað er uttan fyri minstamark fyri hvat tann breiða føldi fjøldin góðtekur at mann bannast í almenna og so rópar mann upp um tað at ein landsstýrismaður ikki vil fíggja eitt prosjekt ein film sum vendir sær til unga ættarliðið sum er fult av banniorðum tað hongur jú slett ikki saman og tí haldi eg at landsstýrismaðurin hann hevur ikki bara umboðað seg sjálvan í sínari avgerð hann hevur umboðað okkara samgongu og tann mentanarpolitikk sum hendan samgongan stendur fyri og er tæð ikki politikkur at hava hugsanir um mentan og list jú sanniliga er tað politikkur hvat annað er politikkur vist tað ikki politikkur sum er so grundleggjandi í okkara samfelag mentan og list vit hava ásetingar í okkara fólkaskúlalóg um hvat ið alment annilsi her til dømis og tað er sjálvandi eisini galdandi fyri mentan og list sum verður stuðlað við almennum pengum og tí haldi eg at tað er púra natúrligt at mann hevur nakrar avmarkingar og ásetingar sum hava uppvakg í tí breiða fólkinum tá ið mann brúkar almennar pengar til mentan og list høgni hoydal nevndi jamen hevði poul f ikki fingið stuðul hevði william heinesen ikki vðu mær vitandi fekk pólefiski stuðul til allar sínar yrkingar ella vilja minesens stuðul til allar sínar bøkur tað ber væl til at yrskja alt tað sum pólf yrkti uttan eina einastu almenna krónu og ger so væl øll tey sum ynskja at skapa provokerandi list sum bannast sum sum s sum provokerar sum bjarni djurholm nei sum bjarni kárasom petersen nevnir sum e sum provokerar hann sigur eg vil provokerast altso tað er upp til ein og hvønn men mann behøvus ikki at fara í landskassan eftir pengum fyri at gera tað geri ta fyri egna rokning ella fyri tann sum vil betala onkur sum hevur hug til at provokera við sínari list kann til dømis biðja bjarna kárason um stuðul kanska hann vil fíggja ein part av tí altso tað eru nógvir møguleikar fyri at fremja list uttan akkurát at skula fara í ein almenna kassa so vil eg siga til síðsta harra formaður eg kundi tomkt mær at broytt hetta uppskotið til at verað eitt uppskot um filmseftirlit heldur enn eitn filmsgrunn tí eg haldi at tann skipanin sum vit høvdu í samband við filmseftirlit hevði eitt rætt fokus tað snúði seg nemiliga um at verja okkara unga ættarlið ímóti tí óhumsku sum mangan kemur fram serliga í í í filmi so tað var eí stutt um tað takk fyri harra formaður

fyri ja vit hava hoyrt biljustinusen sig at hann umboðar sjónarmiðinum hjá hesari samgonguni sum vita við tað og athann heldur vild hava filmseftirlit enn ein filmsgrunn eg flai at spyrja biljustinussen nú hava flokkarnir nakrar ferð tikið lógvatak fyri at fáa sett hesar pengarnar av til at stuðla filmsframleiðslu í føroyum og undir undanfarna samgongu fingu vit eisini hesa afturberingarskipanina
at upprað festa pengar til at stuðla film
men heldur fara at brúka pengar til eftirlit við filmi og tað hoyrist í mínum oyrum sum sum meira sensur takk fyri takk ferðaparmaður altso sensurur er blivið eitt øgiliga ljótt orð hjá nøkrum men hvussu vit hugsa sum foreldur so trúgvi eg tað at tey flestu av okkum tá ið okkara børn vóru smá ella tey sum í dag hava smábørn ella oma og abbabørn at vit eisini sensorera tað sum tey hava atgongd til á internetinum til dømis tað er púra natúrligt tí vit eru góð við teyði og vit vilja velja tey ímóti harðskapi og ímóti ágangi av øllum møguligum slag sum finst har
tað er ein púra natúrligur partur at vit vilja verja
biga hvønn annan ímóti tí óhumsku sum mangan verður víst mangan verið skapt av menniskjum sum eru forskrúvaðir upp á ein ell annan máta og tí havi hevur mann brúk fyri at ansa eftir hvørjum øðrum og eg haldi findraeftirlitið var faktiskt ein rættiliga fín skipan tá ið tað var og visu vit hyggja at kumnu vit siga at okkara mentan og søgu og okkara fólki í dag so er føroya fólk eitt av teimum mest framstagndu fólkasløgumum í verðini altso vit hava verins besta vælferðarsamfelag verins fríasta samfelag hvar minst kriminalitet av øllum samfeløgnum í verðini altso allir pílar peika beint uppeftir kanska kemur tað av tí at vit hava havt eina mentan sum millum annað gongur út upp á tað at vit verja hvønn annan og hava eina slíka hugsan ja so er tað bjarni kárason takk fyri harra formaður ja tað framgongur nokk so klárt at eg og biljustinusen koma oma frá púra hvør sínum universi tí at vit hava so ræðuliga ymisk sjónarmið tá tað kemur til hetta er men altso eg hoyri á billjustinusen at mann skal man skal hava eftirlit og mann skal hava uppalandi list altso tað skal onkursvegna koma við ein boðskap um hvat mann kann og ikki kann gera hvat mann kann og ikki kann siga og so framvegis í øllum førum virka tað til at vera tað sum sum hann sigur

at mann bara skal hava list sum skal vera uppvalandi so kunnu vit bara strika puljuna og flyta allir pengarnir yvir til apulju sum kann framleiða tilfar til gvi gætur á á kvf har sum hann bara snakkar um tú ikki hvat drekka for nógv og um ikki hava forhaantónleik frá og ansa etti tú ikki færa hjartasjúkur altso hvat hvat hvat er kriteria fyri at vera uppalandi list sum eg fíggja av skattakjandarnspengum kann kann biljustinusen koma viðeitt dømi um hvat hann kundi jostinusen takk fyri harra formaður ja altso eg haldi vit gloyma tað at tað finnast børn og ungdómar tineggjarar og at vit eisini skulu raðfesta og prioritera tey í okkara samfelagi tað gloymir mann altíð altso bjarni kárason petersen hugsar næstan bara um seg sjálvan om sínar javnaldrar tá ið hann tosar um hetta men hann gloymir at tað eru tíggju tólv fjúrtan ára gomul børn allastaðni í samfelagnum sum hava júst somu atgongd sum hann til
alt møguligt og vit
fyr at hava ein politikk sum í tí stóru heila bæði raðfestr føroyar sum eitt gott barnaland sum eitt gott land hjá børnum at vaksa upp í og sum eisini raðfestu føroyar soleiðis at tey hava pláss í okkara samfelag og hvar ið vaksin kanska seta nøkur av sínum krøvum og treytum og lítiðsindur til síðis til framan fyri børnini og tey ungu lat okkum hugsa eitt sindur tann vegin eisini tá ið vit tosa um mentan og list og og hvat mann hvat er vert at stuðla og ikki steffan klein poulsen ja takk hara formaður nú var biljustinusen inni á hesin her við mann lagt rættingslinjur fyri málbrúki av kvf og møguliga mann skuldi tikið filmseftirlitið uppaftur og og eg haldi sjálvur at internetið er eisini ein kemtiavbjóðing tá vit hugsa um okkara børn og ungdóm og onkursvegna skal listin sleppa púra snikkaleys til ungdómin óansæð innihald og tað er harðir tað er harðr okkara ketahoppar av og so bar høgni hoya
ini eru at eg vil keypsa ein
men lønt landsstýrismaður kemur sum trýr upp á demonar hvat fer hann at koyra ígjøgnum ein landsstýrismaður er valdur av fólkinum og ein landsstýrismaður er almennur og púra opin um tað sum hann meinar og sigur hetta her kann alt hetta her kann eisini henda í armslongd eg skilji ikki at mann mann mann vil koyra alt út á armslongd og so siga at einki av hesum fer fram sjálvandi kann tað eisini henda har og bara enn og meir dult enn tá eið landsstýrismaður ger taðjabiljustinesen ja tað er tað er púra rætt sum steffan klein poulsen sigur og hetta við armslongd eru mínari verð ofta tað at politikarar antir vilja teir fráskriva sær alla ábyrgd og bara gera seg sjálvar til og bottir til maskinur og slett seg til livandi persónar sum umboða ein ávísan politikk ø men tað kann eisini vera tað at mann onkursvegna vil fráskriva sær tað at man ið mann fær mann fær ting ígjøgnum sum mann annars ikki
vega figið ígjøgnum tí at nú hen
hendir tað ígjøgnum armslongdina og tað vil siga so kan mann fráskriva sær ja men altso vit vitvit hava ikki ábyrgd av hesum har altso vælkomin men tað etað eru fakfólkini sum stýrast har also veruleikin er tann at listin er øgiliga dýrkdrivin eisini visti mann kann kalla tað soleiðisnar at tað verður nógv gjørt í navninum á listini fyri at koyra boðskapur ígjøgnum fyri at indoktrinera fyri at ávirka og tað skal mann jú eisini sum politisku myndugleiki hava alla tenni úti fyri at ansa eftir jso er ta beintalg jacobsen gersuvælara formaður eg skilji læna samgonganum ætlar at stovna filmseftirlit aftur um tað er eftirferandi sum biljustinussen sigur og so giti eg at ein tann fyrsti filmurin sum hetta her filmseftirlitið fær boð um at banna tað má vera pippi tí pippi hon umboðar sterkar og sjálvstøðugar kvinnur og tað haldas ordiligani er tað sum miðflokkurin heldur er so øgiligani skilagott
men harra formaður til viðgerðar er uppskot hjá bjørt samuelsen og undirritaðu um løgtingslóg um filmsgrunnlandsins vit hava sæð at
filmsumhvørvi í føroyum tað er í blóma og lat meg bara siga tað beinanvegin hesi fólkini tey tjena ikki nógvar pengar tey gera tað tí tey hava ómetaliga stóran áhuga fyri men eg hugsi at filmur kann jú eisini gerast eini vinnuveður í føroyum stovna vit eini filmsgrunn ein óheftan filmsgrunn so taka vit eitt fet rætta vegin ímóti føroyskari ilmframleiðslu og har við einum nýggjum føroyskum vinnuvegi harra formaður vit politikarar vit skulu ikki siga hvat er góð list ella hvat er røtt list gera vit tað so nærkast vit senn suðuri tit kundu hugsa tykkum at hasin her ycja harka liðnum tá eg var fjúrtan hann var bannaður at spæla í útvarpinum sum frægt eg veit táð einaferð í hálvfjerðsunum men í dag er tað neyvan nøkur veitsla har tann sangurin ikki verður sungin so so nógv flyta vit okkum tíbetur og lat meg bara siga beinanvegin harra formaður eg skilji ikki alla list eg skilji heldur ikki allan film og eg undrist eisini viðhvørt men tað er sum so ikki tað sum tað ræður um hvat eg haldi og skilji ella ikkihaldi og ikki skilji tí vit politikarar skulu ikki døma um hvat er góðlist og hvat er vánalig list og hvat er røktlist og hvat er skeivlist í hesum førinum so snýr tað seg um at geva listini í hesum førinum filmi góðar umstøður men harra formaður eg haldi eisini at tað snýr seg um at vit mugu síggja filmsøki sum eina komandi vinnu sum kann geva inntøkur og arbeiði og tað er ein vinna har sum ikki bara filmsfólk og onnur fáa arbeiði men eisini ein vinna sum kann hava avlærandi vinnur aftur til onnur arbeiði og aðrar inntøkur tað hava vit til dømis sæð í íslandi tí at ein filmsupptøka hon krevur rættiligani nógv har skulu bilar leigast fólk skulu gista onkustaðna fólk skuldu hava okkurt at eta búnaðar skulu gerast pallur ella kolissur skulu gerasttey skulu finna lókey tavilsiga støð har sum upptøkur skulu vera tað vil siga at tað er rættiliga nógv sum annars einki hava við í film at gera sum so fáa arbeiði og inntøkur av hesum um nógv av upptøkunum tær fara kanska eisini at liggja á úti um landið og tí fer hetta at geva arbeiði á økjum har sum tað kanska ikki er so rættiliga so nógva arbeiði ella høgar inntøkur frammanundan so hesi smáplássini til dømis tey verður eisini styrt so tí haldi eg at vit skuldu síggja hetta her uppskotið sum ein nýggjan vit hava sæð til dømis hkvussu ferðavinnan hvussu nógv hon er vaksin eftir at tað fyri nøkrum árum ella løgtingið fyri nøkrum árum síðani gjørdi av at styrkja miðseti fara og einlands og genna vit tað saman við filmsvinnuna so haldi eg eisini at hetta her fer at geva ella so veit eg at tð tað eisini fer at geva inntøkur og arbeiðspláss í framtíðini og eitt annað sum vit heldur ikki skulu gloyma ung fólk eru rættiliga áhugaði í tí sum hevur við film og annað at gera fáa vit eina styrta filmsvinnu so fáa vit eisini nógvar aðrar møguleikar hjá fólki at fáa sær útbúgving tí eg veit sjálv ati hjá mínum royndum í kringvarpinum at har eru ómetaliga nógvir dugnaligir fotografar sum eru útbúnir í kringvarpinum og oftani eru teir øgiliga nógv betri enn fotografar aðrastaðni sum teir læra saman við tí tey fáa so nógvar royndir í føroyum og nógvir av teimum fotografunum hava arbeiði aðrastaðnar í dag tá arbiða iki í føroyum tey ð eg arbeiði úti í heimi tí tey eru so dugnalig og tað haldi eg at vit skulu taka til okkum sum eitt lstórt herðaklapp at vit hava haso dugnaligar fotografar og annars filmsfólk her í føroyum og eg trúgvi at við at styrkja filmsvinnuna so kunnu vit fáa uppaftur fleiri fólk innan fyri hesa e vinnuna og uppaftur fleiri lærupláss

tosa um tað er hetta her við ta ávirkanina sum filmur og sendingar hava á ta føroyska málið og ta føroysku mentanina vit hoyra øgiliga oftani á málið te við at fara á lagi hjá børnum og ungum og tað er sjálvandi ikki so løgið tí tað verður ávirkað uttaneftir og tað er tí at alt sum tey síggja tað er ja danskt amerikanskt fyri at endurgeva krap tey hyggja eftir útlendskum filmum útlendskum sendingum og vit hava kallað einki føroyskt tilfar sum tey ungu og børnini kunnu hyggja eftir ella tíma at hyggja eftir so eg hugsi at velja vit at styrkja føroyskan film so styrkja vit eisini føroyska málið og tí fara vit eisini at fáa betri barnaogungdómstilfar á føroyskum og tað er harðligan tildrongt so tí er mín áhutav áv løgtingið um at síggja hetta her uppskotið hja bjørt samelsenm undirritaðu sum nakað sum bæði styrkir føroyska nei filmsvinnu men eisini aðra vinnu í føroyum men eisini nakað sum styrkir tað føroyska málið hjá teimum ungu og føroysku mentanina takk fyri harra formaður steffan klein poulsen fær eina viðmerkingja hformaður nú vísti røðarin til at miðflokkurin hevði valt at banna pipi sum tann fyrsta filmin við se vit ráddu í filmseftirlitinum og eg veit ikki ordliga hvar hon hevur tað frá hvar hví miðflokkurin skal vera ímóti sterkum og sjálvstøðum kvinnum undir viðgerðini av av av løgmansrøðuni so brúgdi g ein stóran part av mínari røðu at vísa á hvussu kvinnan álopin hvussu kvinnan er upp vorin meir og hvussu sterk hon faktiskt er ø
so eg havi hug at spyrja røðaran hvar hon hevur eitt
tað frá harra formaður beint til løn eg trúði ikki at takk fyri har formaður eg haldi sjálvlegin at stefan klein poulsen og eg hava so ein fatan av hvat eri eini sterk kvinna takk fyri har formaður næstu røðar eru ruffantú hevur tað hjá mær tjørv frá hvønntakk fyri harra formaður ja tað var tann slagin mangin eg skuldi hava orðið partamaðurin hjá mær verið framsøgund fólk í hesum málinum men eg hvønn
eg haldi ta er nokk so sjáldan men vit hava sovorðnið
prinsipiellkjak og tí fái eg hug at taka orðið í hesum málinum lutvísk snýr hetta seg um mentunapolitikk altso hvat sum rørir við øgiliga grundleggjandi spurning
ngar sum hvat er mentan og hvat er mentanverd at stuðla og so rørir tað eisini við hetta her sum
og eg upplivi øgiliga afturvendandi í mun til frælsið at vit politiskt hava hug til at avmarka hvønn annan alla tíðina tað er soleiðis at skjótt sjálvt í einum øgiliga homogenum samfelag sum okkara í føroyum so eru vit í føroyum vit eru konservativ fólk sum eru konservativu fólk sum eru progressiv fólk sum eru vinstravend og høgruvend og og religiøs og ikki religiøs og vit hava øgiliga ymiska fatan vit hava øgiliga ymiska normfatan hvat er tað góða lívið hvat er rætt at gera hvat vænti eg av mínum medmenniskjum og so víðari tað liberala øvusi er at brøkka tað rúmið altso grundað á eina sannføring um at tað ber til at skipa eitt samfelag har sum fólk við ymiskum normum og ymiskum fatanum liva ikki óavmarkað men rættiliga vítt rúm kann vera fyri ymiskum fatanum og eitt o og statvek eitt samfelag kann kann hanga saman mann hevði tá ið andersfokk rasmussen í danmark sat sum statsministari tá hevði mann nokk so nógv kjak um hetta her við mentan hann kendi fyri at fara líkasum upp ímóti tað sum hann tákallaði smaksdómarir sum var eitt slag av av kanska nakað sum hevði upp arbeitt seg ígjøgnum eina tíð at tað var øgiliga eliter mentan mann stuðlaði og alt gott um tað men vandin er at ein stórur partur av fólkinum ikki kennir seg aftur í tí og tað haldi eg er avbjóðingin við mentanarpolitikki tí tá tað kemur til mentan so fara vit niður í lumman hjá hvørjum einasta skattgjaldara fyri at fíggja mentan við taka ikki bara skatt til at fíggja mentan frá teimum sum hava áhuga í list teimum sum lesa bøkur teimum sum hava málningar vegginum og fara til tilopira og hvat tað nú kundi vera vit taka eisini pengar frá teimum sum halda at olsenbadn er er tað besta sum sumsum er skapt her á jørð og tí haldi eg eisini at mentanarpolitikkurin eigur at vera breiður og fólksligur men hann skal eisini vera eliterur og tað sum eg havi sæð síðani jenis kom til valdið er at jenis hevur varpað ljós á ein part av okkara mentan sum ikki hevur verið frammi fyrr tað haldi eg positivt og eg hugsi at kanska hevði hendan mentanin ongantíð komið fram í ljósi visti ikki tað var fyri jenus tað sum bara er so harmiligt tað er tað at jenus ístaðin fyri at breikka mentanarpolitikkin og breiðka tað mentanaðarliga rúmið onkursvegna soleiðis at sleiri kenna seg aftur í føroyska mentanarpolitikkinum su minkar hant hann innskreinkar tað og hann flytur tað til at liggja har sum hannkennir seg heima eg haldi at tað hevði verið alt rósvert vissi hann samtíðis gav rúm fyri tí sum honum ikki dámar og tað haldi eg er tað fremsta málið tá mann er landsstýrisfólk tað er onkursvegna at fáa alt føroya fólk at kenna seg aftur at síggja seg aftur í mentanini eg haldi ikki at tað er bara miðflokkurin sum hevur lyndi til at avmarka líkasum mentanarpolitikkin til tað sum tey sjálvi hoyra heima í eg haldi eisini mann sær líknandi á vinstraveingjunum eg haldi eisini mann oftani sær tað hjá teimum sum vanliga síggja seg sjálv sum tolsom at tey eru bara tosom í mun til har sum tað sjálv er og oftani slett ikki rúma tí sum tey ikki eru samd við tíðin er farin hjá mær skilji a lanu takk fyri harra er tað beinta løgi sum fær eina viðmerking takk fyriharra formaður eg hugsaði ati spyrja rutt vang um hettaher við sensurur í einum fólkaræði altso hvussu uppbyggjandi tað er um tað syrkja fólkaræði a mann simpltan bara hevur sensur tí tað ikki hóskar einum politikara sum situ í valdinum akkurát tá takk fyri harra formaður

ruttvangriharra formaður nei eg taki up upp á ta kraftigasta frástøðu frá cn
eg veit heldur ikki um um eg vil siga at tað sum jenes hevur gjørt er
at brúka sensur eg haldi at onkur var forstalari her í tingsalinum fyri at innføra sensur men onkursvegna maktmisnýtsla haldi heldur ikki er tað rætta men eg haldi tað er so syndarligt at mann avmarkar mentanina til tað sum mann sjálvur sær seg afturí tað haldi
tí eg er er tað syndarliga
í tí sum sum sum fer fram og samtíðis tað sum eg so eisini vil siga er at jenes kanska hevur avdúkað at tað frammanundan var partur av mentanini sum ikki slapp framat og tað haldi eg tað positiva í tí sum jenes hevur gjørt men avgjørt taki eg frástøðu frá sensur takk fyri jenis eitur jenis av rana landsstýrismaður í mentamál millum annað so er tað biljusinussen dagfyrr har formaður eg haldi at ofta so so so síggja fólk meiri sínar egnu fordómar enn tað sum veruliga fer fram altso til døgurðis hevur jens av rana handa hoyristløn til hanusi johansen sum næstan bara syngur pól f og sambært høgna hoydal so hevði jens at ræna aldrin í lívinum funnið upp á at givið eina virðisløn til pól f fyri allar øll hansara banni og orð og hansara
mangan morðreyðu sangir men altso luttvang sigur at jensa rana gevur bara heiðurskávur til fólk sum jensa rana sjálvur kennir seg aftur í tað vil við øðrum siga tað at hann hevur
munandi breiðari mentanarperspektiv enn hvat ið hann annars hevur fingið skuldsetingarfyri undir orðaskiftinum í dag ruttvang takk fyri hvussuer hava vit sæð nøkur dømi meðan jenisa rana hevur verið landsstýrismaður har sum tað eri mentanarlig avrik sum nokk undir vanligum umstøðum høvdu fingið stuðul sum ikki fáa stuðul grundað á hugsjónina hjá jenis arana eg haldi ikki vit hava sæð tað týðiligari ella so týðiligt hjá øðrum landsstýrisfólki men tað er rætt sum biljustinssen vísir á at jenis arana landsstýrismaður hevur eisini veitt stuðul
til mentan sum mann vanliga ikki forbindir við
akrat tað sum hann stendur fyri takk fyri erhard joensen takk fyri harra formaður eg haldi at tað var ein interesant betrakningur sum ruttvang hevði serliga tann sum hon nevndi tá síðstu taluni hetta her við hvussu fólk sum eru á hasum skálanum sum taka og meta seg sum øgiliga tolsom øgiliga fevnandi øgiliga eliter mann merkir ikki ordiligani heldur at at tey eru serliga
tolsom út yvir
sítt egna lítla unnívers og eta ikki soleiðis við okum øllum somnum faktiskt at okur faktisk øll somu í okra egna uníversi hava eina heilt persónliga meining um hetta her og og at hon er so gróðursett at okur duga faktiskt ikki at síggja tað stóra perspektivið og ta stóru breiddina sum skal vera í listini takk fyriharra formaður ruttvangtakk fyri jú eg e eri púra samd við við erhard joensen at at eg haldi tað er afturvendandi at nøkur av teimum fólkunum sum eftirspyrja tolsemi tey atturspyrja tað í mun til nøkur heilt ávís ting og hugsjónir sum tey sjálv standa fyri og tá ið tað liggur uttan fyri teirra egnu hugsjónir so eru tey ómetaliga lítið tolsu og hatta er galdandi
allastaðni altso
bæði til vinstru og til høgra so torsemi er eitt orð sum er eg haldi verður øgiliga nógv misbrúkt takk fyri so er tað bjørt samuelsen gerso væltakk fyri harra formaður eg fari at takka øllum sum hava tikið orðið í dag vegna beintað løgið um meg sjálva sum uppskotsetta fyri tjóðveldið eg haldi hetta er verið eitt gott orðaskifti tað var nokk væntandi at orðaskifti fór at snúgva seg eitt sindur um avgerðirnar ella upp í blandingina í tær fakligu avgerðirnar sum hava verið um stuðul úr av mentakontuni
sum er í dainum mentamálaráðnum men sum eg segði mínari røðu so haldi eg tað er umráðandi at vísa á at hetta snýr seg ikki bara um
tað hetta snýr seg fyrst og fremst um at fáa sett á stovn ein filmsgrunn at taka hetta viðfilmsvinnuni og filmsframleiðsluni í stórum álvara og eg kundi gott hugsað mærat vit høv brúkt eitt sindur meira tíð í dag upp á at viðgera vinnuperspektivi í mun til filmsvinnu eg haldi tað liggja øgiliga øgiliga øgiliga stórir møguleikar ífilmsvinnuni í føroyum og eg haldi at vit eru akkurát gottini til at kunna lofta teimum møguleikunum vit vita at tað eru fleiri hundrað fólk sum hava verað í gongd í sambandi við atrom at tað eydnaðist at fáa trond til at vera framleiddan í føroyum har haldi at tað var eitt gott dømi um tingið bæði andstøðusamgonga sum tóku lógvatak saman tað vóru fólk í í samgonguni g fólk og andstøðuni sum arbeiddu ógvuliga hart fyri at fáa hesa eykajáttanina á og ein landsstýrismaður var sum loftaði tíð og sjálvur var øgiliga við upp á hetta her og tí bleiv tað veruleiki tá ið mann hevur sagt á so haldi eg esinimann kt hugsað hvat skal so vera næsta stig vit høvdu í undanfarni tingsettu eitt annað uppskot sum um nett upp á leggjainaheildarætlan fyri tey komandi árini fyri filmsvinnuna hvat er tað mann vil við føroyskum filmi vit skrivað her at vit ynskja at vit semjast politiskt um at hækka játtanina við eina hálvan millión um ári soleiðis at hon kemur upp á tær tíggju milliónirnar sum hevði svarað til nøkulunda tað sum er í filmsgrunnum í okkara grannalondum og sjálv eri eg ógvuliga hart ímóti at politikarar leggja seg útí hvør fær stuðul til film tí eg haldi at tað er ta effektivasti mátin at taka tað samstarvsgrundarlagið sum hóast alt hevur verið við jøvnum millumbili um at uppraðfesta kontuna til film tað oyðileggur mann sjálvandi í sama eygablikki og tað hevði ein og hvør av okkum sum sat sum mentamálaráðari sum fór inn og blanda seg upp í hvør fekk fekk stuðul so hevði tað verið galið hjá fyri tey flestu í tingunum og tí má mann síggja álvaran í tí at tá ið tingið semist um eina játtan so má hann eisini brúkast í tí andanum sum hon er men sum sagtso er tað ikki høvuðsendamálið við uppskotinum at finnast at tí høvuðsendamálið er at leggja filmsjáttanina í profesionellar karmar og tá haldi tingfólk minnast til at hetta er farið frá upprunaliga vardað jú bara ein hálv millión sum stóð hesi kontuni tá var sjávandi eingin orsøk til at stovna ein heilan grund men hetta er so blivið uppraðfest og tað stóra stóra lyftið kom undir undanfarnu samgongu eg haldi rigmor dam var mentamálaráðharrið akkurát tá ið tað hendi og pál mikkelsen var vinnumálaráðharri og vit sótu við fíggjarmálnum tjóðveldi og vit samtyktu allir teir tríggir flokkarnir vóru ógvuliga nógv við upp á at uppraðfesta filmsvinnuna og eg veit at tað eisini eru fólk í samgonguni sum hava áhuga fyri film og filmsvinnu og tí fari eg t at at nevna hetta her enn einaferð sjálvur eg áv teiri sannføring at hvør einasta króna tú setir í film kann koma aftur fleir falt í inntøkum í landskassan taka vit afturberingarskipanin hartað standa tvey hundrað túsund á á á játtanini ella nú bleiv tað so hesar milliónar til tro men tað var ein eingangsupphædd atso tað var bara fyri einaferð mann gjørdi taða men byrjaðu við at siga at afturberingaskipanin blívur elastisk altso hon blívur meira opin at vit ikki pjøvast at seta eitt ávíst krónutal tí at afturberingaskipan er jú afturbering av pengum sum eru brúktar í landinum sum annars ikki høvdu verið brúkt har í landinum íslendarar hava altso har kanst tú brúka milliónir um at milliónir um at milliónir og so skal tú bara dokumentera úbrúkt pengarnar og so fært tú tað sum svarar til eg veit iki um tað svarar tilteirra emmig ella hvat tað svarar afturborðið og tá altso í veruleikanum kundi man draga eit lítið sindur tað er sikkurt eitt sindur ópopulert at gera tað man mann kundi raga einum lítlan paralell til fass har hava vit valt at sagt tað er at vinna sum annars setki havði veri í føroyum so høvdu øll tey skipini verið skrásett í útlendskum skipaskráum tí valdu vit nakað sum visjónd vara øgiliga ópopulert í sínari tíð at siga at nei vit royna at hava tey skrásett í føroyum sum vit kunnu fáa ta avleiddu vinnurnar av hesum her men men har fæ man so stórsæ onga skatt men mann fær nógvar avleiddar inntøkur o tað er kanska ikki tan besta samanbera sum eg haldi allíkavl tað er tann nærmasta í mun til hvat eg hugsi um tá tá ið eg sigi at vit skuldu taka markið burtur fyri hvussu nógv afturberingin kann vera tí at tú skalt dokumentera at tú hevur brúkt hesar pengarnar í føroyum og hevur tú ikki brúkt tær so kanst tú ikki fáa emvigafturberingini og hetta er og her er talan um at filmslig koma til føroyar at framleiða film sum annars hevði verið framleiddur uttanlands men aftur til grunnin harra formaður líka endar við at siga takk fyri orðaskifti í dag og eg vóni a hetta fara eina góða viðgerð í mentanarnevndini takk fyri ja so eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið

áðrenn vit fara til næsta mál skal eg siga at tað síðsta málið á skránni í dag tað er tikið av skránni tað er løgtsmál nummar ellivu tingmálnummar ellivu uppskot til løgslógum at minka burtur donsku ríisveitingina til føroya tað verður ikki viðgjørt í dag men kemur á skránna eina ferð seinnu
so tað seinasta málið vit fer at viðgera í dag tað er fyrsta viðger av tingmáli nummar níggju uppskot til samtyktar um góða ókeypis atgongd hjá borgaranum at taka pening úr peningastovni so skulu vit hava framsøgufólk fyri fólkaflokkin beinir johannesen fyri javnaðarflokkin jóhannes joensen fyri sambandsflokkin frymut rasmussen og fyri tjóðveldi beintaløgu og so er rutt vang á listanum fyri framsókn tað er tey sum eru komin uppá her so fær beini johannesen orðið fyrst ger su væltakk fyri harra formaður ja tað eru tingmannin tjóðeldsins sum hevur lagt hetta uppskotið fram og tað er uppskot til samtyktar um at um góða og ókeypis atgongd hjá borgarum at taka pening úr peningastovuni har tey skulu heita á at landsstýrið skal leggja ella um at fyrireika og leggja fyri løgtingið lógar uppskotið ger kur góða og ókeypisakoan hjá borgarunm at taka pening úr peningastovuni og estað fyrsta eg hugsi um tað er hvussu skal góð
og ókeypis atgongd hjá borgarunum at taka pening út tryggjast út frá tí hugsar um hann hevur her beint altso er tað er tað so landið sum skal reka sjálvtøkurnar ella ella landið skal lóggeva osso havi eg hug at spyrja kann landið lóggeva einari fyritøku eina privatari fyritøku hvat hon skal gera og hvat fyri tænastur hon skal veita og er tað stolla tar upp undir tað at vit vilja ynskja eitt fræls vinnulív í føroyum tað ivist eg í mær dámar sjálvur ikki at mann stýrir vinnu og setir kanska detailstýrirhar so eg havi hug at spyrja altso um mann ætlar tað við hesumr uppskotum her um tað er tað at mann ætlar at lóggeva og so kann man eisini spyrja hví hendir tað mann sær tað at sjálvtøkur vera kanska tiknar niður á smáplássin ka seg spyrja hví end tað altso hvussu nógv kostar tað kanska v rekandi og er tað verutað nógv brúktar altso eru tað fólk sum brúka tær dagliga elyvirhøvur og loysa seg yvirhøvur hjá bankunum at hava tær og tað er nakað sum mann burdi fingið lýst tá ið hetta uppskotið færi vinnunevndina altso veruliga orsøkin til at mann ger hesi tingini tað er øgiliga skjótt til at fólk kanska øsa seg upp um okkurt og mann ikki ordiliga færir orsøkirnar við og sjálvandi also tað er so er tað eisini tað mann leggur dent á ókeypis atgongd øh mann nevnir her at tað er ein banki som tekur hálvtrýss krónur av í gjaldi al som kanna hugt aðrar bankar tað liggur altso alt frá átta fimm krónum tvær krónur og so er tað onkurstaðni har tað eru summi kort sum geva har tað er ókeypis at taka peningin út aftaná hvat fyr gjaldskorpan hevur so tað er øiliga ymiskt og eg haldi at tær kunnu bankarnir sjálvur forsvara atso hví teir taka hesi gjøldini og eg dugi væl at síggja hví fólk oftani blíva óð um óð umasiga ómarsgjøldini og annað meni sjálvur haldi eg ikki tað at tað eri landið ið skal lóggeva hvat fyri tænastur in vinnan skal gera tað haldi g sjáals at tey sum eru vinnurekandi í heila tikið sjálvi altso eg eri burdi verið nóg búðin til at finna útav og hvat er best fyri teirra fyritøku og eru fólk ikki nógd við einum tænastu áðrennum fyritøku so fara tey nokk til atn aðra og tað er soleiðis fræls vinnulívið virkar so men hetta fer so í vinnunevndina og har vænti g eisini at tað verðurat vit fáa viðkomandi partar inn og att eigarar eisini kunnu lýsa sítt mál frá torra sjónaroynni so at jú men hetta uppskotið skal fáa ein góða virðiligari viðgerð í vinnunevndini takk fyri frú forkvinaja takk hevuru nakrar viðmerkingar beinta løga jacobsen ger sovælja takk fyri frú forkvinna tað er onkur peningastovnur sum tekur hálvtrýss krónur tá ð tú fert inn í bankarnm fysiskt yvir til diskin at taka pengar út so eg hugsii at spyrja beini johannesen um hann heldur tað er í lagi at ein kona sum arbeiðir nú á kósii tímalønt tá ið hon ætlar sær kanska inn í bankan at taka hálvtrýsstaka trý hundrað krónur út um hon hann heldur tað r í lagi at ein kona sum arbeiðir í kósini fer inn í bankan yvir diskin
sigr eg skal trý hundrað krónur út og tað so kostar henni hálvtrýss krónur heldur
hevur tað í lagi at hon skal rinda hálvtrýss krónur fyri faktiskt at fáa lønina hjá sær sjálvari út takk fyri ja takk beinir johannesen ger so væl so tað eru tað ikki bara ein banki til illa føroyum og tað eru fleiri bankar sum hava kanska eg havi hugt at heima eitt sindur onkur er fimm krónir onkur tvær kravdur og onkur tá tað kemur til ymisk gjaldskort so er tað null krónur so at tey hava eitt val sjálvur tey hava frælsi til at velja hvat fyri banka at vit brúka takk fyri ja takk ráðni við mær synger so væl takk takk fyri at javnaði eg hefti meg við
við at at røðarin dámdi ikki at
at detail regulera vinnur men eg kann fortelja honum at peningastovnsvinnan er so gjøgnum regulerað sum eingin onnur vinna í heiminum so eg havi tað sindur søga sum hetta kom afturat eg veit ikki um tey gjørt so stóran mun takk fyri ja takk beinir janusen tað er so væl ja takk
sú er ruttvang púra rætt í at tað er ymsa orsøkir til at
og eg haldi eisini at mann kundi vera eisini hugt at eisini innan okkara lógarverk eru vera teir ov nógv regleraðir tí teir mann setir eisini krav til at teir skulu hava so so stórt avlop sjálvum eisini vit mugu til at teir ikki kanska tá teir fóru á knóranum at tað samfeløgisliga ikki skal merkja so hart men mann kann siga at so eru krøvini kanska alla regleringar mann hevur í søgu
er tær nóg ferð
hóskar tær til føroysk viðurskifti tað er kanska mann hevur vit hava havt kjakið um cifi lógarkrøv fyrr her í tinginum og har er metmann til dømis at tað ikki er nóg reglerað eftir føroysk viðurskifti mann kann hava ikki taka tað kjakið uppá tí takk fyri takk edva jakobsen ger so væl takk fyri frá forkvinna nú stóð tað í sjálvum uppskotum at annar av teimum stóru banknum tekur hálvtrýss krónur men tað er ofta ein sovorðnan innanísingstrekla har at teir meiggja hvønn annan tí báðir teir stóru tak hálvtrýss krónur tað tað stendur í eini høma síni men so hava teir eisini undantøk í forhold til eldri borgarar at tey kunnu kunnu taka út fyri nógv minni pengar og hava kanska øll fyri annars sum eg havi kannað har kanst tú siga trýogtjúgu krónur

óansa hvussu ofta taka út so tað hava nakrar senjorðreglar eisini og aðrir reglar eisini fyri ung og heildarkundar sovorðso tað er tað er øgiliga ymiskt visti mnn er heildarkundoshorm men vis sum einki gert av tí so taka báðir tað sama fyri at taka út við við kassan klk masa siga fyri til ímóti tí men tað bað líka fyri at rætta inn til tekstirni takk fyri frú forkvinaja takk beinir johannesen ja takk fyri nú hugdi eg kanska mest eftir sjálvtøkum og tað er sjálvandi rætt at at tá y taka ymisk øl eisini tá i man er inn í kassan og tað kundu uppskotiðsernar eisini hava rætt í atí at tað er ymiskt so tað er kanska ikki øll kanska serliga eldri fólk sum ikki hava it gjaldskort ella kanska ikki eru heilt fortrólig við ætla tøknina og men altso tað er um um tað er tað at fólk hava eitt væl um tey hvat tey gera um tey velja kanska ein bíligar bankaog ikki og velja tey tann dýrari jamen tað er torvar væl
og eg haldi at
fyski gjøldini eru altso tað haldi eg at bankarnir sjálvur kundu forsvara tað er teir sum hann sjálvur ásett heta her a so takk fyri frú forkvina røð jóhannus joensenersæyri frú forkvina ja til viðgerðar er eitt uppskot frá tjóðveldi sum er uppskot til samtyktar um ait góða og ókeypisatgongd hjá borgarum at taka pening út úr peningastovnum og etta líkist oliga nógv uppskot sum javnaðarflokkunum legði fram seinastu tingsetu um ókeypis grundleggjandi bankatænastur hvat er ókeypis grundlegjandi bankatænastu tað er til dømis tað at taka pening út og at seta pening inn
eg fyrst vil eg siga tað at sumø banka
útlærdur ella banka maður so pínur tað meg ati síggja hvussu tann persónliga tann persovna tænastan veðkundan blívur meir meir burtur og fjar og har sum alt blívur gjørt í einum alt fer gjøgnum netið og mann skal helst hava so lítið persónligt samband við kundan sum gjørligt hvussu her har mann hyggur í eyguna hvørjum øðrum tað haldi eg er ein ein bái og tað er ikki gott fyri bankarnar og eg hevði havt eitt sidur ringt at arbeitt í bankanm í dag

man hugsar um bankar í føroyum so sigur mann aftir kapping um kundarnar men reelt á tí lítla føroyska marknaðirnum er kappingin øgiliga avmarkað tá mann tá tað kemur til tann føroyska marknaðin og tað er hon s innan fyri so rælia nógvir økir tí tað eru nokk so smá tá tað kemur til vinnu í føroyum sjálvandi tað kappast eisini við útlendskar peningastovnar við algretelognum øðrum og tey krøvini sum verða sett í føroyska peningastovnir er rættiliga stór tað eru tey tey sifrukrøvini við seta gera tað at bankarnir skuldu hava so nógv avkast at standa ímóti við og tað er í ríkisligt máti men tá i tað kemur til hesi grundleggjandi tingini sum verður løgd upp til í hesum uppskotunum her so kostar tað ikki fleiri hundrað milliónir við snakka um kann geva e dømi mann snakkaði um bankarnir teir tóku sjálvtøkurnar av í nú segði onkur smáum plássi men eg vil ikki hava stórum plássum í føroyum sørvági í sandavági á skála og eiði til dømis stór pláss ar yvir túsund íbúgvar fleiri av hasum plássinum tað eru stór økir og tað fáa ikki eina tænastu at gongd at kunna taka pengar út

og tað kostar mær fortalt einag komma fimm millióni hava eina banka eina eina hasum her sjálvtøkunum í eini bygd ella einum staði og til samans hesir fýra bygdir so eru tað seks milliónir og sum man hyggur eftir hvussu nógvir yvirskot bankarnir hava so liggur tað millum hundrað upp til sjey hundrað milliónir hava bankarnir havt seinastu árini og seks milliónir av tí er ikki ein stórur partur og sum annfer at hyggja eftir bankaraksins rokni eg ikki við at tað fellur og við at bankaninr fær á heysin um um mann gevur nakrar grundleggjandi tænastu til borgarin ókeypis so hati bankarnir eiga revordera sína hugsan og veita borgaranum hesar grundleggjandi tænasturnar og so fáa tær nøgdar kundar tað mátti verið stuttligari og beturi at havt nøgd ar kundar en havt eina rúgvu av ónøgdum føroyingum kundum sum ikki vilja síggja eyguni á bankunum

vissi eg var hvussuer arbeiddt í bankunum so vildi eg hvussu er roynt at havt eitt nógv betri ennmikil enn bankarnir hava fingið

prísunum so eru tær ymiskir men tað verða oftani reguleraðir øliga nógv eftir hvat kappingardreytirn ger tí teir eru ofta so fáir á marknaðinum at tað roynir mann at justera øgiliga skjótt tað var ein diskussiónaffur um bakaríini í føroyum á øll høvdu sama prís á breyðinumtað er nokk tað sama eisini í hesum

hvist man hyggur eftir bústaðarmarknaðinum so eru bankarnir øgiliga týdningarmikil faktorur á á bústaðarmarknaðin og visti man hyggur eftir fyrr hevði tú húsalandsgrunnin sum ein almennur stovnur sum hjálpti til við fíggingarhúsum man kundi hugsað sær at tað eri hjálpt øliga væl til bústaðarmessi í føroyum mann fekk tað inn aftur og tí hava fakfelagar snakkað um at at gera ein ein almennan banka almannan stovn og tað kundi eisini verieitt gott hugskot í mun til at við ímóti hesum privatu tí teimum privatu bankunum tí ein almenni banki skuldi ikki havt so nógv yvirskot sum mann krevurari teimum privatu bankunum eg man kundi eisini hugta eftir um tey krøvini um mann segði til bankarnar nú veit egu norðoya sparikassi ikki hevur asiðfikrømin eg meini atey vór avtikið hjá teimum sum skua kanska úð at teir lækkaðu hvussu er ella í øllum førum at tænastugjøldini og annað var bíligari har hjá teimum eg e iki odila kláraðir um tað er tað men visti tað er undanførslan til at hava nógvan kostnað á bankatænastuni so burdu norður at sparakassir framman fyri hinar men nú veit eg ikki origa hvussu hvussu sær út har í øllum førum eg haldi ikki eg ta uppskotið er gott eg haldi tað er neyðugt at mann regulerar eisini efta her hetta fara bankarnir ikki hevðsund pp av og tá ið mann sigur tað at mann vil hava eina fría marknað og at bankarnir sjálv kunnu virka frítt hvussu teir skuldu skipa sít virksemi so skulu tei sjálvandi sleppa tað men tað ger einki um vit regulera hesi tingini sum kosta so lítið í mun til tann heila lakstrin av bankan og tað eigur ikki at ganga út yvir onnur virksemi í bankan fólk eiga ikki at blíva uppsøgd og annað á kundarahesum so eg hugsi hefti eitt gott uppskot vit fara at royna at hyggja eftir jaliga vónandi fáa vtað eisini bæði bankar og kundar og tey sum eru avvarandi av av hesum økinum her at tosa ella koma inn at snakka í nevndunum um um hvussu mann kundi skipa eg haldi hetta er skilagott eg haldi at mann eigur at respektera hesi økini sum til dømis hava mist hesar sjálvtøkurnar at mann eigur at fáa sett tær upp aftur beinanvegin tað líkist ongum at at pláss sum er oman fyri fimm hundrað fólk eg vil siga fomafyr fimmhundrað fólk ikki hava eina penga aftomat ella ein banka

ja takk her vóru onkrar viðmerkingar beintaløg jacobsen ger sovæl takk fyri frú forkvinna og takk fyri johanes joensen fyri hes heri góðu røðuna her eg hugsaði meg at spyrja johanes joensen hetta her er jú pengar sum fólk hava fingið inn á kontoina ansins um løn ella pensjón ella annað hvat heldur johannes joensen um tað til dømis at ein fólkapensjonistur hevur arbeitt alt lívið og nú er hanblivin fólkapensjonist og sjávandi so minkar upphæddin nú hvørjya ferð hann skal yvir í diskin í einum peningastovni
tr hundrað krónur úti ella fimm hundrað krónur úti hvat ger tað við onkursvegna tær
rættvískensluna hjá hesun her fólkapensjonistunum at nú má hannkundi hjálpa oikum at rinda fyri at fáa pengarnar hjá sær sjálvum út faktiskt tekur bankin pengar gjald fyri pengar sum hann einki hoyur í takk fyri frú forkvina ja takk jóhannes johansen ger sovæl eg vil siga eitt orð órættvísir eg hugsi atborgarar kundar hugsa eftir órættvíst tá i mann hugsar ein skipan er órættuvíst so royni mannat fara ímóti skipanini ímóti teimum bankunum og eg skilji ikki at bankarnir ikki duga at síggja tað at hetta her er ikki vegurin at fara at mann kann finna okkur millum ting onkustaðni tí tú kanst nøkur ting eigur mann ikki at gjalda fyri so ma mann skrúva okkurt anna upp heldur enn at atsæð gjøldini

teð eisini pengaraftomátun meiren mann hevur tað er ein tænasta sum er sera sera týdningarmikil fyri borgarnar tað eigur mann ikki at taka av og skelja í stórum økum ja takk jaspur langoard eina viðmerking ja takk fyri frú forkvinna nú bleiv eg nevnt av undanfarna røðara um ati mø vilt man skudi fara inn í gjørt ein almennan banka almennan føroyskan banka í dag eigir landið áleið tretivu prosent av bantnorðdigg og tá ið tú tekur so hittekur hinar bæði betri samtaki og norða sparikassa og suðuri á sparikassa so er tað egentiligan føroyingar sum eiga allar bankarnir eg veit væl t tað er eitt partafelag og taam n í nevnd
men tað er hvør einstakur sum eg eigi er partur av tí mann kann
siga at tað er bankarnir hjá okkum sjálvum hoyrir altso so skalu vit fara inn at seta ein nýggjan almennan føroyskan banka men so verður tað egentliga ein afturat tey sum brúkarbankarnir og tú hevur tú alt etir hvussu nógv tú brúkann hevur tú atkvøður atkvøðu g tú velur hvørja umboðsráð tu hevur umboðsráðið vel nevnd og eyðalfundurin hægstu eeru almennir bankar takk fyri ja takk jóhanvelsioensen ja tað verður kanska trupult at gera ein banka tann fyri fyrifurnigin at løgtingiðstovnarar bankar á landsstýrisstovnararbanku men men men fakfeløgin kunni sagtað seg ein bankan sum sum so ella so er at tað eru limirnir í fakvønnum sum eiga á bankarnar og kunnu stýra hvat hendir við bankun og tað er ein góður møguleiki og tað hevði veri eitt fínt hugskot sum vekt ímótir hinum bankunum men tað at viðger a banka her í tinginum tað ella ella landsstýðisgeriniar banka tað tað er okkeitt sindur truplari
tað eru nakrar bankalógir og reglarnir skal fylgja
tað má vera í tí reglum meinginum tú virkar so tað tað haldi eg ongantíðg vera upp ótal men eg haldi tað er skilagott at hava tú hevði húsanumsgrunnin tá sum ein grunn ogtað er skilagott at hava eina skipan har sum har sum mann hugsar um fyrst og fremst tænastuna til kundon heldur enn at skula hava eitt so stórt yvirskot og alla tíð hugsa um íleggjaranar til bankanna j takk næstur at røða er frymodh rasmussen ger sovælja takk fyri tað frú forkvina ja umrøðarar nú eru so uppskot til samtyktar um góða og ókeypis atgongd hjá borgarum at taka pening úr peningastøgu og eg haldi tað eri týdningarmikið
at vit hava góða atgongd til at taka pening út tí at vit vita tað at uttan pening so slima ikki leingi í hesum landi soleiðis er hon einaferð samfelagið samansjóða sjálvt um
flestu av okkum hava gjaldskort og kanska hava hetta her á telefonini eisini og so so havi so er tað týdningarmikið at mann hevur atgongd til kontantar æmen er eru nokk s nógvir spurningar í nú núkann bara byrjað við tí at tað verðið akkurát frammi um at kanska tá fakfeløgini sovorðið skuldi farið í holt við sovnar banka tað er ikki ókeypis eð haldi ikki eg haldi at fakfeløgini takað eg veit ki mynisstórla hvat er er tað eitt hálvt annar prosent av øllum lønarmassanum sum er skattaður pengar frá frá øllum føroyskum borgarumsum foløgum so tað hevu mann longu betalt nokk so nógv haldi eg so og tann bankin vildi fingið somu krøv sum teir peningastovnar sum eru í dag frá fíggjareftirlitinum men lati okkum koyra forbí tað enú tá eg havi hugt eftir hesum her uppskotinum er so ella ja verið og hugt inn í príslistanir eg má siga tað at eri øgiliga væl gomdir príslistanir eg haldi tey gjørdu einki um bankarnir kanska vóru itt sindur meira el mann fann príslistarnir betri eg vænti at flest tingfólk eru samd við mær nú tey hava hugt eftir hesum her at tað eri ikki neymt at finna mann skaldi nokk so niðarliga og langt inn fyri at finna tað men spurningurin er bara altso er ein kostnaður at hava hesar automatirnar og og sum eg havi skilt so so skal tað vera vistgrundarlag fyri at hava eina automat og átað er nokk ja eg veit ikki altso kom bara fyri oyra at tað kanska er hundan um mann roknaður við at tað skal helst vera ein tvey túsund brúkara av av einum einari sovorðnari automat fyri at tað skal hanga saman og trupulleikin er nokk eisini tað atvit halda tað at vit fara í atomátina og so taka pengar út og so fáa pengarnir og og ta hendir einki meir men her fer okkurt fram aftan fyri kolisturnar fyri tað fyrsta er tað tað t ta eletronski parturin har ið tingini verða har ið tað verður boðað frá niður til natez at nú hevur viðkomandi tikið so nógvar pengar út og trtransaktión og tað kostar pengar at gera tað og samstundis so vita vit gott at tá ið visti mann tekur nógvar pengar út so skal onkur fylla í eisini tað er eisini ein partur av tí tí tað er eitt sovort viðlíkahald sum er av tí spurningurin er hvør skal hvør skal hvør skal gjalda tann kostnaðin sum er av tí mannkann gott siga tað at tað skuldi verið frítt men í veruleikin er nokk tann at tað er einki sum er frítt her í heiminum mann kundi lagt tað gjaldið sjálvandið omaná mann kundi sjálvandi lagt tað gjaldið oman á gjaldið hjá teimum sumskylda pengar til bankan ella hjá teimum sum eiga pengar í bankanum og kanska tað sum alarma mest í seinastu tað er tay sum eiga pengar í bankarnum ikki vilja betala negativar rentu so tey eru neyvan tað sum mann skal fara eftir fyri at taka pengar frá tað sum varð noyddur at fara eftir um skyldarpengar tað haldi eg ikki ein góður daga at knokkreita tey meir sum skyldar pengar so ver tað eisn spurningurin er atso skulu vit samstundis fara at

bankarnir skulu hava ymsastaðni tað r tað er eisini ein spurningur e so vit skulu siga hvussu nógv hvsu nógv nógvar automatir skulu vera hvussu skldu eisini siga hvussu nógvir bankar skulu vera far at lóggeva privat og spurningurin er yvirhøvur er hetta altso hetta málið er spurningur um eg haldi ikki heta er yvirtikið hett hetta hetta málið spurninur u vit kunnu óggeva økinum eisini eitt sum hevur undrarð meg eitt sindur í hesum her nú eg havi hugt upp á hetta her tað er

nokk so tætt fyr hvørt annað altso tað lso hvør banki hevur ein automat hjá sær tað vil siga at eg kann bara taka eitt nú í klaksvík har sum eg komi frá har er tríggjar utomatir og tað er ein tríkanti sum kanska ja tað er øgiliga stutt ímillum automatirnar so kan man siga visti eg so dýrt at hava automatirna har eg skuldi mann kanska arbeitt saman og havt ein automat men tað er bara ein ein spurningur kanska sum peningasavnarin skuldi tikið upp um er tað møguligt eg veit samstundis er hettar ein eitt kappingarparametur at veita kundarnum í góða tænastu so so hetta er eitt sovorðitt men bankarnir fáa øgiliga negativa umtali orsakað av hesum her tverður betraktaður at verða gradaðir pá grunda av hesum her men grundin til at banki tekur pengar fyri nøkur ting tað er tí at her krøv sett til sbankarnir um hvussu teir skuldu hvuss tryggir teir skulu vera veruleikin er jú tann at at treyturin til bankarnar er tað at visti tú fór á heysin so skalt tú næstan allíkavæl fyri dagin eftir sum tú vart tðtað hevði t forteysin altso tað er man hevur næskan ganga trygdina við tvey men eg haldi tað er øgiliga viktigt at at atgongdin til kontantar er er til staðar tað haldi eg er

tí at vit mugu ikki koma út fyri tí at pengar blíva vekk úr samfelagnum tað eg meini eg tað er tað her sum mann heldur í hondini og vit vita gott tað ati ttað er ymiskt hvat fyri aldursmann er í kanska hvat hvat mann brúkar av avhvussu mann hvussu mann fær pengar út og so ver tað hetta her tosa um

at mann eigur pengarnir sjálvir tað er rætt at vit eiga pengarnir men samstundis tá ið vit hava pengarnir í bankanum so hava vit eina trygd fyri at vissi onkur skelur pengarnir sum er í k hjá okkum so eg hava tæir eina trygd upp á sjey undað oghávtrýss túsund krónur haldi eg stendur á sum bankin garanterar fyri at vit hvørts hlt u pá aftur upp til visu vit taka pengarnir úti nú siga vit eiga pengarnar sum eru púra rætt og vit taka teir vit koyra teir undir koddan onkur skelir pengarnir so hseer engin sygd fer pengan veðg so vit fáa eisini eitt sindur afturfyri teir tað sum viðt goldið han e vilt ikki bara also tað er ikki so ræðiliga svart og hvítt tað heila ha men samstundis haldi eg at tað er øgiliga viktigt at peningasovnir skilja tað at ater nógvr brúkara sumvilja hava eina góða tænastu og eini góða atgongd til pengar so er tað spurningurin hvat er góð tænasta góð tænasta er nokk at ddrift ella alt tøkni runt at fáa fatur í pengum so kann mann siga at kanska at altso eg haldi sjálvur at tað er rímiliga rímiliga tætt ímillum automatirnar eg veit væl at tað eru nøkur økir er longuri í millum men vist vit taka okkum her í føroyum í forhóldir uttanlanda so haldi eg tað e øgiliga tætt í millum automatirnar taðsoleiðis er tað og so hetta er eitt

tahetta hetta eitt gott mál at taka upp sjálvt um vit kanska einki fáa gjørt við tað men eg haldi tað er viktigt hjá okkum at senda signal út tilfíggjarheimin ati ati mann má hugsa lýsinur um hvat mann ger og eisini tað mann er tað tað tað kostar er tað tað tað kostar nú nú veðu taðn nevnt hálvtrýss krónur tekur onkur eg havi sæðv fimm krónur onkur men hvat við sum mann tekur tað sum tað kostar trasantiónin hjá nes og so er mann hvørsfall ikki nakar vinning up á tað men mann hevur so heldur ikki nøkrar útreiðslar fyri peningastovn so tað er nøkur sovornir ting sum mann krevur at hugsað um ogeg trúgvi at tá ið hetta málið fer í vinnunevndina so verður innkallingar gjørdar og so fær mann allarhelst at fáa hesi her tingini útgreinaði sum mann hevur tosað um hví mann ikki ger hví mann ikki hevur altso avtalu síná millum hvussu í hvar hvussu mann plaseraðar automatir og og og hetta ymiska og kostnaðir hví teir eru ikki líka allastaðni og tí at tað er sikkurt ann grund til at tað er sum tað er so altíð alt so er hetta eitt kanska eitt neyðugt uppskot at koma fram við bara fyri at fáa okkum at hugsa um at vit eru ordilig í okkara dagliga lívi ísamfelagnum og at vit ikki missa sambandi við veruleikan soleiðisnar at vit taka kanska pengar óneyðugt fyri fólkið við tað er tað sum bankarnir gera tað er tað frú forkvinna takk fyri jtakk her vóru fleiri viðmerkingar jóhannes joensen ger sovæltakk fyri frú forkvina ja nú kom frimum rasmussen inn á hetta við benka sjálvtøku og at mann kann samstarva um at at fáa teir deildar út um landi soleiðis at øll fáa atgongdina tað er eitt fínt hugskot tað burdi mann lang skjan funið í tað soleiðis at at fólk nú sigur hann tríggjar eru ein og stað í klaksvík tí mann skal kappast um tað staðin fyi at mann hevði eina har og kanska ein av longru norðegu onkustaðni
og kanska heilt morðið vóru hann fyri soleiðis at fólk á viðareyðis bjóðust at koyra
til klaksvíkar at taka pengar út tað er upplagt soleiðis haldi eg ta eigur at vera um al føroyar fær at fa eina góða tænastu vist tað mnn kundi deilsa sum tær útreisturnar í bankarnar men so hevði mann vunnið øgiliga nógv og fingið nøgdar kundar í øllum bankunumtakk fyrija takk frymusrasmussen ger sovælja takk fyri tað frú forkvina ja takk fyri viðmerkingina ja tað er soleiðisnar at onkuntíð so so hugsar mann ofta í teimum somu baðnunum altso mann hugsar at all gera tað sama í sama stað men kanska mann kann hugsa alternativt onkuntíð sum í hesum førunum at mann tekur sproyðir tað sundur men tað er sikkur ein grund til at atmarknaðarkreftirna ella marknaðardeildirnar í í hesum ymisku peningastovnunum gerasthoter gera og men tað kann mann kanska fáa lýst í í
gera íð vinni
takk fyri ja takk so er tað annika olsen ger sovæl fyri frú forkvinna ja frúmi rasmussen var inni á nøkrum áhugaverdum hetta her við at hava príslistarnir meira almennir ella meira gjøgnumskygnir hjá bankunum hvat ið hesir ymsi tænasturnar kosta tí eg hugsi ikki at nógv hugsa um at ein flyting umvegis netbankan kostar yvirhøvur men tað ger hon altso hon kostar faktiskt rættiligan fitt mann skuldi næstan ftra út í at bankarnir í føroyum vorðu nir undirkomnir men tað eru tær heldur ikki
so tað er okkurt fegna nøkur undarlig ting sum sum ganga fyri seg
men príslistin hava hann meira gjøgnumskygdan og hava hann meira almentu at gongiliga sá at borgarin veit hvat tessir ymsu tænasturnar kosta og harvið eisini velja teg frája takk frímu drasmussen ger so væl ja takk fyri ja nei tað er ja nei tað eg hugdi við príslistanina og tað er ein langur príslisti og har ið tað er ymiskt fyri hvat tú gert og nær tú gert og hvussu tú flytur og og eg haldi at onkrar flytingar eru fríar visti eg minnist rætt men har er so nógv tøl inni at mann blivur kanska ørvitiur av hvat mann hyggur eftir men tað sum tað sum nokk tað sum nokk peningastovnarnir tann trupulleikin sum peningastovnurin nokk eru úti í í dag

rentan er so mikið lág fyri ikki at siga negativ at tað er eiliga vanskeldiga hjá teimum at tjena pengar frá nýtróðri tá vanliga bankabrætningin var fyrr at at mann noyddir at fáa pengar inn á ein annan hátt enn mann gjørdi og tað er kanska eitt sindur nýtt fyrr fyri peningastovnum kanska at hvussu mann fær pengarnar inn og kanska teir tilvast látvekkalýsindi tað veit eg ikki men tað kann vera ja takk rósa samøllisen eina viðmerking takk tær takk fyri frú forkvinnu nú er tað nógv nógv nógv ár síðani eg arbeiddi í peningastovuni tá var tað soleiðis tað at tá vart tú tænari fyri borgarum og tað var ikki tann tænasta tú ikki kundi veita mann skrivaði sjálvuppgávur og mann orðnaði umsóknir til krígspersónir og óansar hvat tað var so kundi mann umsita viðurskiftin hjá borgarum í dag er tað so at vit blivu meira
men meira teknisk meira om meira skipanir tað kostar meira og meira og meir og meir
tað skal jú eisini betalast men allíkavæl so síggja vit at vinnusbýtið er ovurhansstórt og tað setir mærein spurning við altso er tað neyðugt og skulu borgarar sum vera noyddir at betala fyri tað sum tað gera í dag tí at pengarnir fara onkustaðni og tað er eitt sindur ergiligt hjá fólki at síggja automatirnar fara tú skalt betala fyri apengarnar útja takk frimun rasmussen ger sovæl ja takk fyri tað ja hatta har við tað er nokk tann eini bankin sum sum tekur vindsbuti út øsum eg skilji laðnaum og tað er krav frá aktionerinum hvussu mann tekurvindubýti út og og sum eg sum eg skilji á lagnum hvat fólk eg havi tosað við nøkulunda soleiðisar so er tað eisini ein avviðing av optimering av kapitalum kostnaðinum av kapitalunum hvat mann hevur
bankarnir hava at tað er bíligari at betala vinnuspyrnu
s býti út og taka lán onkustaðni so løgið tað ljóðar enn at enn at og og tað er tað sum fólk ikki skilur og tað sum øsir fólk men samstundis sum sum rósa samelsen sigur at at nú erður hon gamalt bankafólk eg minnist væl tá ið mann sigur eg tók lán í fýrsunum og rentan var seytjan komma fimm prosent tá var rentumarginalurin nokk so nógv størri og har vóru meir pengar tann vegin tá slappma frá at kanska at taka brúkaragjøld inn so bankarnir eru komnir í eina eina eina keðiliga millu kann mann siga í samband við brúkaragjøld sovorðið ja takk beinta løga jacobsen ger sovæl takk fyri frú forkvinna eg havi var nógv gott í røðuni hjá fimonotum vit ikki altíð eru so samd í hesum viðurskiftunum her men tað er púra rætt sum frimon sigur at frimund rasmussen sigur at tað er ómetaliga ringt at finna príslistanir á hjá peningastovnum tað haldi eg tey skulu gera betri og er púra samd við røðaranum tá hann sigur at tað er øgiliga umráðandi at vit varðveitta hetta her við kontantunum tí tað hevur eisini nakað við persónliga frælsi hjá fólki at gerast tað haldi eg er øgiliga umráðandi sum nevnir frimuns rasmussen athvar skal mann leggja gjøldini á um ann ikkihvr gjøld fólk taka pengar
bara út um mann skal leggja tað tey sum hava skuld tað heldur hann ikki at mann skal gera
og sjálvandi tey hava nógv at dragast við men eg hugsi at spyrja frimun rasmussen tað eru peningastovnar sum taka hálvtrýss krónur um so er at eitt viðskiftafólk kemur innígjøgnum hurðina yvir til diskin sigur o vi laga pengar út heldur frimun rasmussen at ein pensjonistur í klaksvík sum er um hálvfjerðs ára aldur hevur onga skuld men heldur onga uppsparing bara hevur sum so fólkapensjónina at liva av sámhaldsfasta heldur frimun rasmussen at tað er í lagi at ein pensjonistur í klaksvík fer innja takk frymutrasmussen ger sovælja takk fyri nei altso eg haldi ikki tað er í lagi tatað er tað kontanta svarið upp á tað men eg trúgvi at bankarnir gera tað tí at tær vita tað at beint uttan fyri hurðina stendur ein automat og vissuvissu viðkomandi pensjonistur fer inn o og og koyrir kortið í automatina so fær tað pengarnar út fyri n nógv minni kostnað og bulastar ikki tað at man skal hava fólksitandi til at geva ja tað eru pulastar tí at tað er starvsfólk sum
tilta hava og tað er kostnaður og bantist skal dríva bankavirksemi
men so skalt eg hava fólk til hetta her og tað er fólkini sum sita tey fólkini sum sita og gera hesi ymisku tingini er at hava fólk til arbeiðis tað kostar og tí er tað m at tekur pengar vi tey ingini sum mann ger men samstundis haldi eg at su eg eri rímiliga informeraður so haldi eg at mann hevur nokk sonógv av hesum her siniorð ella hvussu mann kallar heta her at tey sum eru yngri enn at vist og eldri enn at vist tey betala ikki tað sama sum vit sum eru í miðalaldrin sotað er nokk ein politikkur sum sum verður førdur av flest peningastovnum takk fyri næst røð er eint á løgu jacobsenhetta er eitt uppskot til samtyktar um góða og ókeypis atgongd hjá borgarum at taka pening úr peningastovni løgtingið heitir á landsstýri um at fyrireika og leggja fyri løgtingið lógaruppskot ið gevur góða og ókeypis atgongd hjá borgarum at taka pening er peningastovni tað er siri stenberg høgni hoydal bjørt samuelsen pálla reynatúgvu hervur postsettir og beint ta løguð sum vegna tjóðveldi hava lagt uppskotið fram og eg skal lesa viðmer
merkingarnar til uppskotið seinastu árini eru peningastovnar farnir at taka
lata deildir sínar aftur á teimum smærru plássunum í landinum og síðstu tíðina eru fleiri sjálvtøkur kring landið enn tá tiknar niður við teirri grundgeving at tær ikki bera seg fíggjarliga samstundis eru alsamt fleiri ómaksgjøl løgd á grundleggjandi bankatænastur peningastovnarnir eru nú allir sum ein farnir at taka gjøld frá viðskiftafólki fyri at taka reiðan pening út í móttøkuni í peningastovnunum á stóru bankunum tekur heilar hálvtrýsskrónur ið gjaldi fyri hetta sostatt skal eitt viðskiftafólk rinda fyri at fáa egnan pening úr peningastovnum talan kann vera um pening sum fólk hava fingið inn sum løn sum pensjón ella u ein uppsparing tey hava á lønarkontoni ella annað sostatt tekur peningastovnurin gjald fyri pening í peningastovnurin jú einki eigur í hetta eigur at vera broytt so fólk uttangjald kunnu taka pening sín úr peningastovnunum tí verður hetta landsstýrið um at syrgja fyri at borgarar fáa góða og ókeypis atgongd til at taka pening úr peningastovnnum frú forkvina lat meg fyrst siga at eg haldi at starvsfólkini í bankunum tey gera eitt gott arbeiði tað eru ikki tey sum taka avgerðir um hvat skal kosta og hvat ikskal kosta tað er loiðslan í peningastovnunum ið tekur tær avgerðirnar um at leggja gjøld á viðskiftafólk men eg ivist onga løtu í at starvsfólkini í peningastovnum tey hoyra nógv um tað og tað harmist eg ómetaliga nógv um tí ábyrgdini hon er ikki hjá starvsfólkunum thon er ikki tá hjá hjá viðkomandi sum situr við kassan ella sum tekur telefonina tey hava onga ábyrgd av hesum her tað eru leiðslurnar í peningastovnunum sum hava ábyrgdina frú forkvinna at fólk skulu rinda fyri at fáa egnan pening út úr einum peningastovni tað er ikki í lagi tí peningastovnurin eigur einki í hesum pengunum hetta eru pengar sum fólk hava fingið inn sum løn sum pensjón sum studning ella eina veiting ella okkurt heilt annað eg veit væl at peningastovnar eru fyritøkur ið skulu geva yvirskot mala runt og okkurt yvirskot skal eisini verða til eigararnar men eg haldi eisini at ein mark má vera fyri hvørja gjøld skulu vera at ein maður ella ei kona sum í dag er til arbeiðis o sum seinni í mánaðnum fær løn sum tey hava stríðst fyri skal rinda pening fyri at fáa ein part av lønini hjá sær sjálvum út tað er rættiliga ódámligt tí hava vit í tjóðveldinum lagt hetta uppskotið fram um at fólk skulu kunna taka peningin hjá sær sjálvum út uttan at rinda fyri tað frú forkvina tað eru nógv eldri fólk sum ikki hava netbanka skulu tey til dømis í føðingardag hjá einum ommu ella einum abbabarni og ætla tey til dømis at geva ein hundraðkrónuseðil í føðingardagsgávu velja tey so at fara inn í ein peningastovn at taka ein hundraðkrónuseðil út til hetta barnið í føðingardagsgávu ja so skulu tey rinda upp til hálvtrýss krónur fyri at taka ein hundraðkrónuseðil út sum tey ætla at geva ommudóttirini ella abbasoninum í føðingardagsgávu tað er ikk í lagi og ja eg veit at tað er onkur peningastovnar sum hevur skipan fyri fólk ið eru fødd fyri nítjan hundrað og fimmogfjøruti haldi e eg las meg til men so má eg spyrja hví skal ein sum er fýraoghálvfjerðs ár rinda meðan ein sum er seksoghálvfjerðs áðrenn einki skal rinda tí eg giti at tey hava nøkulunda somu telduførleikar og og annars er tað bara sum heild eisini tann meginreglan og onkursvegna er tað ein stórur partur av tí persónliga frælsinum hjá fólki at fólk eiga sína løn tey eiga sjálv pensjónina tey eiga sjálvi studningin ella hvat tað nú er sum tey fáa inn á kontoðina hjá sær tey havarintað tann lógarásetta skattin tey havaritað øll tey lógarásettu gjøldini og ein privat fyritøka hon skal ikki bara hava loyvi at taka pening fyri at hesi fólkini skulu kunna taka part av lønini hjá sær út tað ber ikki til tí haldi at løgtingið eisini nú um at seta bankuna um mørk og siga tað at fólk skulu kunna taka part av lønini hjá sær út uttan um at skula rinda upp til hálvtrýss krónur fyri hetta her og so er tað onkur sum føri fram her jamen tað er bara at skifta bankan og so má eg bara at siga at tað er ikki líka lætt at bara skifta bankan sum tað er at velja hvar mann ætlar keypa eit rugbreyð ella ein mjólkarpakka ella hvat tað er tað er ikki bara sum at siga hetta at skifta banka og bankarnir teir broytast gjøldini alla tíðina so skulu summi fólk bara skjúrt banka fleiri ferðir um árið ella kanska fleiri ferðr um mánaðin so eg eri faktist ørliga fegin um at tað eisini eru fólk í samgongu sum hava sjálvt um tey kanska ikki egvetiskum tey taka undir við uppskotnum men hava víst á at bankarnir kanska eru eitt sindur órímiligur ur at okkurt mk má vera um mann á ansa eftir at mann ikki missir jørðsambandið tí vit kunnu vera ósamd kanska um nógv onnur gjøld sum bankarnir taka men eg vóni at eisini samgongufólk tora at siga veitst hvat í hesum førunum eru tit farin for langt ttit kunnu ikki fara at krevja at fólk skulu rinda fyri at fáa fatur á lønin hjá sær sjálvum altso hálvtrýss krónur fyri at taka ein hundraðkrónurseðil út tela sum ætlar at geva einum abbabarni ella ombarni í føðingardagsgalv tað haldi eg ikki er er hóskandi serligam ikki tá mann hugsar um at hesi somu bankarnir hava fleiri hundraðtals milliónir í yvirskoti varta í hálvars roknskrapinum ella okkurt altso tað eg meini um tey strika hatta gjaldið har tað trúgvi ikki at tey mann sigur missa nøkur krøv av so eg haldi tað snýr seg eisini onkursvegna um at vit í løgtinginum eisini siga at akkurát hetta her tað er eitt sindur órímiligt hesi fólkini eiga hesar pengarnar takk fyri ja takk fyri her var ein viðmerking jóhannes joensen ger so væl takk fyri frú forkvina eg blívi við at hefta meg við

eg hugsi at tað stendur í uppskotinum en a smærri plássum eg fái megikki oriliga vakfra tí smærri pláss sørvágur er yvir tólv hundrað fólk sandavor er næstan túsund fólk eiði rokni og við tá at liggja tað eru hvørfalla omantr yri fimm hundrað og á skála mugu vera eini sjey átt hundrað fólk
so vit snakka um smærri pláss mínar vil eta stór pláss í føroyum
at sjálvdukkun verða niðurlagdur so tað haldi eg tað sig er eit sindur ja takk beinta løgi ger sovælja takk fyrija tað skuldi kanska verið orðað eitt sindur øðrvísi tí sjálvandi er tað ikki smærri pláss sum jóohannes joensen tosar um og eg kann vísa at nú havi eg faktiskt í síðst verið rættiliga nógv ívestur í vágum og tað er grúliga trupult at fáa fatur á pengum vestur ívágum tá ið ið altso bankar og annað ikki hava opið tað tað var ikki bara so um at siga ð at fáa hendur á onkrum onkara kontantum sum eg skuldi brúka tá men men ja eg haldi sum so attað er ikki í lagi takk fyri ja takk næsta røð
øða er ruth vang
ger so væl takk fyri fyri forkvinna ja lat meg siga beinanvegin at eg havi nokk so blandaðar kenslur í mun til hetta uppskotið frá tjóðveldi um góða og ókeypis atgongd hjá borgarum at taka pening úr peningastovni altso hetta við atgongd til reiðan pening og rætturin at brúka reiðan pening
tað haldi eg er ómetaliga grundleggjandi og tann rætturin skal verjast tað tað er
mnski snakkað um og og tíbetur hava vit nýliga havt eina lóg til viðgerðar her sum við nøkrum undantøkum gott nokk men tryggjar tann rættin at mann kann brúka reiðan pening og tað er millum annað við at gera við at at tað skal ikki kalt kunna sporast alt sum túh brúkar tínar pengar til g og so er spurningurin um bankarnir við at áseta lutfalsliga høgt gjald avmarkaðar upplatingartíðir fáar deildir fáar ella pengamaskinur um tað er ein máti at forða fólkið í at brúka reiðan pening og og tað er har ið onkursvegna spurningurin liggur haldi eg

eg eg haldi hetta her uppskotið kanska er eitt sindur av ónýansera og undanfarna røðar beintá løðu a ikki blíð um hetta her at tað eru fólk sum eiga peningin og tí skal einki gjald takast av men vit mugu minnast til at bankin rindar hann rindar ikki hálvtrýss krónur men hann rindar nakrar krónur

danska ktfyritøku nets millum annað hvørja ferð vit taka pengar út so skal rindast eina upphædd hon ner ikgjuoghálvtrýss krónur men hon er nakrar fáar krónur og onkurt skal betala tær tær krónurnar og vissu vit politiskt fara at blanda okkum upp í og siga ja men tað skal ikki betalast av teimum sum taka pening út so er tað onkur annar sum kemur at betala tær krónurnar

sum bankin betalar fyri so rindar bankin eisini fyri starvsfólk vanliga starvsfólkalønir og so er tað tað við hvítvaski sum er serliga umfatandi í sambandi við reiðan pening árni ellessen stjóri bank nordigc var í miðlunum fyri eitt sindra tíð síðan og greiddu frá hvussu nógvar fráboðanir bank nordig sendi til nú minnist ikki um tað fíggjareftirlitið el onkur annar stovnur sum sum hevur tað eftirlitið men har sum tað er álagt teimum at boða frá og og tað er altso tað tað er ikki bara vit hugsa um at kotuka og um a hvítvast kann vera øgiliga nógv altso vissu bankin hevur orsøk til at halda at eg taki eina stóra upphædd út til at betala onkrum hondwerkara svart so er bankin forpliktaður at fráboða í danmark at her er grund til at at halda eyga við um hetta er hvítvask

upp á tann mátan er uppgávan við reiðum peningi nokk so tung fyri fyri bankarnar og forrestan er tað soleiðis at øll vit her inni eru eru undir serligum eftirliti tí í sambært lóg um um fíggjarligt virksemi so eru vit politikarar millum tey sum eru serliga útsett fyri at gerast partur av hvítvaski og heila tikið avpressing og og og yymsum kriminaliteti av fíggjarligum kriminaliteti so eg veit ikki um tað er soleiðis men men tað er ikki óhugsandi at attað er kanska serliga intersant tá ið politikarar brúka reiðan pening eg veit tað ikki

púra samd vð teimum sum halda hálvtrýss krónur øgiliga nógv eg haldi tað er øgiliga nógv at skula betala hálvtrýss krónur fyri at taka pengar út vissi upphæddun var tíggjukrónur so hevði eg ikki hildið tað vera órímiligt tí tað er ein tænasta tú betalir fyri og tað áleggur bankanum nakar pliktir í sambandi við reiðan pening og eg haldi at tann kundin sum fær ágóðan av tað tay gera eiki undir hann sum rindar tað men tað er heilt týðiligt fyri øllum at tá ið gjaldið blívur hálvtrýss krónur so er tað meira enn hvat tað kostar og so er tað spurningurin er hettar ein máti at forða ella soleiðis at skumpa undir fólk til ikki at brúka reiðan pening og og tað taki eg absolutt ikki undir við sum sagt eg eger spenta upp á hvat ið vinnunevndin fer at siga til hetta her tað er eisini áhugavert at hoyra bankarnir sjálvir sjálvar hvat teir siga um hettar her og hetta verður so viðgjørt í vinnunevndini har sum vit eisini hava umboð so eg tori ikki at siga upp á núverandi týspunkt um vit taka undir hesum her uppskotinum ella ikki eg haldi tað er nakað øgiliga grundleggjandi tað verður víst á hetta her við reiðum peningi men

ja so er tað landsstýrismaðurin sum færorðið magnus rasmusssen gersuvæl takk fyri harra formaður ja tað hevur verið tað hevur verið áhugavert at at lýfta á hvat ið framsøgufólkini hava sagt um hetta her uppskotið til samtyktar um góða og ókeypis atgongd hjá borgaraum at taka pening úr peningastovnini tað er nógv ymiskt komin fram o eg vil siga tað at nógv av hasum her sum er komi fram haldi er upplagd hjá teimum sum manna vinnunevndina at taka við sær í viðgerðini
og kanska spyrja um nøkur av hasum viðurskiftunum eri nú onkur av hasum pastanum eru teir
sannir ella er hetta kanska ikki eitt lítsindur meira samansett enn kanska onkur vil vera við eg skilji tey óalmindiliga væl at fólk ilskast inn á at bankin verður tikin í nærumhvørvinum ella fluttur ella ein ein automat og tað er áhugavert at hoyra fólk sum hava havt orðið her í dag sum hava arbeitt í peningason fyrr ella bankum fyrr har tað var so tað var so deiligt fólk kom inn á gott og mann hevði ein kundaráðgevað víðari a men vit skuldu heldur ikki gloyma talgildingina altso alla hesa digitaliseringina og tí er tað so øgiligt broytt og eisini møguleikarnir hjá hjá bankunum so altso tað skal mann eisini hava við at tað er ein partur av hesum her sum ger tað at tað eru møguleikar aðrir møguleikar at at at tað so blívur í minna lagi av tí persónliga persónligu kontaktini tað tað kann eg gott fylgja eg hugsi eisini hvør ferð in a kommunun í dag sum skal biðja um eitt byggiloyvi ella hvør ferð altso tað tað verður øgiliga nógv ornað umvegis netið og tað er eisini tað sum er hent í í bankunum men eger samdur við teimum í sum siga tað at at vissu einki samband ðvið man sigur fysiskt ella hvussu mann kan siga so blívur tað rættiliga ópersónligt og kanska eisini eitt sindur keðiligt vit vita eisini tað at hettaher við peningastovn tað verðr nevnt ymiskar upphæddir hvat ið peningastovnar at taka fyri at eg fari eftir hesum hundraðkrónumseðlinum sum et tekki út men eg síggi at ein peningastovnur hann sigur jamen tú kanst komma tvær ferðirog einki gjalda tað siga tú skalt ikki gjalda fyri triðju ferð altso og og onkur tekur fimmogtjúgu onkur tekur hálvtrýss so tað er ein vissemunur á sum eisini vísir kanska tær eitt sindur av eitt sindur av kapping tað tað dugi eg so at síggja ø og so er tað hett her sum onkur er nevnt øll hesi her herdu kapitalkrøvini sum vit vita sum eru sett á bankarnar sum eru rættiliga stór onkur hevur nevnt hetta her um um at bankarnir tjena so øgiligt eg havi nøkur tøl her bara til dømis renting av eginogn eftirskatt tað er nakað sum tey sum fáast við íløgur sovorðt hyggja eftir hvar liggja bankarnar í mun til okkurt annað og vissu vit hyggja átta ár eftir almenn tøl altso átta ár til dømis ein ein bankin um bankt nordik so er tað fýra komma sjey prosent er er tað nógv altso og hyggja vit so eftir kanska við svinnusiga bakkafrost sum kanska eger á heilt í hinum endanum næstan fimmogtjúgu prosent eg hugsi bara heta er forenforrentingin av eginogni so hugsi eg meira tað at tað yvirskipaða nú kemur eitt uppskot her og hetta málið tað sum tað snýr seg um bankan tað reit felagsmál tað siga vit kunnu ikki bara fara inn og lóggeva inn í hetta her heti ett felagsmál og tað rokni eg við tjóðveldið eisini veit og tjóðveldið sat jú í samgongu seinast og og kanska fekk ikki líkasum ljóð fyri fyri tí tankarnum at at yvirtaka heta her øki tað tað hevur mann so ikki og eg kenni ikki nakrar tankar um mann ger tað so so í veruleikanum kunnu vit ikki lóggivin í hetta her øki og so er eitt eitt annað sum ligur í hesum her sum eg haldi eri øgiliga prinsipielt tað er jamen skulu vit fara inn at regulera hetta er jú onkur segdi hevur almennir bankar ater altso privata fyritøkur skulu vit fara inn at regulera hvar hvar ið hesar ymisku sjálvtøkurnar skulu vera altso vit fara inn at regulera í hesum privatu fyritøkunum tænastur sum tær skulu veita borgari eg hugsi bar atað er øgiliga prinsipielt so visu vit lyfta okkum eitt lítiðsindur ofrá og frá hesum her tænastugjøldunum sum vit kunnu verða irteraðin á og halda tað er órættvíst so mugu bar síggja í eyguni at vit kunnu ikki fara lóggeva á hesun her økinum og so tann prinsipiella diskussiónin er tað rætt visu vit høvdu kunnað tað at vit fara inn í at regulera í vinnulívinum altso tað hevur nokk verið gottla tíðna mann letur mann fer ikki inn at regulera sjálvt vinnulívið hatta er baratveir spurningar sum eg ella viðmerkingar sum eg havi av kasta ð luftina tá ið tað er sagt so haldi eg sjálvur at pestovnarnir hava eina stóra samfelagsábyrgd eg haldi at kjakið her í dag hevur víst tað at at her eru ymiskir tættir sum sum koma sum signal til bankarnar peningastovnarnar veitst hvat altso kundi eg ikki skrúva lítiðsindurup á hetta her gkundi teg ikki deferensera hetta okkurt soleiðisnar at eg betri enn nógv halda í dag pimot rasmussen hevði hevði okkurt dømi og eg vísi á her at ja men onkursteni sær tað ókeypis tvær tæir fyrstu ferðirnar og onkursærði særliga serorning fyri tey sum eru eldri og sovíðari ha bíat visti mann svarar spurningin heilt ítøkiliga so beint á løgið hevur spurt næstan øll sum av staðir uppi at vissi nú hon fer at taka hundrað krónur út er ikki órættvíst at eg at hon skal betala hálvtrýss fyri tað ei kontans svar bara til tað jú tað ljóðar jú heilt undarligt men so kundi eg kopp av teg á og sagt ja men visti tað nú vera soleiðsnar at tú kundi tikið tvær ferðir so sæst tú kanska túsund krónur út altso ella ella tú tókst heltina út av tí tú kenti men so var vágin tann at tú hevði tað við hús so so eg trúgvi at at mann mann kann her eru ymiskir møguleikar men tað at bankarnir eisini ella peningastovnir hava eina stóra samfelagsábyrgd og mogu sjálvandi eisini hugsa um tær avgerðinar teir taka hvussu ávirkar borgarin tað haldi eg skal hvussu eg standa eftir men vit kunnu ikki lóggeva økinum soleiðisnar eg mar ver upplýst og so er tað tann prinsipiella diskussiónin um hetta hevði verið yvirtikið ella at vit høvdu kunnað lóggivið høvdu vit viljað farið inn í tað takk fyri ja so fær beint a løvu eina viðmerking fyri tað far eisini t ynskja landstýrismannin viðsessunum og so ald fegnist um at síggja at landsstýrismaðurin er her til hesi her viðgerðina her tí tað er ikki altíð at landsstýrisfólk eru til staðar so tað fegnist eg um menog so aftr afturat eg var ikki partur av av eg havi ikki erið politikk í tveyár so hvat er annars ela eg havi bara verðupolitikki tveyár hvat er hent fyrr tað fái eg ikki svarað fyri men eg hugsaði bara at spyrja landsstýrismannin um hann sum bara heldur lagi at øll hesi her gjøldini eru til staðar og sigur at
tit kunnu ikki gera nakv við tað og so minniskig um landsstýrismaðurin orðaði seg við um tað var
verður ein báði ella ein vági at fólk høvdu pengarnar heima við hús altso er tað ikki upp til hvønn einstakan at gera av um viðkomandi riggar pengarnar út og hví hví kann mann so rinda fyri tað ja takkð meir og meir at hava hug á skrúvupost í tingini men mann hevur ikki fingið politiska undirtøku fyri at taka hetta her málið yvirtaka tað sjálvandi skulu fólk kunna hava rætt av allar sínar pengar við siga fekk løn tíggju túsund flutt inn á kontuni so kundi eg fari at tikið alt út og hava tað heima kanska einki í onkrum banka og kanska fimmat fimmat tjúgu krónir í onkrum ella háltrýss í onkrum
kunnu vit tað
sjálvandi altso tað tað er tað e jú kanska logiskt at vit vit bestemma sjálvur og so tað atlíkasum beint á løgu viðmerkir at at landstýrismaðurin er her í dag tað tað fari eg hvussur at gera alt fyri at at vera her í løgtinginum tá ið mál koma til viðgerðar sum hava við ta málsøki sum eg umsiti at gera og tað tað veit eg at landsstýrismenn ella landstýrisfólk gera men viðhvørt sum mann sigur so so loypur loypur saman og tað ikki ber til og onkur kann vera burturstaddur takk fyri jatakk so er ta jóhannes joensen ja takk fyri eg ætlaði bara tað er eitt sum vit ikki kunnu velja tað er at vit vit hava lóggiv tað soleiðis at vit mugu brúka ein nng føroyskan føroyskan ppeningastovn at fáa løn ígjøgnum vit kun ikki gong velja ein danskan tað skuldi verið tað eg hugsi um kappingina á økinum og tí er tað øgiliga viktigt at bankarnir hava ella vísa hógv tá teir tá teir gera tingini tí at vit eru tvungin til at brúka tar so so upp á tann mátan eru vit nokk so avhangu á hvørjum øðrum tí máta ver epspektir millum
an hóttlig
takk fyri formaður ja tá ið mann sigur sum eg upplýsii at at vit ikki kunnu fara enn á lóggivis sini í røkinum so er tað tey at eg líkasum appileri til sum sum eg segði at bankarnir mugu eisini vísa sær samfelagsábyrgdina og líkasum vísa mann sigur kenna hógva tí at fólk hava nokk ikki nógvar aðrar møguleikar við lønini enn at tá kominum e bankontu tað hevur janus joensen púra rættur so tí vvarlsum tað sum eg endaði við tig eg nemiliga tað at at peningastovnarnir skulu

soga vísa sramfelagsábyrgd og tá er tað ikki sagt at tó ikki gera tað nú nú hugsa vit akkurát um hetta økiða takk fyri harra formaður takk fyri harla formaðuri ja nógv er er sagt um um bankar og bankavirksemið í dag heitt sum hann ikki skal vera blindur fyri tað er at bankavirksemi er púra vanlig køld og kinisk fá rætning tað er ikki eitt vælgera bankar eru ikki ein vælgerandi
instututión teir hava krøv teir skulu liva upp til
og so kann mann verða nøgdur ella ónøgdir ella einiur ella óeinigur við hvussu bankar uppføra seg men tað er rætt sum landsstýrismaðurin sigur bankar hava eina stóra samfelagsliga ábyrgd tí teir røkka inn í hvørt heim inn í hvørt privatlív hjá fólki

eg legði merki til fyri kortini tað var tá ið ið ið stjórin er bant nordig var úti í fjølmiðlunum og tosaði um teir høvdu broytt gjølduni hvussu hvussu tey vóru samansett og hvussu stór tey vóru

tá ið okur áseta gjølduni so er tað út frá einum betrakningi at okur sum banki hava valt at hava eitt avkast til íleggjararnar upp á átta prosent um árið tað vóru orðini átta prosent um ári til íleggjararnar altso í vinnusbýti tað er rættiliga høgt kanska í í tí hægra endanum visti mann hugsar um umavkast vanligar tað er ikki óvanligt at fyritøkur geva eitt avkast á tvey trý fýra prosent men her var tað altso átta prosent okur ella við tóku eina lóg fyri kortin sumsegði tað at okur skuldu altíð kunna gjalda við kontantum eg meindaður upp til hálvtrýss tá iðman eg samtykt tað so haldi eg at bankarnar skula hugsa um akkurát tann partin hetta her við at hava atgongd til kontantar er nakað heilt grundleggjandi sum okur sum løgting skula verja og standa samanum

eg eri slett ikki tillagingari til hetter peningaleysa samfelagið sum onkur leggur upp til tí tað at pengar blíva vekk fysiskir pengar blíva vekk tað kann vera ein stór katastrofa fyri forstáilsi av hvat ið pengar er fyri nakað serliga hjá ungum fólki sum skulu byrja út í arbeiðslívið sum skulu til at keypa hús ella bil ella ella hvat hvat tað nú er

eitt sum eg haldi er øgiliga grundleggjandi eisini og tað meini eg at bankar skuldu tikið sæg nógv meira av tað er at hála serliga ung fólk inn í bankan og fortelja teimum hvussu tingini tey fíggjarligu tingini hanga saman tí tey vita tað ikki tey ungrantíð lærta hvørki í fólkaskúlanum ella fyri sovítt um tey hava verið í á miðnápsskúli ella hvar tey hav veri tey hava ikki innlit í nógv hava ikki innlit í hvussu tað fíggjarliga hongu saman og hvussu mann skal disponera ígjøgnum eitt lív við sínum pengum tað haldi eg er ein stórur veikleiki og egentiliga haldi eg tað at mann skuldi havt eitt fak í skúlanum í fólkaskúlanum hvat mann fortaldi næmingum um tað fíggjarliga systemið hvussu tað fungerar

so til sjálvt uppskotið so vil eg siga tað at eg haldi at tað er upp á segt pláss at akkurát tann tænastan at taka pengar út

um ikki ókeypist so ein heilt symbolskan eatt heilt symbolskt beløp tí okur skulu verja um tann rættin sum kontantur er og lat so bankarnar taka gjøld fyri alt annað sum teir vilja men lat hetta her at kunna taka pengar út verða ókeypis ella kanska tað skal kosta ein ella tvær ella tríggjar krónur takk fyri harra formaður j beintavi gersuvæl ja takk fyri harra formaður takk fyri røðuna erhard joensen ein góð røða sjálvt viðberða ikki altíð e tá tað kemur bankar um peningarviðurskiftir men júst hetta sum røðarin tosar um hetta her við at tað at fólk hava kontant viðhvørt ar tað at børn og ung fólk læra at pengar eru ikki bara eitt kort sum tú leggur á men at tann faktiskt er et ein hundraðkrónu seðir tú hevur í hondini tá ið tú hevur brúkt hann so hevur tú ikki meir tað er nemliga øgiliga umráðandi og
tí er tað eisini øgiliga umráðandi at vit varðveita hetta við at fólk kunnu
framhaldandi taka pengar útsoleiðis at at øll fáa ta fatanina av at pengarnir tað eru ikki óavmarkað takk fyri tú fær ikki forstáilsi fyri hvat pengar er við at hava eitt kort í hondini tú fer bara forstáilsi av tí við at hava pengar í hondini og forstáil há fyri pengum er so grundleggjandi tí at alt okra lív er uppbygt av at hava skil fyri peningaviðurskiftum og visi okur ongantíð síggja ein hundraðkrónuseðil hvussu í himmalska navnið skulu ikur so fáa forstáilsi av hvat ið pengar er hvat ið
virðið av pengum er tað okur ongan møguleika til
og tíðin vísir eisini at tað eru rættiliga nógv serliga ung fólk sum yvirhøvur ikki hava forstáing seg av hvat ið pengar er simpeltan tí at tey bara brúka eitt kort og hava ikki tað innlitið í síni egnu fíggjarviðurskiftir og skyldur og møguleikar sum tey skulu hava og sum eru grundleggjandi fyri teirra lív at teirra lív yvirhøvur hongur saman takk fyri harra formaður eg havi metvað fegin um at faktiskt verður so positiv viðgerð av hesum herra uppskotinum faraði samgongu andstøða harmast um at tað hevði komi so ví vítt at peningastovnararnir fara at taka slík gjøld so tí vóni eg at tað kann fara at vera gjørt okkurt við hettar onkurjur røðar var inni og tosaði um hvítvætking sjálvandi skuldu mørk vera sjálvandi skulu vit ansa eftir hvætking tí tað er sjálvandi ikki í lagi tí tað undirmineraðar eisini samfelagið
nú sigur landsstýrismaðurin at hetta er ikki eitt øki ið vit sjálv vara av og tí fáa vit einki gjørt
viðtað sjálvandi fáa vit gjørt okkurt við tað hetta er eitt ómetaliga lítið mál tað at um at løgtingið sendir bankun um ta signal at hetta er ikki í lagi v it finn okkum ikki í at tit taka gjøld fyri at fólk kunnu fáa peningin hjá sær sjálvum lønim á pensjónina ella annað út so tí vóni eg at hetta fær eina góða viðgerð í vinnunevndini og at bæði andstøðu og samgonga kunnu verða samd um og taka undir við hesum uppskotunum soleiðis at vit senda bankunum á signal um at nú mugu tit altso steðga tí vit skulu sjálvandi arbeiða fyri bankum men tað er uppaftur meira umráðandi at vit arbeiða fyri tað vanliga føroyska fólkið og tað gera vit við at senda ta signalið til bankarnar takk fyrihara formaður ja takk tað eru ikki fleiri sum hava biða um orðið so er hetta orðaskiftið endað og hetta málið verður beint í vinnunevndina til víðari viðgerð tað er so framløga eftir á skránni ja eg skal boða frá trimum uppskotum sum
at leggja fram tað er fyrsta uppskot til broyting í løgtingslóg um barsilsskipan barsilslógin møur javnsettar við pápar og uppskotsetarin tilhetta uppskotið er bjørt samuelsen ingilín d strøm bjarni kárasom petersen hervør polsdóttir beinta løgu jacobsen gjóni nolsø joensen johannes joensen eykun samuelsen høgni hoydal ruttvang og hesi somu fólkini tingfólkini hava lagt fram uppskot til samtyktar um at dagføra rættargangslógina og eisini tað er altso í samband við samrøðu og tað triðja uppskotið sum hesi somu fólkini og syristenberg afturat hava lagt fram tað er uppskot til løgtinslóg um broyting ír løgslóg um børns rættstilling lóg um arvilóg lóg um foreldurmyndiheit og samveru og lóg um annakhendilgi á norditsku fatrskaavgørilsi í parantestendur sammóðuri tað vóru framløgurnar í dag tað eru so ikki fleiri mál til hendan fundin næsti tingfundur verður lýstur á vanligan hátt so hesin fundur lokin